so er tingfundur settur o vit fara til dagsskránna í dag trettanda novembur í tvey túsund og tjúgu og tað fyrsta skránna er atkvøðugreiðsla um fyrispurning skrivligan fyrispurning til jenis arana frá jóhannes joensen tr viðvíkjandi endurskoðan av lærugrein av býtunum í fólkaskúlanum og um eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at hesin hesin spurningur verður svaraður uttan at vit atkoð tað er samtykt so fara vit til ta fyrstu viðgerðina í dag tðil fyrsta viðgerð av løgsmál nummar trýogfjøruti tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning íkrafttretivu forferðina av wc estemmalse í lóg om dsentralu persóns registeri sum ta eitir her tað er cp erlógin og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað christian andreasen fyri javnaðarflokkin ingilín didriksen strøm fyri tjóðveldi siristenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og síðani er tað rutvang fyri framsókn tey eru tey sum eru komin uppá her fyrst fær khristian andreasen orð ger sovæl
takkfyrihara formaður tað er uppskot frá løgmanni ella løgmansskrivstovuni um at seta seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretini forferðini um ilóg um tí sentralu persóns ergistar sepierlógina og tað sum er endamálið við uppskotinum tað er tað at tað verður út vegið heimild fyri at ríkisumboði kann geva føroyskum borgarunum borgarum sum búgva í føroyum eitt dansk piernummar og tað er øgilia viktigt at undirstrika at tað sepiernummarið sum føroyingar fáa ara skal bara brúkast til viðurskifti mótvegis donsku myndugleikum al tso tvl sigatað hava hetta er cpjernummarið sum føroyingar fáa verður bara brúkt móti víst almennum og privatum stovnum sum liggja uttan fyri landoddarnar ogtað r eingin ætlanin at brúka sebiernummarið í innanhýsisviðurskiftuni í føroyum og tað er jú soleiðisnr at allir føroyingar sum fara niður til dømis eg sum hava verið nirolisi eg fái eitt eitt danski bjernummar og tað fylgir mær til restina av lívinum og og tað er tað eru nógvir føroyingar sum eftir hondini hava eisini kanska øðrum orsøkum eg haldi at e tað verð upplýst í uppskotinum at evir ein triðing av føroyingum hava danskir bjarnummar og fyri mítt við komandi má eg siga tað atað er við ein stórur fyrimunur at hava eitt danski bjarnummar tá ið eg skal hava okkurt samskifti við danskar myndugleikar og stovnar og orsøkin til at hetta verður verður gjørt er jú at loysa ein stóranpraktiskan trupulleika hjá fólki sum sum samskifta við danmark serlig er tað sjúkrahúsverkið sum sendir sjúklingar niður til ríkssjúkrahús til dømis og tað verður gjørt soleisar at tey hava fingið eitt sovorítt heimagjørt nummar og tað verður torført at samskifta við við sjúkrahúsverki í í tí sambandi og eg veit frá frá frá dømum hvar fólk koma niður við einum hesin her hesin her so kallaða sevdunummarnum hvat tey veða kallað fyri ið fyribils hibiarnummar og danskir myndugleikar og sjúkrahúsverki veit ikki hvar tey eru og tey verðast útskrivaði og tey kunnu ikki fara apotekið at fáa eina resept útflýggjaga tí tey heva ikki hava nakrar danskir bjarnummari so hetta her er sjálvandi r neyðugt at fáa loyst og hetta er ein øgiliga góður máti haldi eg at mann bara simpili sigur tað at jat føroyingar sum hava tørvfyri tí og sum skula niðir til danmarkar kanska í sjúkrahúsørundum og svíðari at tey fáa eitt eitt danski bjernummar og eitt ríkisumboðið út við tað tað nummarið til føroyingar í í føroyum tað eru eisini milum annað tey sum erðu andsett hjá hjá statsstovnum øog eisini pensjonistar og sovíðari tey hava tørv á at at hava eitti danski bjarnummar fyri at kunna samskipa við tær donsku skipanirnar að er eisini týdning fyri tey sum flyta til danmarkar úr úr úr føroyum tað er munani lættari vistu tey koma niður og hava itt dansk sepirnummar og eitt annað sum verður nógv brúkt í dag tað eru tað sokallaga nm i d tað kenna vit kanska frá heimagreiðsluni men fyri at kunna tasta seg inn á danska skipaninir so er eg oftani neyðugt við nmd og fyri atkunna fáa tað so skalt eg hava eitt sibiernnummar og eg kann fyri mítt við koman at siga tað at tað hevi verið øgiliga torført hjá mær at at fungera í tí dagliga altso í í mínum samskifti við við danskar myndugleikar sum vit øll hava nógv samskifti við uttan e hevði itt danskar bjernummar so haldi at hetta er eitt gott uppskot sum loysir ein stóran praktiskan trupulleika og sum er eini pragmatisk loysn og tað haldi eg og eg skal siga tað at endamálið vð uppskotinum er jú tað at at ein myndugleiki sum er staðsett í føroyum og støðsa ríkisumboði kann tilluta danskir bjarnummar og tað er iki at fingið bara eftir umbøn frá viðkomandi og tað er viskejandi til dømis hevur tørv fyri at brúka ser bjarnummarið tá mann skal til danmarkar í einum hvørjum øðrindum so eg haldi hetta er eitt gott uppskot og hetta verðu viðgjørt í rættarnevndini og við fara kki t vi viðgera tað við væl vildu takkfyrihara formaður

eg veit ikki um kristian andreasen er varug við at í norðurlondum har arbeiðir mann við at gera eitt slag av norðurlendskum cbr so at mann skal kunna flyta aftur sum øll norðurlond er tað nakað tí tær tosa um samgonguni og hin parturin er tann talgildi samleikin nú er hann tøkur hjá føroyingum at brúka og ein orsøk til at mann mennir hann er eisini sum hann skal kunna brúkast í øðrum norðurlondum eisini í danmark og tað verður eitt tað fyrsta mann skal kunna brúka hann til er at um føroyingarferðiligum sær lesur í danmark skulu at skúla í sjúkrahúsi í danmark so skulu teir kunna brúka tann talgilda samleikan í danmark eins og danir eisini skulu kunna brúka sín nemmiti í føroyum og aðrir norðurlendskir eisini talgildu samleikar skulu kunna brúkast tvørtur um landamørk hví er tað ikki tað mann brúkar orku uppá heldur enn at brúka hetta kann mann siga meira enn gamla systemi

íðskotið verður gjørt og verður sett fram fyri at loysa eina akuttan tørv hjá føroyingum sum samskifta við danskar myndugleikar á ymiskum møkjum og mær vitandi er hetta einasta mátuna at gera tað uppá tí at tær dansku skipanir eru knýttar av skipi í hevnumárinum um tá so seinni kemur ein norðurlendskur samleiki og tað er so nakað sum mann so kann taka upp til tað tí við sannstýris kemur og tann føroyski samleikin við s nú kann knýtast títtan tann danska upp á eitt týsdómsøg og fer mann ikki at hava yvir tað men síðani sum sum vit standa her og nú so er hetta einasta møguleiki at loysa ein ein eygleiðan er akuttan tørv hjá nógvum føroyingum tað gevur virkuliga stórar trupulleikar fyri føroyingar ikki at kunna hava eina samskil við danskar myndugleikarum við seg fari eg í danmarkar í dag og skal tekna mær eitt abnumang á einløgum slagi keypa eina vøru ella næstan hvat sum helst so skal eg upplýsa mínum cbr-nummari og eg standi oftani fastur í danmark við at eg skal upplýsa mínum cbr-nummari eg havi í mínum reglulívi oftani verið í danmark havt brúk fyri míni cbr-nummari eg hevði ikki olagað at vita hvussu eg hevði skulu upplúpa út tí uttan eg hevði tað og tí er tað sjálvfylgis praktiskur og so er tað sjálvfylgis heit at mann eisini kann eg við svisi føroyingumum kunnu fáa tað seg í verðnummari so so geva føroyingum tað fyri at kunna loysa teirrar trupulleikar í danmark og tað er einki annað hendan enn tað sum tað er grývur at eg snakka við at at tað skal brúkast í føroyum sum er takk fyri at fara mær
ja so er tað siri strøm nei orsaka meg ingilín didriksen stram skuldi eg sigager so væl
jatakk fyri harrar formaður viðgera uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í verk ella seta í gildi fyri føroyar ávísar ásetingar í cperlógini uppskotið tað hevur verið viðgjørt í fólkatinginum tretivunda oktobur í ár og nú er tað komið til okkum í løgtinginum í javnaðarflokkinum taka vit undir við at føroyingar kunnu fáa danskt cepernummar arbeiðið tað var sett í gongd í seinastu setu av táverandi løgmanni aksel johannesen og av sjúrða skóli fólkatingslimi fyri javnaðarflokkin tá í tvey túsund og sekstan skrivaði bræv til donsku stjórnina um at fáa dialog um trupulleikan tað kom ikki á mál tá eitt uppskot kom tó frá donsku stjórni har kommunurnar í føroyum skuldu útflýggja hesi hersi pernummurini tað hildu vit íg javnaðarflokkinum ikki vera rætt at mann skuldi leggja ta byrjina yvir á kommunurnar seinni varð so gjørt vart við at málið faktiskt væl komið til landsstýriskvinna sum umsæt málið í føroyum men ein partur av undanfarnu samgongu tók á gó hon ikki undir við málinum og tí kom tað ikki víðari haðani síðani tók sjúrður skolið aftur trupulleikan upp og mælti tá til at uppskotið varð soleiðis gjørt sum tað liggur fyri nú at broyta donsku lógina um sbr soleiðis at ríkisumboðið kann geva fólki nummar sambært sjúrðaskoli fólkatingslimi so er trupulleikin við akkurát hesum her cepernummaranum størsta einstaka orsøk til tær føroyingarnar millum føroyar í danmark sum hava gjørt gerandisdagin hjá teimum sum hava vent sær til fólkatingslimin og tey eru ikki fá truplan óneyðuga truplan eg skilji væl at tað eru løgtingslimir sum roynt ideologiskt ikki taka undir við uppskotinum men eg haldi at mann má royna at síggja hvussu hetta fer at lætta um hjá nógvum føroyingum tí tað er jú soleiðis at tað eru nógvir føroyingar sum hava tørv á sipernummarinum ter eisini øgiliga nógvir ein triðingur á føroyingum sum longu havatá danska sbernummarið her verður kanska serliga hugsað um føroyingar sum skulu flyta til danmarkar kanska serliga lesandi og týdningarmiklast tey sum verða send niður eitt nú ríkissjúkrahúsi harafturat arafturat so er tað tey sum arbeiða hjá statinum donskum privatum arbeiðsgevarum ella fáa statstpensjón tá tað kemur til sjúklingarnar so er tað eyðsæð at tað bæði er ein fyrimunur fyri tann sjúka og fyri tey sum viðgera sjúklingin tann sjúki sleppur undan at baksa við hesum cpernummarinum og tey sum viðgera at fáa atgongd til alla vitan um ø hendan persónin tað sæst øgiliga týðiligt í hoyringsskrivnum frá sjúkrahúsverkinum sum hevur umfatandi samstarv við danska sjúkrahúsverkið tí siga tey at tað er alneyðugt fyri sjúklingartrygdina at kanningar sum eru framdar í føroyska sjúkrahúsverkinum eru atkomuliga fyri danska serlæknar soleiðis at neyðugur upplýsingar fyriliggja tá sjúklingurin skal undirviðgerð uttanlands sama er galdandi hinvegin føroyski læknar hava tørv á at fáa allar upplýsingar viðvíkjandi sjúklingagongdini í danmark so tað ber til at fylgja upp uppá sjúklingin í føroyum á nøktandi hátt tann trupulleikan kann ta danska cbrnummarið loysa mann hevur gjørt eina loysn við ati útvega nøkur fyribils cepiernummur sum kanska ikki hava tað serliga lætt við at kobla seg til tey føroysku persónnumrini og tað er ein trupulleiki htó mæla tey eisini til at upplýsingar um donsku cprnummurini eisini vera tøk í tí sum tey kalla fyri fólk ella f og l k sum er ktskipanin hjá landsfólkayvirlitunum sum svar til hetta sigur at tað fellir uttan fyri rammna ríkislógartilmælunum og hoyrir undir føroyskan rætt tó at føroyski myndugleikar kunnu heinta data frá cbr registaranum um tey biðja um tað hetta er nakað sum eg ætli ærat viðgera nærri í nevndini tí tað eg eg haldi at tað er eilt ótrúliga viktigt kanska eitt tað viktiasta í akkurá hesum her at mann at mann fær alla vitan um mann hevur alla vitan um sjúklingina tøka bæði fyri danskar og føroyskar læknar tá ið tað kemur til føroyingar sum flyta niður sum jú í stóran mun eru ung lesandi so verður møguleikin at fáa dansk cebernummar ein lætti tó er tað soleiðis sum stviðmerkir í sínum hoyringssvari at cbernummarið er ikki tað einasta sum skal til fyri at koma fram at hesum her donsku talgildu skipanunum tað er ofta nemliti sum krevst fyri tað og fyri at fáa nemmidegi so skal mann møta upp í einum donskum borgarsørwhis við einum vitni har sum mann skal flyta til ella býr tað er trupult um mann ætlar at gera tingini upp á forhond men viðvíkjandi tíð so kemur ein loysn upp á tað væntandi í tjúgu og einogtjúgu

ofta ført fram at vit í føroyum ikki skulu hava nmid ella mitid sum verður tað sum verður tókt tá á sumri í einogtjúgu tí vit hava føroysku talgildu skipanirnar sum júst eru settar í verk nemliga tað sum vit kalla samleikan og vangan sum talgildu føroyar hevur ment men eg haldi onkursvegna at tað er eitt sindur at blanda tingini saman sjálvandi skulu vit stuðla tí fantastisku verkætlanini um talgilda samleika føroyum men sum nú er tá mann flytur niður so verður neyðugt at brúka danska samleikan ið beint nú eitur nmdog seinni fer at eita mitt i d

at føroyingar fáa danskt cepernummar tað lættir umg hjá teimum sum fáa brúk fyri tí í einari rættiliga pressari støðu ofta antin álvarsligt kanska sum føroyskur sjúklingur í danmark ella minni álvarsligt men ótrúliga umstendigt og besverligt sum ung lesandi sum kanska akkura eru flutt heiman frá til danmarkar í báðum førum ger tað gerandisdagin hjá teimum sum hava tørv á hesum nummarinum eitt sindur lættari og tað haldi eg gott at vit kunnu hjálpa til her úr løgtinginum tað sum mann so kanska kann siga um hetta málið tað er at nú nú er tað etta her við at mann er mann ætlar sær at menna í norðurlendskan samleika sum kann brúkast tvørtur um norðranlond at mann ætlar sær at at gera tað soleiðis at tann føroyski samleikin eisini kann brúkast niðri tað gevur kanska eitt sindur boð upp á at hetta málið er eg veit ikki hvar tað málið liggur men men tað gevur kanska í øllum førum eina hóming av at hetta málið skuldi verið avgreitt fyri langari tíð síðani h eg ætli mær so at geva hesum málinum eina góða viðgerð í rættarnevndini soleiðis ati hóast vit eru kunnaði um at málið skal avgreiða skjótt tí tað skal setast í gildi fyrsta januar næsta ár eru nøkur ting ø millum annað tað sum eg nevndi um yvirlitið sum greiða má fáast á og ikki um í hesum uppskotinum so í kanska í einari uppfylgjandi lógarbroyting og harafturat so hugsi eg eisini um hettar her at hvør grundin skal vera til at tað eru øll sum skulu kunna fáa hetta sbernummarið tað haldi eg ikki noyðist at vera neyðugt kanska er tað soleiðis at mann skal hava eina grund til at útvega sær hetta cpernummari tá ið mann vendir sær til ríngisumboði fyri at fáa tað eitt nú tí at mann skal flyta av landinum ella tí at mann er í í sjúklingaørindum takk
ja so er tað sirið steðnberg fær eina viðmerking
kaður ja sum tað er í hesum uppskotinum sover eingin grund tær kunnu øll bara blíva innskrivaðir í eina danska skipan málið bleiv eisini viðgjørt í seinasta landsstýrið og tá tók mann støðu til at tað sum hevði við sjúklingartrygdina at gera skuldi sjálvandi loysast tí at eingin vild hava sjúklingartrygdin í vænta og tá bleiv tað gjørt eina avgerð um at øll tey sum fóru av landinum í viðgerð fingiðe eitt admosativ sobiernummar og mær vitandi hevur tað at fungerað tað kann gott veða tað veða gjørdar broytingar niðri men skal tað vera soleiðis at hvørja ferð mann gevr broytingar í einar skipan uttanlands so skal øll føroyska skipanin broytast skuldi so eisini skrivast inn í í í øðrum londum har øføroyingar arbeiða vernarunt til dømis skal mann so eisini hava tey í numrini

eg haldi ikki ordiliga at mann skal at mann kannsaman líkna allar aðrar skipanir við samspæli ímillum tadonsku skipanina og ta føroysku skipanina og eg haldi eisini at tá ið tá iðtá iðtá ið heilsuverki vísir á at hetta er ein trupulleiki sum sepernummari hendan broytingin við sepernummarinum kann loysa so haldi at ta eg nakað sum vit skulu taka í álvara vit hava øgiliga nógv samband við danskar myndugleikar og danska heilsuverkið lestrarørindi so ja so eg haldi faktiskt at tað er ein serstøða millum føroyar í danmark akkurát har tá tað kemur til tað sum siri nevnir um at tað ikki er neyðugt at øll skulu innskrivast við donskum spernummari so haldi eg eisini at mann at tað er í øllum førum kanska nakað sum mann kann seta spurnartekin við um tað er neyðugt at øll skulu útvega sær útvega sær hetta cpernummari tað haldi held ki er meiningin men tað kunnu tey so eftir hesari lógarbroytinginija
so er tað edva jacobsen ger so væl
og vistiman hevur sett eitt sindur inn í alt tað sum hevu við sjúkrahús og trafikkin ímillum føroyar í danmark so so er tað í nógvum førum ein sera stór avbjóðing við at fáa upplýsingar ímillum og hetta kemur at gera tað nógv lættari eisini hjá okkara ungu lesandi tey kunnu orðna sín viðurskiftir áðrenn áðren tey fara heimanífrá at seta seg upp til íbúð og tað er so nógv sum vit hava við danmark at gera sum vit ikki hava við onnur lond tað sum eisini er kanska gott og tað sum vísir tað er tað nú hava vit tvey umboð niðri á fólkatingið frá javnaðarflokkinum frá sambandsfloksinum og so kanska tann stjórnin sum er í føroyum í løtuni sum ger at hetta gongur uppí eina hægri roynd tí tað hevur kanska verið á batali í nógv ár men men avbjóðingin kanska eisini verið niðri á man ikki blívur samdur um tað tí at so hetta er hetta er akkurát løtan til at tað teimastur til at hetta ber til at fáa hetta her málið framt so tað tað gleðist eg nógv um at eg komi har til takk fyri harra formaður
ja so er tað ingil ingilín sram
ja at tað verður gjørligt at nú at fáa ella at tað vónandi nú verður gjørligt at fáa eitt danskt cbr-nummari sum føroyingur tað haldi eg er gott fyri nógv sum búgva niðri og sum hava samstarv til dømis gjøgnum sjúkrahúsverki við danskar myndugleikar men eg haldi allíkavæl eisini at vit skulu ikki steðga her tað er ikki nøkur grund til at nú siga at vit á hatta var tað nú er tað yvirstaðið eg haldi sanniliga tað sum tað sum hevur verið ført fram eisini um ein norðurlendskan samleika sum mann kann kobla saman er eitt ótrúliga gott hugskot kanska er tað tað tað sum mann skal arbeiða fram ímóti nú tí at vit vita jú at eitt nú viðgerð fyri ymisk sløg av krabbameini er ógvuliga framkomið í íslandi og tað skulu vit eisini hava eina eina loysn upp á hvussu vit kunnu lættari samskifta við íslendskar myndugleikar av tí økinum so eg haldi at hetta er eitt framstig men eg haldi ikki at tað forðar fyri øðrum framstigum takk fyri
ja takk fyri so fari eg á hann dahl orðið
ger so vælja takfyrhra formaður nú hava tey undanfarni framsøgufólkini greitt val frákvað fyrimuniri eru við at fáa hesa her hetta lívir soleisi hetta ríkislógartilmælið seta gildi fyri føroyar viðvíkjandi sipiernummarið til føroyingar sum skulja fara til danmarkar í tað verur kki lestrarørinda ella sjúkrella øðrum øðrindum og tía hevur eg verið soleiðis ut tað stendur í í lógini galdandi lóg er soleiðis at at tað sentrala persóns gistari í danmark er ikki galdandi í føroyum og tí hava føroyigar hedurikk fingið tillutað ta sipiernummar sum at vanliga fer tál a mann flytar til danmarkar ella velur fara og lesa niðri og faktisk í dag ikki fer ta fyr um mann e vera har nakrar vikur oftani tí at tað tekur tíð at koma ígjøgnum system eg haldi at heta er ein sera góði orning sum hann fer í lag her tað ati mann við at kunna fata niðan til ríbussmannin la kvinnuna so kann mann fáa eittsipiarnummar soleiðis at mann frá tí eitt kann virka sum mann annars skal virka tá mann kemur til danmarkar tað verður seg í sjúkraørunduni ella tað verður seg lestrarørinduru ella øðrum øðrindum tað er soleiðis at nógvir føroyingar í dag hava hesa her góðu loysnina sum er ese bjarnar mær í danmark sfýraogtretvi prosent av føroyingum hava tað longu sjálvandi orsakað av tí at tær hava sikur kanska búð í danmark ella hava lisið í danmark ella av øðrum orsøkum hava kunna fingið sær tað til vegar við at hava búð í danmark otað haldi eg er útmerkað summi halda tað at mann skal arbeiða við eina norðureari norurlendskari loysn eg ivist tki í ati tað kanska uppá sigt verður ein ein ein slíkur leistir sum kemur eftir londoni í nnnorðanlondini kanska finna út av at kunna hava eina meira samskipaða ella meira samskipað s registrar tað tað dugi ikki at siga men hetta er hvussu ei ein sera góð loysn fyri okum sum eru í ríkiselagsskapinum ríkislagsskapinum eru í gull verdi fyri okum og og eg haldi eisini attað at mann javnstýdlar borgararnir í í í í felagsskapinum á hendan hátt og ger tað smidligt at kunna flyta seg í millum londini og virka vitrísibjernummarin sum sum er í danmark tað haldi eg eri útmerkað eg haldi tað ati hetta kemur at gera tað neymari fyri fólk bæði fyri fyri tey sum sitja niður í sjúkraørundunum og eisini tey sum lesa og onnur og tí haldi eg tað ati okur fara at geva hesum málinum eina góða viðgerð tá ið tað kemur í í rættarnevndina nú siti eg ikki sjálvuri har so eg eri umboð fyri fyri fyri erard her í dag á røðarpállinum tann er tann sum hevur sæð í rættarnevndini men eg iviski ikki tí ati málið kemur at fáa eina eina góða viðgerð og og okur fara sjálvandi at taka undir við hesum málinu takkfyrihara formaðurja
kristita háfoss fær eina viðmerking
vit ynskja sjávandi øll at tað skalvso lætt sum møguligt hjá føroyskum borgarum at kunna arbeiða og fara undir útbúgving og sovíðari bæði í danmark og øllum norðurlondum tí tað ykjast løgið at mann tekur júst henda partin burturúr í júst danmark tí at mann arbeiðir so øgiliga niðvíst við hesum vælsignaða talgild samleikunum at føroyingar skuldu kunna brúka ta bæði útbúgvingarskipanin í danmark og eisini øðrum norðurlondum eisini tá mann fer á sjúkrahús í danmark og í øðrum norðurlondum altso ístaðin fyri at arbeiða við at koma á mál við tí so velur mann nú hesa loysna har mansigur hygr fá tykum bara dansibernummar fá tykkra danskt næmiig í dag so pjevur eg hugsað mær um tað sær jóohandal ikki ein vansa í at vit steðga menningina av tí føroysku loysni og tí norðurlendska samstarvinum tá mann nú velur hesa loysna
jóhan dahl ger so væl
nei tað tað haldi eg ikki at eg gerihvistjan háfólk gjølnum formanninum eg haldi at hetta er ein øgiligani greið og einkult loysn fyri allar føroyingar at gera okur arbeiða sjálvandi við at fáa talgilda samleikan at virka sum okur hava ætlað frá daga í eitt av eg var sjálvur við til at seda talgilda samleikan í gongd sum landsstýrismaður og halda sjálvur taða eitfantastiska gott prosjekt og eg ivist hals ikki t í at tá okur koma hartil at hann er fult útbygdur og og væl fungerandi soleiðis sum okur síggja er við tí sum eg komi í gongd higartil so g ivist i helstiki tí at hann kemur at blíva eitt amboð fyri kum ella kuna brúka eisini í danmark okur hava jú ella koma at væl at at ganga út frá at koyra hesa skipanina samkoyrarna við við onnur ønorðalond og onnur lond soeis at hon er gildi har sum okur koma tað vóni eg verið møguleikin hetta haldi eg er ein eina sannandi góðan møguleiki fyrri tá hesum fara niður tildanmarkar okur eru jú ein partur av ríkinum okur eru danskir ríkis borgarar tað munn okur helst ikki gloyma og tí haldi eg eisini at tað er í ordan at okur hava hendan her møguleikan eisini til at kunna virka øgiligani smidliga í ríkislandsskapinum takk fyri harra formaður
ja takk fyri so fær næsti røðari orðið nú er tað sirið stenberg gerst væl
nú tá okur viðgera uppskot frá landsstýrinum so hevði eg ynskt at tað vóru eisini nakrar politiskar visjónir í tí fyri føroyar og aðrar visjónir enn at binda okum tættari at dønum men tað er sjálvandi eisini politikkurin hjá hesari sambandsku samgonguni og her er ikki ein einasti tanki føddur tað síðsta hálva annað árið sum snýr seg um at styrkja okra egnu støðu og okra støðu sum tjóð ikki ein einasti tanki her mælir mann til at ríkisumboði framyvir kemur at fáa ta uppgávu at tað kann tilluta øllum teimum øføroyingum sum ynskja tað at fáa eitt sepiernummar í seinasta landsstýri tá umrøddu okur eisini hetta málið og tað var orsakað av tí at okur fingu at vita at tað var ein vandi fyri sjúklingartrygdini tí at allar skipanirnar digitalu skipanirnar hava trupult við at tosa saman skipanirnar tosaðu ov illa saman og sjúklingar sum blivu sendir uttanlands íg sjúkruviðgerð teir kundu upptrakka við fleiri ymiskum sepiernummurim vist ter høvdu verið kanska tríggjar ferðir so teir trýsu við ernummur og tí varð alt ikki samlað í einari jonal og tar kundu so gera tað at teir vóru onkrir upplýsingar sum kundu mangla í og kundu vera til i vanda fyri sjúklingin og tað vil eingin hava ikki ein einasti ein tá bleiv tað so sett í verk at allir sjúklingar sum fóru uttanlands finguð a tillutað eitt adnersativt sipiernummar og uttanandstænastan hevur so tikið sær av tí saman við reglionunum og mær vitandi hevur tað riggað og tað var hvørki meiriluti í tjóðveldinum ellur framsókn til at mann arbeiddi víðari við at tilluta øllum føroyingum eitt sipiernummar tá men tað er tað opimbært meiriluti fyrr í dag landsfólkayvirlitið er eitt yvirtikið øki og okur hava júst fingið okra egna talgilda samleika sum mann er í ferð við at seta í verk upp á ein annan máta kenni eg tað sum um at mann vil undirgrava sítt egna nú má mann hava cbiernummar fyri at kunna fáa nmmed sigur mann ø og samstundis so hava okur eisini fingið ella tað er verið týðiligt í miðlunum í langa tíð atnmid er við at vera fass út øh og tað hava eisini verið spurningar um tað er nóg trygt og mann skal ikki gloyma a hetta eisini snýr seg um persónsupplýsingar ø fyri okum so snýr hatta seg um tvey ting tað fyrsta tað er tað persónliga frælsið sum mann má seta spurningartekin við hvussu mann verjir sum mann altíð eigur at gera og hvussu nógv okur eiga at verða registreraði við hvørjum upplýsingum og til hvat og hvør skal hava atgongd til pensónsupplýsingar og eg ætlaði at fara at hyggja eftir nøkrum tingum sum standa í hesum bilanum sum eru løgd við uppskotinum sum eitur bilar eitt har átjan punkt er listaði upp sum eru punkt sum kann verða verða brúkt í eini registrering av eini ciprnummari taðilr til dømis navn sjálvandi eta tað eg helt tað vara bara navn og adressa men tað er so nógv meir enn tað sum tað stendur hvørfall her í tað er navn kommuna og adressa hvar tú hevur búði fyrr um tú hev verið uttanlands teir seinastu elvist ú hevur verið uttanlands í seks mánaðir hvar tú kanst fáa sent tín post hvar tú ert fuddur statsborgarskap tú hevur tað stendur enntá fólkakirkjuupplýsingar hvørja altso upplýsingar um tú hevu limir í inum fólkakirkju og hvørja meiningar tú hoyrir til og tað er nakað við kirkjuskatt og sovíðari viðkeg lestarrætt sløktsupplýsingar altso hvønn tú er foreldramyndugleiki hjá til dømis um tú er giftur ella ógiftur fráskiltir einki einkimaður um tú evur registrerað enm partnaskapi um tú er partarskapið er upployst aftur um um visi partirnar hjá tar er deyður upplýsingar um telefonnummur altso her eru ótrúliga nógvir upplýsingar sum liggja í hesum eventuell stillings angyvilc sum vkommin tikligir har annað móti eitt om eg veit kkihvat tað betíðir um tað er størv tað kann ikkitrúgva egveit kkihvatð er og so kann tað eisini vera um kommunan hevur peventuellar upplýsingar um um mann livir ikki saman við sínum ekta felaga um mann er eitt plagibarn um pensjónsforhold um mann limir í eini valgmenihet og sovíðari altso her eru øgiliga nógvir upplýsingar knýttir at um tú hevur nakað við nakrir upplýsingar sum knýta teg at at tú he hevur verið knýttir at kriminalforsorgini til dømis um tú um tú hevur um partur av eini verjumáli so her eisini upplýsingar sum kunna brúkast forbindis við i desbo so eru øgiliga nógvir upplýsingar og tað er sjálvandi nakað okur mugu hyggja eftir í nevndini akkurát hvat hvat hvat hvat kt hvat alt tattað betýðir hatta virkar rættiliga álvarsamt tað næsta sum eg haldi eisini hetta málið snýr seg um ø tað er hvussu okur verja okra egna samleika og hvussu okur verða viðgjørd sum føroyingar og hví skulu okur skrivast inn í eina danska skipan sjúklingartrygdina tað eru øll samd um tað er eingin sum er ósamdur í tí at sjúklingartrygdin skal vera í topp

hetta her er bara eitt nógv størri mál enn tað tí er møguleikin fyri at innskriva allar føroyingar í eina aðra skipan visti mann hyggur eftir hoyringunum so taka fólk undir við at mann ger hesa broytingina og tað eru faktisk kleiri sum mæla til at mann fer nógv longri enn bara at tilluta ecpiernummar tað er akurát sum at mann sægir okkum sum ein part av tí danska ríkinum og tá ið mann snakkar um um sjúklingartrygd so kann mann næstan spyrja seg sjálvan ja men hví skulu skul ikki allar sjúklingarsjokunalur bara vera skrivarar á donskum tí so má sigtur upp á øll kunna lesa alt tú kundu tey lesa tað sum stendur í upplýsinguna á føroyskum til dømis

mann mælir onkur mælir eisini til at ríkisumboðið eisini fer heimild til at geva øllum nmete soleiðis at mann verður soleiðis at visti tú fingið eit tilluta eitt admesativ cibiernummar so skal tl ríkisumboði eisini kunna geva tær eitt nmd so tað er akkurát sum man mann mann koyrir ein so einan beinan motorveg inn í allar danska skipanar og og missir ræði sjálvur og eg skilji simpultenn ikki hví mann hevur so lítla virðing fyri okkum sjálvum og fyri okkra egnu skipanum tað er eingin tjóðskaparlig kós ella neisti yvirhøvur eg skilji gott at sambandsflokkurin ger hetta her tí tað er teirra mál at okur skula vera sum eitt men eg skilji ikki at fólkaflokkurin ger tað sum í í gomlum døgum var ein tjóðskaparflokkur og skilja heldur ikki at miðflokkurin gjer tað sum altíð hevur verið hv sum hava havt tankar um hvussu mann skal registrera og og viðfara persónsupplýsingar eru fýra grundgevingar í uppskotinum sjúkrahúsverkið og uttanlandsviðgerðin er ein tungt vegandi orsøk og tí er tað málið loyst tí gjørdu okur tað seinast tí tað er tikið í størsta álvara sjálvandi skal tað vera soleiðis at upplýsingar kunna ferðast trygt tá ið tað snýr seg um uttanlandsviðgerð men vissu mann er so ser so stórt í sjúklingartrygdini so eigur mann eisini at gera heilt onnur ting í mun til tað tað eru nógv onur ting at gera enn bara het her til dømis at fáa ein ordiligan føroyskan landslæknastovn sum kann ráðgeva ordiligt sum kann hava eftirlit við við føroyska heilsuverkinum og sovíðari so heru øgiliga nógv onnur ting sum sum sum tørvur eru á annað enn bara at fara at seta eitt prinsipiernummar í verk og so er tað ein onnur grundgeving tað eru fólk sum eru sett ha donskum myndugleikum og har kann mann so bara siga at mann hevur fólk sum arbeiða um alla verðina og tey hava væl fingið úll tey sum hava sett hjá donskum myndugleikum hava væl kunna avgreidt síni viðurskiftir inntil víðari og so er tað tað fólk sum flyta av landinum at mann skal gera tað so lætt hjá lesandi og øðrum at at kunna fara eg vil siga tað attað sum okur løvdu stóran dent á tað var at uppbyggja eina rúgvu av nýggjum útbúgvingum í føroyum tí mann vildi gera alt gott fyri at fólk lósu í føroyum sjálvandi er tað eisini ræytt og gott at nøkur fóra uttanlands at lesa og partur av tí at fara at lesa er eisini at læra at standa egnum beinunum eg veit ongan sum e komin heim aftur tí tay hv ikki havi fingið eittsipiernummar at tað r ikki er borið til øll læra at loysa tað hvussu langt skal mann koyrilagfólk skal tað vera púra skulu foreldrini so eisini áðrenn a sipiernummarið fyri tey áðrenn tey fara á landinum altso er tað at fara at lesa og annað eta ikki eisini at læra at standa egnum beinunum og klára at gera øll tey ting sum skulu til fyri at liva eitt vaksna manna lív tað hevði eg hvussur hdi og so ertað fólk sum hava tørv at fáa nmd tí tað skal vera beturi at kunna keypa á netinum hartil vl vili eg so siga tað at tað hevði eisini verið áluksáliga gott við seg vissi mann eisini stuðlaði føroyska handilslívinum tað hevð ikki verið verri heldur enn at bara keypa á netinum og tað eru heldur ikki øll lond sum hava persónsregistar og norðanlondini arbeiða eisini við at fáa ein felags samleika og okur hava sjálvi akkurát ment ein talgildan samleika okur fara ikki at taka ímótir hesum her og eg fari barta enda við at siga at okur fara at ávara ímóti tí gongd sum er í løtuni har mann er á eini einari beinari sambandskós og okur verða hvønn dag viðgjørd sum ein danskur landslutur okur hava setta í koronatíðini og tað er ikki ein dagur har miðlarnir ikki varpað út við støði sum hendir har føroyar verða lívst ígjøgnum fólkatingseygur ella gjøgnum donsk eygur tað er ikki ein dagur taða ikki hendir og okur standa til at missa raði á týdningarmiklum økjum sum okur hava yvirtikið til dømis tá ið tað kemur til fjarskifti har mann yvirhøvur ikki tekur nóg væl hond um tað tí nú skal tað vera trygdarpolitikkur og alt áv tær tann diskussiónin so her má vend koma í tí samstundis sum mann ger alt frá bæði føroyskari og danskari síðu til integrerigum til at vera eitt ríki so sær mann at mann frá danskari síðu hevur so lítið álit á tí sum til dømis verður pretik í føroyskum kirkjum at mann má hava pretiknar týddar tí mann samanber føroyingar við onnur sum gera yvirgang so tað kann gott vera hetta kann gera tingini lættari men tey gera ta absolutt ikki rættari takk
ja tað er for nógvar ófriður í í tingsalinum so fara vit til viðmerkingar fyrst er tað bjørt samuelsen ger so væl
ja takk fyri altso mann má spyrja fyrst snorsksvevi fólkaflokkurin altso snorsksvevurfólkaflokkurin og og miðflokkurin fer sovit eisini tað er altur lagi at mann gjarna vil gera tað lættari fyri fólk tað taka vit øll undir við men í norðurlondum arbeiðir mann jú fyri at kunna gera samleika su soleiðis so sum hongur saman við okkara nýggja talgilda samleika mann arbeiðir við líknandi í øllum norðurlondum at mann skal kunna smakka saman føroyingar eru ikki bara í danmark vit keypa eisini heilsutænastur í íslandi og vissu vit gjørdu rætt so høvdu vit ein virsunernan heilsupolitikk sum segði at vit keyptu vit betalaðu í dag fyri allar heilsutænastunar vit brúka at vit nógv størri mun fóru har sum ekspertisan er keyptu summar í heilsutænastur í norra summarið í svøríki og summar í danmark summar í íslandi í staðin fyri so vil mann tvinga alt til danmarkar har heilsutænasturnar faktiskt slett ikki eru á hægsta stigir fyri nógvar sjúkur nógvar krabbasjúkur til dømis so mann er øgiliga óvirsjonerur

takk fyri harra formaður ja eg veit ikki um fólkalokkurinsvevur men í hesum er hann í koma tí her er simpultenn ikki eitt ein ein lítir um nakað hann er simpultenn akkurát sum teir vilja hava sum sambndsflokkurin vil integrera føroyar í danmark so er fólkaflokkurin blivin integreraður í sambandsflokkinum hann er blivin ein so sambandskur flokkur sum hann ongantíð lívin hevur verið og tað má vera tí at hann hevur fingið sítt ígjøgnum hann hevur fingið tað sum hann vildi á fiskivinnuøkinum og hvat so um hin vilja hava cibernummarið gisas kreist altso ikki stórt er teinkia altso tað er hvussur so sig eg síggi tað og sjálvandi brúka okur eisini onnur lond og sjálvandi eiga okur at vera visjoner í heilsupolitikkinum og brúka tey longd har okur fáa bestu tænastur og hetta ger so ikki tann møguleikan betri so eg veit ikki hvat tað handlar um men okkurt er heilt heilt rav ruskandi gali takk fyri
fluttar kristian andreasen eina viðmerking í hvønn
ja takk fyarra formaður eg kann lova sigur ístaðinberin fyri at fólkaflokkurin snýrk veður ikki vit eru klárvakin og vila loysa tey mál sum sum skulu loysast heldur enn at gruggamálið sigur steðinberg harra formaður hevur verið landsstýrismaður í heilsumálum og kennir tann tann trupulleikan sum sum sjúklingar hava sum fara niður til danmarkar og tað er heilt ófatligt í mína verð at ein landstýrismaður og umbert hoyra vit nú hvussu hevur kanska blokera hetta málið at kunna blíva loyst undir farlusamgongu so eg skilji gott at akkurát ikki at siga joghannelsen ikki fek ela ígjøgnum tá ið hon hoyrir hvussu sigur sigr stemberg orða seg hetta her málið hevur einki við føroyar at gera hetta er ei ein ein spurningur um at lætta um hjá teimum sum flyta til danmarkar ella fara til danmarkar í lógtium ørindum og tá ið vit nú hava so stórt samskilti við við danmark so hava vit tørv fyri at loysa ein fraktiskan trupulleika heldur enn altso gum t vit hava skyldu til at loysa fraktiskar trupulleikar heldur enn at vera veravera stýrd av
í stednumar
takk fyri ja undanfarna samgonga loysti tað málið við sjúklingartrygdini tí tað má mann gera tað er tað eingin sum er ósandur í og tí bleiv tað tikið upp og mann segði at mann fekk eina loysn fyri sjúklingar sum fóru á landinum men tað er ikki tað sama sum at siga tað at allir føroyingar skulu hava eitt cbr-nummar sum tey kunnu fáa til ein hvørja tíð tá fekst tú tað tá tú skuldi avstað og so bleiv tað brúkt til tína viðgerð tað kann mann ikki seta ikki ímóti tey gjørdu hvønn ikki sum tað er ikki rætt at siga tað hetta her er eitt heilt annað mál her kanst tú lata upp fyri øllum til at fáa sær eitt cbr-nummarið og tað kann mann gera nettu upp tí at fólkaflokkurin svevur tí hann hevur onga nationala stoltleika tað er ikki longri enn tað takk fyri
so er tað jóhan dahl sum fær eina viðmerki
takk fyri tað undrar meg at siru stenberg stendur her og vil nokta øðrum føroyingum enn teimum sum hava sibernummar at fáasæsibernmar upp á ein smidligan máta sirustember sjálv hevur dansið bjernummar mesta partin av tjóðvarsfokkinum hevur dansi bernummari hví hevur mann tað eg kans júfá siro di stenbec her nokk eisini ræytt pass hví hevur mann tað tú het ta er smidlut er nevnt at brúka og eg haldi atað er fantastiskt at mann kann hava tan møguleikan at man kann fara á rísiumbýir ella tilubkvinnuna og fáa sbarnar mær áðrennman fyr til danmarkar su man evr frí fyri at koma ígjøgnum alla sa tungu mylluna sum annars er tað sum hon er í dag tá tú skal í til danmarkar at lesa ella í øðrim øðrindum so eg haldi at theta er ein hetta er smitligar loysnir okur finn útav okur er ein part avr rísilógasskapinum sigt teg sjálvur ein partav rísilapskapinog statvekk hant tú vildi eta ikki so at eg haldi ikki at tað er í lagi at mann stendur pá hendan mátan om niðurger sambandsflokkin fyri at finna góða loysnir saman við fólkaflokkinum tí t tað hevkur sett till tað burdi tykur eisini gjørt eisini millum ein
stendur
takk fyri harra formaður eg havi eitt grøntbass tað fari eg altíðat hava tað verðu ikki við mín við mínum vilja tað verður nakað annað og tað skuldi setisk verið loyvi at havt at rætt passa í føroyum okur eru ikki partur av eu æ vissi mann skuldi liva soleiðis sum eg vildi so høvdu okur slett ikki tað samfelagið sum okur hava akkurát í dag so tí kann man ikki viðgera eitt mál um og alt eftir um at løgtingslimur hevur eitt simpiernummar ella ikki visti mann skuldi liva sum eg vildi so høvd okur langsjan í verðindi loysn og og gjørt heilt heilt nógv onnur ting so tað er eisini forbíligt at snakka up á tann mátan tað líkist ongum takk fyrija
so er tað næsti røðari sum fær orðið til steffan klein poulsen ger so væl
ja takk hara formaður vit viðgera løgtingsmál nummar trýogfjøruti sum hevur kilógartilmæli um sepierlógina og tað stendur í uppskotinum at við uppskotinum fær ríkisumboðið heimild at tilluta fólki í føroyum á sepiernummar uttan at viðkomandi skal vísa á at hann beint her og nú hevur tørv á tí tað er ein treyt fyri tillutan at søktir um tað og at viðkomandi sum søkir býr ír føroyum og hevur danskan ríkisborgarrætt og tað merkir so at teir føroyingar sum ynskja sær cpiernummar áðrenn teir skulu ørindir í danmark teir kunnu frívilja velja sær hetta cpiernummarið meðanonnur sum ikki vilja hava sepiernummari tey kunnu lata vera við at fáa sær hetta s pernummarið og tað er serliga fýra øki h tað skal brúkast til tað er sjúkrahúsverki og starvsett hjá statsstovnum donskum privatum og statsk pensjonistar og so tey sum ætla sær at flyta til danmarkar og tað eru typiskt lesandi men eisini onnur sum fara í arbeiðsørindum ø og nmmide og vit hava hoyrt nokk sonógv um hvussu trupult a er hjá sjúklingum sum fara niður bæði tí atskipanar sum mann hevur á sjúkrahúsverkinum í føroyum og haver ikki tosa saman og so skal mann fáa eitt tilgjørt sepiernummar hvørja ferð mann fer niður tað hevur gjørt tað verri hjá sjúklingunum at fingið innlit í teirra journalur vist eg havi skilt tað rætt og og eg veit het ikki um um um løgmaður kann svara upp á um um hesar skipanir nú kunnu tosa saman tá ið mann so fær sepiernummar ella um tað er ein annar tekniskur trupulleikiso tað eru tey fýra økini tað serliga verður fokuserað uppá og tað verð eisini sagt at triðju hvør føroyingur hevur eitt sopiernummar í løtuni tað stendur at trýogtretivu komma fýra prosent va longu eitt sebiernummar í føroyum so hetta uppskotið ger tað nógv meir pragtiskt hjá okkara borgarum sum skuldi ørindir í danmark og og uttanlands annars og eg var ikki meira enn valdur inn á løgting tað skriva ein til mín at hetta her mátti loysast við ciabiernummaranum hann skuldi út at lesa og hevði so rætt til s u og tað var eitt øgiligt sirkulseyðan at koma ígjøgnum hetta her og skaffa sær hetta cbiernummarið og ogsyr stendberg vísti á jamen skuldu hesi fólkini ikki fóta sær sjálvum jú tað skuldu tey og taið man byrjar ein nýggjan gerastað so er tað ótrúliga nógv ting mann skal fáa upp á pláss tað vænta vit øll hava roynt at tá vit eru farin frá tí eina til eitt annað so er tað ótrúliga nógv ting mann skal fáa upp á pláss og tað fær nógv orka í í einari starvstfasi og so at skula baksast við hetta sipiernnummari afturat eg haldi tað er tað ger ger tað ikki nógv betri so eg haldi eg haldi tað er fínt at mann fær eina meir smitiar loysn royint praktiskt men eg má undirstrika at vit hava hava valt við hesum uppskotunum at tað er fríviligt hjá øllum føroyingum at fáa særcpiernummar so tað er teir sum ynskja sær eina smitiðarloysn sum kunnu taka av og eg trúgvi at vit øll hava roynt at verið í einari líknandi støðu og so hava ella so hevur siristenberg egbeint borið fram at er ein rúgvu av skrásetingum nógvir persónsupplýsingar sum skulu goymast og ruttvang vísti eisini á hetta á a facebook æh men her vil eg bara undirstrika at at tað er statvekk fríviligt vistimann sær tað sum eina forðing við øllum upplýsingum og upplýsingar verða goymdir alla møguligastaðni í dag eg trúgvi at sum borgari so er tað púra hoplist at finna útav hvar allir persónsupplýsingarnir eru men her eru so eisini ein rúgva av punktum um tað hvørjir upplýsingar eru goymdir og hvussu men tað er fríviligt vistumanikki ynskir tað jamen so letur mann vera við at fáa sær á cpiernummari og tað tað haldi er ótrúliga viktigt eingin verður tvingaður til at fáa sær hetta her og so er ta eitt annað sum vit í miðflokkinum halda eisini er ræðiliga umráðandi tað er at tað vit ongantíð koma har til at mann sum føroyskur borgara í føroyum ikki sleppur til ávísar tænastur av tí m at kevast segr bjernummarið tað er s ótrúliga viktigt at vit fáa atgongd til allar tær føroysku tænasturnar sjálvt man ik hevur sær piernummarið so tey tingini mug ikki blanda saman hetta er ta man skal niður í ávís ørindi so niðurstøðan e tann at eftar hetta ger tað meir praktiskt fyri okkara borgarar men tað er fívilt eingin ferðir fingari undir eftr her og sjálvandi skulu vit hava føroyskar loysnir í føroyum takk hara formaður
ja takk so er tað næsta røða tað verður rutt vang fyri framsókn ger so væl
ja tað eru nógvir føroyingar sum hava ynskt sær at fáa eitt danskt cpr nummar sum ikki hava tað tað er praktiskt í sambandi við at mann flytur til danmarkar og lat meg siga beinanvegin eg haldi at tað eg síggi ikki nakran trupulleika í at føroyingar sum flyta til danmarkar hava møguleika fyri at fáa sær eitt cprnummar áðrenn teir flyta tað haldi eg tað skal mann undir øllum umstøðum hava tá ið mann býr í danmark og tað ger tað lættari at mann hevur tað áðrenn tað sum eg haldi er ein trupulleiki tað er hetta her í sambandi við sjúkuviðgerð í danmark at eg eri bangin fyri at tað kann gerast eitt krav at mann skal hava eitt cpr nummar í verandi støgu ber tað ikki til altíð tí at viðhvørt er tað jú soleiðis at tú gert kutt sjúkur tað kann vera tú ert í einari vanlukku í einari ferðsluvanlukku sum ger tað neyðugt at tú flytur at tú verður fluttur niður til dømis á ríkissjúkrahúsi og tá er ikki tíð at fara til ríkisumboðið og fáa søkt um eitt cprtal so antin verður tað soleiðis at tað verður ikki eitt krav at hava eitt cpr tal ella verður tað soleiðis at øll mugu hava eitt cpr tal fyri nemiliga at tað ikki skal vera ein trupulleiki og her er tað at eg kann vera nokk so bangin fyri at mann koppar tann vegin

ú nú nevndis tjóðveldið hetta her um at mann arbeiðir við einum norðurlendskum sanleika og tann logikkin skilji eg yvirhøvur ikki eg haldi faktiskt at tað er trupult nokk í sær sjálvum at mann skal hava alla møguligar persónsupplýsingar skrásettar í danmark uttan at búgva har ætlar tjóðveldið virkuliga at tað skal liggja í øllum norðurlondum skrásett t tað tað skilji eg slett ikki nú var siri stenberg ígjøgnum hendan her listan við øllum teimum upplýsingunum sum mann skal lata inn fyri at fáa eitt danskti tal og her eru altso nógvir viðkvæmir upplýsingar nú nevndi hon hetta her við við tí tí átrúnaðarliga tilhoyrinum og eg haldi tað er viktigt at vit fáa ta útgreina hvat tað merkir til dømis stendur eisini at visti mann hevur stilla upp til fólkatingið so skal tað eisini verða skrásett tað vil siga at í og við at tú fært eitt cpertal so fær persónsskráin at vita hvat fyri átrúnaðarliga tilhoyrir tú hevur og í fall tú stilla upp til fólkatingið so fáa teg eisini at vita hvat fyri politiskt tilhoyrir tú hevur og tað verður vanliga mett sum tveir av teimum mestðkomu upp persónsupplýsingum sum finnast

øhog eg má siga eisini ein orsøk til at eg blívi eitt sindur skeptisk um hetta her nú er eingin loyna at eg eri ein av teimum sum haldi at at vit í føroyum skulu taka fult ræðið á egnum viðurskiftum danmark hevur nú ikki verið orsøkin til at eg eri komin til ta niðurstøðuna tað er tvørturímóti ein ein sannføring ein liberal sannføring um at ábyrgd og frælsi hongur saman og líkaso væl sum ein persónur í størst møguligan mun skal taka ábyrgd av sær sjálvum og harvið eisini fáa tað frælsið sum harvið til hoyrir soleiðis hugsi eg eisini um eina tjóð eg havi altíð hildið at danmark á nógvar mátar er eitt fyrigangst land og og tað er ikki fyri einki at vit hava valt at skipa okkara samfelag í stóran mun sum danmark sum fyridømi men eg má siga at tað sum eg síggi danmark í løtuni tað kenni eg ikki ordiliga aftur eg haldi at nakað av tí sum hann sær í løtuni gevur einum asosiatiónir til eitt í fýrsunum her hugsi eg til dømis um tað at mann fer at krevja at hvør einasta sunndagskúlasøga í danmark søgt á føroyskum skal tulkast til danskt og eina heilt ekstrema epitemilóggávu alt fyri okkara egna felags besta trygdin og eg kann ikki lata vera við t at viðmerkja at eg hoyrdi útvarpið nú ein morgunin og sum greiddi frá einari lóg sum kinesisku myndugleikarnir høvdu sevd í verk fyri at forða mótmælisgongum í hongong og hvat heitið hevði tann lógin fingið trygdarlógin altso hetta her við hvussu atlitið til trygt verður misbrúkt í dag eg haldi virkuliga vit skulu ansa okkum og eisini í mun til nú skal mann sjálvandi vara sær tað kann vera sjálvandi hevur danmark aðrar hóttanir enn vit hava her í føroyum men eisini tað at mann bara við øllum hesum her minkunum í danmark at mann hevur loyvt sær at sæð burtur frá galdandi lóg við atliti til trygdina hjá dønum og serliga dønum í norðurhjúlandi tað haldi eg eri nakað sum eigur at fáa okkum at steðga á og hugsa hvar eru vit á veg til eg eri eg havi hug í tí sambandinum at nevna at eg eri sera fegin um tann leist sum landsstýrið og ikki minst løgmaður hevur talað fyri aftur aftur í sambandi við koronasóttina at mann hevur valt at verja grundleggjandi frælsisrættindi fram um atlitini til korona tað eri eg sera fegin um og haldi at løgmaður skal hava rós fyri tað og eg má siga at tað havi ikki verið alt sum eg havi verið verið samd um í korona tilgongdini men akkurát í mun til tað havi eg kent meg sera tryggan við við tann leistin sum løgmaður hevur valt og tað skal hann hava rós fyri ná men mín niðurstøða í sambandi við cbr er at sjálvandi skulu vit ikki forða fyri at føroyingar sum ynskja at fáa sær cprtal áðrenn teir fara til danmarkar teir skulu hava tann møguleikan tað má ongantíð blíva eitt krav til føroyingar í sambandi við sjúkuviðgerð í danmark at teir skulu hava eitt danskt cpertal og tað sigi serliga í mun til allar tær viðkomu persónsupplýsingar sum eru neyðugir fyri at fáa eitt danskt cpertal takk fyri
ja takk so er tað viðmerkingar hvussjun andreasen ger so væl takk fyri
hra foramaður hetta her uppskotið hevur einki sum helst við korona at gera heldur einki við donskumiðlokum at gera hetta er ein spurningur um eitt danskt cepiernummar og tað er tað vit skluhalda okkum til haldi eg uppskotið inniber tað at rættartrygdin hjá føroyingum sum sum verða skrásetr í danmark verður boytt il mun til hvat han er í dag og tað er bara upplýsingar sum danski myndugleikaskráseta um føroyingar tí føroyingar koma í kontakt við tað donska systemið í dag er tað soleiðisnr at ein føroyingur ikki kann finna út av hvat er skrásett um hann í donsku don teimum donsku skipanunum tí skipaninar tosa ikki saman tá iðvit nú hava fáa eitt eitt eitt dansk sepiernnummar so kann ein oghvør føroyingur fara inn og slá at sláa upp hvat er skráset um viðkomandi og tað kannhan ikki í dag og tí er uppskotið ein forbetrandi rættartrygdini e haldi man kal mannskal lata vera við soeg haldi tað er eitn øgilig táttanum tos her peint hetta er fyri at loysa ein praktiskan trupulleika sum rutt vang kennir ómetaliga væl sjálvoysini takk fyrihararformaður
ja takk ger sum væl roh tvang
takk fyri sum sagt so skal eg siga tað eina ferð afturat eg havi einki ímóti at tann praktiski trupulleikin við at mann fær cprtal áðrenn mann fer til danmarkar eg haldi ta er ein fínur møguleiki sum eg taki undir við men hetta er ein skráseting í einari útlendskari persónsskrá sum vit onga ávirkan á í einum landi sum eg síggi í løtuni hóttir grundleggjandi frælsis rættindi og tað er veruleikin og tí haldi eg at vit skulu hugsa okkum um og tað skal ongantíð blíva tvang at mann fær danskt cepartal í føroyum takk fyri
ja takk soleiði siru stenberg sum viðmerking ger so væl
ja tá ið eg nevndi norðralond sum tað tí at tað er eitt arbeiði sum er í gongd om kenna yvirhøvur ikihvat tær inni ber og eg haldi bara tað so undarligt eisini av dønum í hesum her samanhangini at fara beipassa tað tí teir sjálvur partur av vinunum og hvat tað kemur at vísa tað má mann síggja og taka støðu til tá men eg haldi a hetta snýr seg um øiliga nógvar og eisini viðkvæmar persónsupplýsingar sum nú kunnu blíva skrásettur í einum útlendskari skrá og tað kenni eg sum at mann ger seg inn á persónliga frælsið og eg eri heldur ikki serliga altso eg eri eisini áttafull um ta støðu sum hendir í fleiri grannalondum nú tí at mann kanska eisini hevur brúkt koronastøðuna til at samtykkja lógir sum fara øgiliga vítt inn á ta persónliga frælsið so at mann skal ikki vera blindur fyri at tað kann vera ein kollin kær men sjálvandi tá tað kemur til at verja sjúklingarrættindir tað trúgvi eg altíð at løgtingið stendur saman men harvið ikki sagt at øll skula bara hava sevið dansur vi erunummar at verða skrásettir einir útlendskari skrá tað er eitt ein himmalvíumunur
ja takk ger so væl ruttvang
jja eg má siga eg eri seinni tíðina blivið nógv meiri skeptisk enn í havi verið av allar hasari skrásetingini visti mann hevði spurt meg fyri fimm árum síðani um vit skuldu havt eitt felags norðurlendskt felags norðulendskan samleika so hevði sikkurt hildið tað verið fínasta stað men eg má siga hendan her skrásetingin sum vit uppliva allastaðni nú á døgum har ið egentiliga gegantiskirella tekkigantarnir vita meira um okkum sjálvum nakr me sjálvi vita tað haldi er ein óhugnalig gongd og og eg haldi ikki at vit skulu viðvirka tað og nú skulu vit ansa okkum at vit ikki gera cpr tal til tað og eg haldi tað var gott sum kristian andreasen vísti á at tað er eini forbetring at vit nú fáa innlit í hvat í veruleikanum er skrásett um okkum men vandin er eisini og tað síggja vit við øllumhesiner skrásetingunum av kukis og øllum møguligum og alt hetta her vit játta at tað er tvey hundrað síður vit skulu lesa ígjøgnum hvørja ferð vit skulu kanska bara hava atgongd til eina lítla grein onkustaðni og vit geva upp frammanundan tí tað er ikki til at gjøgnumskoða sjálvt um upplýsingarnar fyriliggja og tað haldi eg nokk so ólvorligt takk fyri
ja takk so er tað edva jakobsen sum fær orðið ger so væl
takk fyrihar formaður tað er kanska ikki nakað yvirreisil seg at eg havi sæð fram til at hetta skal vera ein møguleiki men tað sum eg fegnist við fegnist yvir tað er tað at rutt vang e víst ein jaligan hubbur til hetta her og hevur sæð at tað er rættiliga gott fyri bæði sjúkrahúsveki og tey sum fara niður at lesa og tað sjálvandi kemur nevndin at hyggja eftir hvat fupplýsingar skulu og um tað er so at allir skulu vera við eg vænti ikki at tað er næstan ikki nakar ting man kann keypa í dag uttan man a útlera upplýsing tað er vit liva en særnari netveð sum kanska hevur avbjóðingar á tí økinum og og skulma trekkse úr tí sum heima kanska nógvar ela taða nógv umán ikki hevur møguleika til so so eg glað fyri at at at eg og rutvang vil líkasum edvar jacobsen ruttvang draga líka sum eina línu í hesum málinum við at at at fáa eitt eitt sibiernummar til til gleði fyri okkara serliga okkara ungu borgara takk fyri harra formaður

takk fyri eg veit nú ikki um vit eru so samdar altso eg haldi hetta her við kraviðgerðini tað er har ið vandin er og eg kann vera bangin fyri at til dømis vistu tú fyi einari ferðsluvanlukku og tú verður flutt ur beinleiðis niður á sjúkrahús at mann sigur á at tað er so mikið stórt problem at mann tá ikki hevur eit cprtal at tað verður neyðugt at allir føroyingar hava eitt cpr tal ta myndina kann eg gott ímynda mær men eg vóni virkuliga at tað ikki verður so og eg havi mína tiltrúgv til løgmann at hann fer at tryggja okkum at tað ongantíð verður eitt krav at ein føroyingur skal standast skrásettur í einari útlendskari persónsskrá takk fyri
ja takk so fær løgmaður bárasteinielsen orð ger so væl
hetta málið snýr seg í stuttum um at gera tað smidligari at gera tað lættari hjá føroyingum at samskifta við stovnar myndugleikar í danmark og skipanir í danmark tað er tað hetta málið snýr seg um hetta verður til fyrimunar fyri føroyingar bæði tey sum ætla sær niður at lesa at søkja inn á útbúgving søkja ðsu søkja íbúð søkja barnagarðspláss hetta verður til fyrimunar fyri tey í føroyum búsitandi í føroyum sum fáa løn frá donskum arbeiðsgevara tað verður seg einim privatari fyritøku ein reiðaríi ella einum statsstovni sum lønarfólki búsitandi í føroyum og hetta verður eisini til fyrimunar fyri tey sum hava tørv á at hava samband við skipanir talgildu skipanirnar sum verða upprættaðar til at halda ymisk pappíri við líka har skeiðir og annað eru kravt og tað er har sum hetta er til fyrimunar fyri føroyingar búsitandi í føroyum tí haldi eg atð er hetta er tað mest natúrliga í nútomansverðini í tí talgilda heiminum at vit øll hera løgtingið siga ja hetta er eitt gott mál men tíverri hevur onkur eg haldi ikki tað er nógv eg haldi málið er fingið eina jaliga viðgerð her frá flestu flokkum men eg haldi serliga tjóðveldið hevur tikið tann nationala hættin uppá ta misskiltu nationalismun uppá og sagt nei hetta er av tí ónda tí heta er danskt tað tað skilji eg ikki al tso hetta er til fyrimunar fyri borgaran eg haldi ikki mann eigur at síggja nakað ringt í hesum her tí hetta fer at lætta um og smidlið gera daglig dagin hjá øgiliga nógvum føroyingum bæði teimum ungu lesandi sum ætlar sær niður at lesa at søkja sær íbúð at søkja sær su søkja sær lærupláss og barnagarðspláss ogso víðari og so sum er nevndur hjá løgnmóttakaranum ø at mann so roynir at gera tað kompensera tí at ja nú fer mann at livera upplýsingar úr føroyum um okkum føroyingar niður og hetta má ikki blíva tvang nei her er einki í lógini sum sigur hetta er tvang hetta er gjørt soleiðis at vissi onkur føroyingur ynskir at fáa sær eitt cprtal so er tað gjørligt á ríkisumboðnum at møta upp har og fáa skrásett seg við einum cepartali tað tekur ikki í langa tíð tí tað verður eins og mann ger á borgarsørvísi í kommununum í danmark og tí haldi eg hetta eigur bara at vera til fyrimunar fyri borgaran og hetta er eingin vandi á ferð rutvang var nógv inni á hesin her kanska vit religiøsa mann skuldi uppgeva tað ja tað stendur í faktaskjalinum tað er rætt men eg má siga sum er at eg kenni ikki nógvar føroyingar sum ikki hava búð í danmark sum eru limir í fólkakirkjuni í danmark til dømis so akkurát hvussu teir upplýsingarnir skulu ingrásetast tað mugu vi so finna útav tað eru vit við at kekka og tað skuluvi so finna eina loysn uppá eg hoyri líkasum tær kritisku røddirnar eru har ja men hvat nú í øllumhesum skrásetingunum og okkara upplýsingar og viðæm persónsupplýsingar verða fluttir av landinum tað verða teir ikki defakto við hesum uppskotinum hetta uppskotið er bara ein møguleiki hjá føroyingum sum ynskja tað fyri at gera sær dagligdagin smidligari at fáa sær eitt sepiernummar og við einum gildugum altso fullgildigum sepiernummar sum hetta og ikki einum seitosepiernummari so ber til lætt at fáa sær neyðmiti eg havi sjálvur prøvað tað av og tað ber væl til og tað er tað sum hetta fer at lætta um eisini og við neyndmikið sleppur tú inn í so at siga allar danskar skipanir ert tú sjúklingur so sleppur tú inn at hyggja eftir tínum sjúklingasjokunal visti tú hevur nakað havt nakað við danska sjúkrahúsverkið at gjørt ert tú lønmóttakari som sleppur tú inn át allar tær skipanir at hyggja hvussu lønarútlitini hjá tr síggja út ella viðurskiftini hjá tær síggja út og pensjónir og so víðari og sovíðari sovíðari so hetta er ein partur vil eg siga av talgildu heiminum og vit fegnaðust øll nú fyri stuttari tíð síðan í mánaðum síðani ela hvat tað er knappliga tá ið talgildi samleikin kom kannmann siga fram í ljósi og varð endaliga klárur kann mann siga við øllum teimum hentleikunum og samansjóningunum sum tað gevur fyri føroyska borgaran soleiðis at vit kunnu avgreiða øll okkara viðurskiftir á einum stað upp á sigt har vit kunnu undirskriva skjøl av alskyns slagi tá vit keypa eina eitt matrikkul ella eini sethús ella eina íbúð alt fyri at gera dagligdagn hjá borgaranum lættari og eg síggi hetta sum eitt stig á tí leiðini og so tey kritisku siga ja men hvat nú við hesum norðurlendska samleikanum ja vælkomin eg skal ikki liggja leingi á boðunum tá hann kemur tað skal setast í gildi sum skjótast í føroyum er tað tann europeiski talgildi samleikin hann skal fáa fulla uppagin frá fyrsta degi tí haldi eg at mann kann ikki fáa grund av eg veit ikki misskiltar nationalismuer sigur tað rætta orðið siga tað nei vit skulu ikki skráseta okkum nakra aðrastaðistaðn í føroyum vist viðkonaðurin fyrimunin av tí og ynskja tað sjálvi hetta ikki tvang eg fari aldrin at tvinga fólk at skrásetta seg nakrastaðni ynskja tey tað sjálvi tí tey hava brúk fyri tí so skal møguleikin sjálvandi vera har vit skulu hava so góðar møguleikar í føroyum til okkara borgara sum til ber og tað kann hetta vera viðvirkandi til so eg vóni hetta uppskotið fær eina góða og tað yvistik heldiir í at tað fær eina góða sakliga viðgerð í nevndini og at vit fáa avklárað tey ivamálini sum máttu verið bæði fyri tey sum kanska meina av kanmann siga av nationalistiskum ávum at mann ikki skal skrásetast her men kanska eisini tey sum seta ivamál um hvussu nógvir upplýsingar koma vit at seta á hetta her skjalið á kravi fyri at fáa hetta her sipiernummarið og eg má siga sum her tað undrar meg visti mann skal uppgeva kann man siga hvørjari danskari religión ella fólkakirkju ella ikki mann er limur í tað eru jú eingir føroyingar so tað skuldi verið nevnt at koma forbí men hatta er nakað sum vit skulu greina nærri og fáa eina klárheit upp á áðrenn málið verður endaliga samtykt her í løgtinginum men eg vóni og havi eisini hoyrt her í dag at tað er stórur upplagning til hetta málið og eg vóni eisini at vit fáa øll við tá málið aftur skal fáa aðru og triðju viðgerð her í løgtinginum takk fyri harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingar á bjørt samelsen ger so væl
ja takk fyri at løgmaður ikki er løgmaður fyri allar flokkar tingi tað prógvar hann hvør hann tekur orðið tí hann kann ikki taka orðið uttan tað langa eftir tjóðveldið vit hava nakrar bekymringar um hetta cbr-nummarið eg haldi løgmaður bara burdi eg respektera tað og kanska kundi eg svara tær um spurningum eg havi sett samband við hetta málið tað er vit hava føroyingar hundrað tals av føroyingum í øðrum norðarlondum vit hava føroyingar sum taka útbúgvingar av avstandi vit hava føroyingar sum fara á sjúkrahúsi í íslandi vit hava føroyingar sum arbeiða fyri millum annað tjóðveldið arbeiðir fyri at vit skulu kunna brúka heilsutænastur øðrum norðarlondum tað arbeiða øll onnur norðarlond eisini fyri so tí fyri at spyrja løgmann kundi mann vera eitt sindur meira virksevni og hugsað eina loysn sum fevndi um øll norðurlondum viðsanna soleiðis at skipanirnar tosaðu saman og so hesa vit blivu meira virksevni í mun til hvar vit keypa okkara heilsutænastur frá takk fyri
ja takk ger so væl sígmaður ja takk hara formaður
og eg haldi eg segði púra greitt at eg gekk fult inn fyri at vit stóðu á norðurlendskum samleiki so vil eg vera tann fyrstu at seta hann í gildi í føroyum beinanvegin uttan drál tí eg haldi at avgjørt at vit øll eiga at kunna tosa saman bæði norðan lond og europa og heimurin men sjálvandi undir skipaðum viðurskiftum so vit tað skuldu koma tal so skal eg ikki vera nøkur forðing tvørturímóti vil eg stuðla tí fult út og tað at eg so svari aftur upp á tann kritikkin sum hann fær her ja sum løgmaður og sum formaður í sambandsloysnum tað haldi eg má hava loyvi til her á tingstøðarpalli tá ið kann mann siga ein ávísur flokkur velur at leypa á tann bógvi men tað er so tað sum er men eg enda eisini røðuni við at siga at eg vóni at tann tey ivamálini sum tað kritisku royndina hevur verið frammi við her í dag kunnu loysast á vegnum í nevndarviðgerðini so vit øll kunnu taka undirvísimálum tí hetta er altso bara eftir mínum tykki til fyrimunar fyri føroyska borgarum og ja heilsutænastur eiga vit sjálvandi at keypa okkum har sum vit fáa teir bestu tænasturnar so at keypa tey í ørindalondum er vælkomin frá mínari síðu og tað haldu vit gera longu í dag tað royna vit at gera tí vit vilja hava føroyingar at fáa minst líka góða viðgerð sum øll okkara grannlagnum hava at bjóða takk for formann
ja takk so er tað siri stenberd sína viðmerking ger so væl
akkfyri hara formaður ja eg haldi tað er eitt sindur harmiligt tá ið mann verður skurdur at vera ein sum hevur misskilt hvat nationalismaer ella egvetiki esvet tg sagt miskskilt nationalisma tí man tosar føroya sak og tí mann tosar út frá tí sum hann stendur fyri og hevur nakrar kritiskar spurningar tað má mann hava loyvi til eg hevði ynskt at at løgmaður kanska hevði ein lítlan næsta av tjóðskaparanda tað kemur kanska við tíðini bíða nú men tað sum er eisini í hesunm her tað er het her við at her eru nógvir persónsupplýsingar sum eg heldur ikki dugi ordiligt at siga hvønn týdning teir hava men her er eitt øgiliga langt bila við átjan punktum um um upplýsingar allar handalslag sum fara at verða skrásettr í einum danskari skrá ser løgmaður slett ongan vága í tí tá t ið tá ð tað snýr seg um persónligan frælsi kann tað ikki vera vandi í tí og tá ið man so enda snakkar um at mann er gongur inn fyri at mann eisini verður skrásettur í øllum eu er tað ikki at fara øgiliga øgiliga vítt áðren mann veit hvat tað yvirhøvur handlar um

ja takkar formaður eg segði tá tá eg segði norðanlond og e-u og allan heimin so segði eg sjálvandi undir skipaðum viðurskiftum í tað leggi eg at vit fóra ikki at sleingja um okkum við persónlsgum upplýsingum men at skráseta seg í skipanum altjóða haldi eg at skal vera ein rættur sum vit føroyingar kunnu velja at fáa okkum vistu vit ynskja tað men sjálvandi skal tað ikki vera nakað tvang tá tað kemur til eitt her at mann ger iski eitt sindur beturi enn hini tíð at mann hevur ein tjóðskaparligan noyst og svíðari og eg havi ongan tjóðskaparlinan noyst át man ynskt eg hevði eitt sindur av tí svíðari altso tá er eg ikki við meir eg um nakar eru góð vir føroya land og elski føroya land og elski at ferðast runt føroya land í fjøll og fjøru og havið og sovíðari so at onkur roynar gera sæg betri enn eg tað er hann vælkomin til men á tað planið fari eg al so ikki eg haldi fast við hetta er ein fyrimunur fyri borgaran at lættlig gera dagligdagin hjá borgarunum og tí er mítt ynski at vit her løgtingið kunnu standa samanum hjá dagligdagin hjá borgarunum í føroyum betri takkar fornal
so hevur sirið streymberg biðið mýraddsgjørt væl
takk fyri tað formaður tað var eingin tíð til viðmerking tað hetta er ikki nøkur tala tað er ein viðmerking eg haldi ikki at tað er fømuligt at snakka um at nakað ger seg betri enn nakran okur eru øll inni her akkurát líka góð takk fyri
ja takk hatta var stutt røða so fari okurhetta so er hetta málið avgreitt og verður koyrt í rættarnevndina til viðgerðar so fari okur víðari ífyrðisavlinum so fari okur víðari í dagsskránni tað er løgtinsmáln nummar fýraogfjøruti tjúgutjúgu og tað er uppskot til løgtislóg um yvirvøku við vakmendatóli formanin skal biðja um framsøgufólk kristianan andreasen fyri fólkaflokkin frímund rasmussen fyri sambandsflokkin hervør polsdóttir fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkinum rutt vang fyri framsókn og ingilín didrisen strøm fyri javnaðarflokkin so er tað kristin andreasen sum orið ger so væl
takk fyri harra formaður tað er uppskot til løgtingslóg um yvirwák kom við vakmyndatóli eg haldi tað er øgiliga gott at hendan her samgongan hevur líkasum tikið rættartrygdina hjá fólki hátíðarligt vit hava fingið eina nýggja rættargangslóg vit hava fingið eina vit hava fingið eina nýggju datuverndarlóggávu sum skal tryggja veita betri trygd fyri fyri borgaran íí samband við skrásetingum og í forleingini av tí fáa vit so nú eitt uppskot til løgtingslóg um yvirváku við vakmyndatóli og vit hava so í dag eisini tosað um heta her ecepiernummari sum eisini kemur at bøta um rættartrygdina hjá hjá føroyingum sum vilja skrásettir við donskum skráum hetta her við yvirváku við vakmyndatóli hevur verið eitt umráði higartil sum hevur verið rættiligani fløkt og tað er í galdandi ein donsk lóggáva á økinum eg haldi hon er sett í gildi í áttaogfýrs og sjálvt um málsøki er tað langtjan yvirtikið so er einki hent á tí økinum og í tí praktiska gerandisdagnum hevur tað verið ein trupulleiki at finna út av hvør hevur myndugleikan á hesum økinum tað hevur verið torført hjá stovnum og privatum at fáa loyvi til yvirváku og myndugleikin á økinum datueftirlitið hevur verið kanska ikki havt ein praksis sum hevur verið nemjirga at finna út av tað hevur verið ein øgiliga strangur praksis og tað er eisini gott men tað sum hevur manglað á hesum økjnum haldi eg tað er ein greið lóggáva sum sum setir sum sum gevur heimildir og sum eisini setur mørk fyri hvat mann kann loyva sær at at gera viðvíkjandi yvirwak við vakmindatóli og løgtingslógin sum nú liggur á borðinum er uppskot til løgtslógina hjum núliggura borðinum er tekur sama útgansstøði sum galdandi lóggáva at tað ikki loyvst privatum við vakmindatóli at yvirvaka gøtu vegpláss ella líknandi øki sum verur nýtt til vanliga ferðslu tað vil siga tað atútgansstøði er at privat ikki kunna seta nakrar vakmindatól upp á almennum øki men tað er ongantíð soleiðisnar atð ikki finst undantøk til eina høvuðsreglu og tað er ta eisini íhesum her førinum tað eru øgiliga nógv økir hvar tað er eitt hvart er ein tørvur á at kunna yvirváka við tólum og tí sigur uppskotið at forboðið er ikki galdandi fyri ávís støð og tað eru so bensinstøðir innlukkaðir handilsmiðstøðir ídnaðarvirkir yvirvakað av peningasjálvtøkum flutningstólum sum sum hava við peningaflutning at gera eisini at yvirvákað hølir peningastovnar gistingarhús matstovur og handilsmiðistøðir og so og tað er eisini eitt undantak at mann kannhava eina eina yvirvasking í tunnilum og tað er eisini fyri at økja um trygdina í tunlinum og eisini fyri at kunna hondheva innkrevingina av gjøldum og og so ásetta ett uppskot at politiið í samráðivið landstýrsmannin kann í serligum førum loyva yvirváku um tað er hetta er neyðugt fyri at fyribyrgja lógarbrotinum tað sum so verður upptikið tað er eisini nú lógarásett hvussu tað skal handfarast og útgangsstøði sjálvandi tað at tær upptøkur sum verða gjørdar kunnu ikki gevast øðrum uttan so at tann sum er sum sum er upptikin á á tólinum gevur samtykki ella uttan so at víðari gevingin er heimilig lóg ella at tað verður atið til politiið fyri at kanna møgulig lógarbrot og tað sum so verður upptikið skal eisini ikki goymast í avið tað skal strikast innan tretivu dagar tað eru okkurt undantøk harfrá men útgangsstøði er at tá y tretivudagar farnir so skulu upplýsingarnar slettast tey sum fremja yvirvart hvussu skulu ta boða dáturellinin frá og dáturellið skal hava eina skrá yvir yvir tey sum seta vakmyndatól upp og tað er eisini dátaeittlit um eftirlit við viðgerðini av persónsupplýsingum um tað sum eg nevnd í áðni viðvíkjandi goyming og víðari geving av teimum upplýsingum sum

og hetta her uppskotið er eitt framhald haldi eg kann siga av tí dátuvarnarlóg sum vit hava samtykt sum kemur í gildi fyrsta januar tveytúsun og einogtjúgu

hevur so líkasum ta avleiðing at vit eisini dagføra reglurnar á hesum økinum

eitt sum er í vert at nevna her er tað at lógin fevnir ikki um almennar myndugleikar fyrsovit bara galdandi fyri privata yvirvøka av almennum øki og eitt sum lógin eisini sigur er tað at tá ið tað verður framdlyvirvaking sum skal tað skeltast við tí tá tað er á almennum støðum

so eg haldi at hetta er eitt gott uppskot tað fer at verða lættari hjá fyritøkum og eisini almenn myndugleikum vil eg siga at

upp á ein tryggan men eisinip ein pragmatiskan máta

erviktigt at siga at lógin ikki ferstan einsamøll hon hon er galdandi vi síðuna av latrvernnarlógini og fer sjovandi eisini revsilógini sum eisini hevur nakrar ásenningar um hvat mann ikki kann taka upp og sovíðari so eg hetta málið verðurviðgjørt í rættarnevndini og eg haldi at hetta e ettgott uppskot og tað fær so eitti eina positiga viðgerð í nevndini takfyrihara formaður
ja takk so verður næstur at røða ingilín didrissen strøm ger so væl
takk fyri ja ø vit viðgera ett uppskot umlógarverk um nýtslu av vakmyndatólum h mann kann kalla tað kanska eina dagføring av teiri lógini sum er í dag ella eina føroyska lóg fyri ta donsku lógina sum er í tí tann lógin er ein donsk lóg frá tveyogfýrs lóg um forbo mot privats tvowog meti viteru tað vil siga at lógin er fjøruti ára gomul og tað er so í øllum førum sikkurt at nógv ar hent á tøkniliga pallinum síðan síðan tá tað bleiv eisini týðiligt við viðgerðini um ta nýggju dátuverndarlógina at lóggávan trongdi til uppdattering ella hvat mann skal kalla tað að samanumtikið so kann tað sigast at lóggávan er innihaldsliga lík í okkara grannalondum og at lógaruppskotið byggir í høvuðsheitim á sama loysn sum galdandi lógum í dag men stendur saman við persónsupplýsingarlógini dátuverndarlógini umframt revsing fyri brot á á lógina í ringasta føri tað verður soleiðis at tú kanst inni á tínum egna matrikkli seta vakmyndatól upp vist tú vilt men fyri almennar og privatar til dømis handlar og onnur almenn støð skal skeltast við se vakmyndatól her h tað vil siga at lógar uppskotið bannar ikki yvirvøku á á økjum sum eru sum mann eru opin meni men skeltingin skal vera og tað vil siga at privat og almenn kunnu yvirvagja sínum økjum um ta innan fyri reglurnar í dátuverndarlógini revsilógini í fyrisitingarrættinum og arbeiðsrættinum ja og bæði privat og almennini skulu sambært hesum uppskotnum skelta um yvirvaka fer fram lógaruppskotið bannar í vissan mun privatari yvirvøku við vakmyndatóli á økjum við vanligari ferðslu til dømis á gøtum vegum plássum ella lítlandi økjum sum verður nýtt tilvanliga ferðslu men tað eru undantøk til tað til dømis á benbensinstøðum verður nevnt tað noygar seg kanska ikki hugsast nógv um tí at bensinstøðr vónandi skjótt verða eitt søguligt fyribrigdi solei sum tær er í dag men so sjálvtøkur vinnuøkir og onnur líknandi støð men altso tað vil siga at tað faktikt ber til hjá summum at yvirvaka almenna ferðslu eg veit ikki heilt hvat eg haldi um tað ehaldi eisini at tay fór illa at nágreina akkurát hvat er partur av hesum undantakinum tí tað sigur seg sjálvt at jú størri øki tú kanst avmynda lættari verður taða filma ymiskt sum einki hevur við endamálið at gera og hetta er endamálið fyri at fáa loyvi at at yvirvaka tað skal vera at fyribyrgja lógarbrot mann kann ímynda sær at øll kunnu argumentera fyri at eitt ella annað lógarbrot kann fremjast her og har so eg kundi ynskt mær at tann parturin verður heilt ítøkiligur ella mann kann vísa á akkurát hvat liggur í hesum hesari ásetingini og ikki tað er lagt upp til at øll vakmyndatól skulu fráboðast dátueftirlitinum sum skal føra eina skrá yvir vakmyndatól hløgmannsskrivan skrivstovan sigur at tað er eitt neyðugt og hent amboð at yvirvakaog í tí førum har sum politiið í samráð við landsstýrismannin skal taka avgerð um hetta skal verða loyvt hjá privatum har hugsar mann kanska serliga um ja nemliga hetta her í sambandi við sakirð sum sum sum er í gongd har haldi eg eisini at fakyndugleikin skal inn á pallin eg haldi eisini ati dátueftirlitið skal vera ein partur av tí avgerðini tí at attað er tann fakmyndugleikin sum fæst við dátuvernd perav persónsupplýsingum og har haldi eg atein landsstýrismaður og politiið eigur saman við teimum at kunna avgera um um ein yvirvøka fer rætt fram ella ikki tað haldi eg ikki at politiið og landsstýrismaðurin sjálvur skulu øtaka avgerð um tað eru nøkur hoyringssvar sum eg haldi mugu takast við í viðgerðina í nevndini eitt nú tað frá dátueftirlitinum øtað er soleiðis at við dátuverndarlógini tí níggju kom ein broyting sum ger at fyrr skuldu mann boða inn til dátueftirlitið um mann skuldi fáa loyvi til at seta eitt vakmyndatól upp men í dag hava hesi sum seta vaknatólini upp skyldu til upplýsa um tað og dátulitðeftirlitið skal so hava eftirlit við um alt ferð rætt fram eitt nú um upptøkurnar verða slettaðar og ikki liggja í goymslu í óneyðuga langa tíð í hesum uppskotunum so er longsta tíðin ið ber til at goyma eina upptøku tretivu dagar dátueftirlitsið vísir á at hetta er for lang tíð at goyma upptøkur meðan løgmansskrivstovan sigur at tað er ásett tí tað er eins og freistin í danmark og tað er eitt samspæli millum tann sum er á tøkuni og politiið sum skal brúka hetta til at kanna møgulig lógarbrot elektronvísa haraftur mótir á at tað hevði verið betri vissi hendan fórkin kundi vera longri eg veit ikki sjálv hvat er nøktandi freist men tað komi eg vónandi nærri inn á í nevndarviðgerðini

umframt hetta so haldi eg at at tað sæst í hoyringssvarinum serliga fráella frá dátueftirlitinum at tað eru nakrar spurningar um ábyrgdarbýtið og so framvegis sum eg haldi tað er eitt sindur undrónaðrvert at at tey ikki hava fingið avklárað áðrenn hetta uppskotið eg komi niðan í í løgtingið so tað kundi eg ynskt mær at tað kanska var varð viðgjørt ímillum løgmansskrivstovuna og dátueftirlitið áðrenn tað var eisini nakað sum vit sóu kanska eitt sindur í viðgerði ella ov nógv í viðgerðini um dátuverndarlógina ja annars havi eg ikki meira at siga um hetta uppskotið sum nú er men eg skal geva tí eina góða viðgerð í nevndini takk fyri
ja takk fyri so verður næstur at røða frimut rasmussen fyri sambandsflokkin ger so væl
jatakk fyri tað harra formaður ja sumi sgt so er tað til viðgerðar tað er lógin um vakmyndatól og tá eg las hetta her ígjøgnum so so hugsaði eg um at hetta her faktiskt eini also fyri fjøruti árum síðan tveyogfýrs fyri fyri knapp fjøruti árum síðan so bleiv hetta her lógin sett í gildi og og tað er ein øgiliga útvúglingur sum eg verið síðan tá eg hugsi um eg havi teldu framman fyri mær nú her beint og ikki hevði verið privat fyri meg sjálvan so e havi eg eitt kamra sum stendur beint framman fyri meg sú situr heima og hyggur sjónvarp so er eitt kamra sum hyggur eftir tær hvat tú gert og má spikulerað upp á hvat hvar fer alt hetta er ha tí haldi er ta øgiliga viktigt at at vit fáa eina eina eina eina greiða lóg um um hvat mann kann eg koma ikki kann í ítá tað kemur til yvirvaking á almennum støðumtað er verið øgiliga væl lýst haldi eg av undanfarnu røðarum hvat ið hendan lógin inniber og tað verður serliga nøkur ting sum eg veit merki í tá eg lasið tað her ígjøgnum og tað var eitt nú at ta mans tosar um hvussu leingi kanst tú goyma upplýsingar henda lógin leggur upp til t mann kann goyma tað í tretivu dagar um maks og so skal mann sletta tað men onkur hevur sagt tat kanska skuldi verið tað skuldi verið styttri og onkurvstmann skuldi havt tørv á møguliga at havt eitt sindur longri altso so skuldi mann kunna sagt um tað onkrustaðni og so er tað eisini hetta her um at tá ið tað sum dátuettilitið sigur at attað e øliga viktigt at at tað er at tað erðfult fult yvirlit yvir hhvar ið svakmindatólini eru og tað fráboðanin tá mann fær sær vakmyntatól at hon verður at hon verður skrásett soleiðisnar at mann hevu møguleika til at vita skuldi tað verið um mann hevr brúk fyri t ein ella øðrum at mann kann fara á rætta stað eg haldi sjálvur at hetta her er hetta er ein ein góð lóggáva og hetta er ein fylgja avdátuverndarlógini sum vit sum vitsamtyktu fyrr í ár og eg haldi at nú havi eg sitið eitt sindur við avleiðingurin av tí lógini sum sumsum tað hevur við sær tað sum kemur í gildi nú fyrsta januar og tað er ikki smávegis og tað tað er eg trúgvi ikki at fólk geva sær far um tað og virkið geva sær far um tað hvussu nógv ið skal gerast áðrenn mann er áðrenn manner innan fyri mars kann mann siga á tí lóggávuni og hetta er eisini eitt sum sum krevur eitt sindur so at eg haldi heta er øgiliga gott og eg vit í rættarnevndini vit fara atviðgerahetta málið væl og virðiliga og fáa absolutt teir neyðugu hoyringspartarnir inn soleiðisnar at vit kunnu fáa lýst hetta málið til fulnar soleinar at tað er øllum føroya fólki til gaks eg havi ikki meiri viðviðmerkingar til hetta her takk fyrija
ja takk so verður næsturðin røða her er vørð pálsa til gjørt væl
jharaformaður ja at til viðgerða eitt uppskot til løgtingslógð um yvirvøku við vakmyndatóli í stuttum snýr uppskotið seg um at dagføra lógina sum er galdandi í dag hon er frá nítjan hundrað og tveyogfýrs og hon er ikki broytt síðani so vit kom a siga at eg pá sítt pláss ati at vit fara at dagføra hana nú hetta dagføringin kemur í samband við nýggju gdprlóggávuna sum varð samtykt fyrr í ár røðarin undan mær hava gjøgnumgingið nokk so væl hvat eg stendur í so tí eg ætli e mær at heldur at fukkusera upá onkur onnur ting sum eg havi hugsað um meðan eg havi fyrireikað hetta uppskoti ella á røðuna til eitt upskotið vit brúka ofta vakmyndatól til at fyribyrgja kriminalitetið og lógarbrotum tá kann mann siga at tey hava eitt sakligt endamál men eins og uppskotið sum vitumrøddu frammanundan so so eru tað eitt sindur tey somu prinsippuni sum sum vit viðgera hvør hvar verða við skrásett hvør fylgir við hvat vit gera tað er rættiliga prinsipielt at mann varðveiddir prpersónliga frælsi sum borgari til ikki at vera undir eftirlitið uttan orsøk og tí skulu vakmyndatól ein at brúkast til lóglig og sakulig endamál tað má vera srúr upp á hvør hevur yvirvøku við okkum og í hvørja grada er tí tað má vera lutfalsfektað og tað

í galdandi lóg verður forboð sett fyri atprivat yvirvakar vakmyndatóli øki við vanligari ferðslu til dømis almennum økjum men tá er tvey undantøk ásett tað vil siga at mann ikki bannar á yvirvøku á bensinstovum ídnaðarvirkjum innilokan handilsmiðstovum og líknandi økjum har vinnuligt virksemi fer fram um tann sum hevur ræði økinum sendi fyri yvirtøkuni ella yvirtøku sum ikki verður tikin upp á vdog film og tílíkt tá talan er um yvirtøku av egna inngongd framsíðu girðing og líknandi persónsupplýsingarlógin frá tvey túsund og eitt um viðgerð á persónsupplýsingum sum er um viðgerð a persónsupplýsing sum bæði alment privatsanda fyri og tí er hon eisini fevnd at núverandi lóg tað merkir at í dag krevsta loyvi frá dátueftirlitinum at seta vakmyndatól upp sum sum ikki eru bannað í núverandi lóg men við nýggju gdvierlógini sum varð samtykt so felli kravið um loyvi burtur við kepiteerlógini skal man ikki longur fáa loyvi frá dátueftirlitinum at viðgera persónsupplýsingar men yvirvøka av myndatólu vakmyndatólum skal fráboða státueftirlitinum so a tekninføra eina skrá yvirvøku at ein skrá verður gjørd tað haldi er gott tað gera tað ber til at fylgja við gongdini um hvussu nógv vakmyndatól er í føroyum og at tað kann vera lættari at stýra hvar tey eru vissu onkur skuldi havt áhugaðer at vita

í mun til hetta uppskotið so eri hevur dátueftirlitið at rættiliga gott hoyringsskriv tað eru ikki so ræðiliga nógvar nógv onnur hoyringskiv komin inn men tey vísa á at royndirnar hjá dátueftirlitinum vísa at upprunaupprunaliga uppsetingin og urav harav viðgerðina av persónsupplýsingum av vakmyndatólin ovstandi ovtani í óheimila og at uppsetingin fyrst verður rætta eftir vegleiðing ella boðum frá dátueftirlitinum í lógaruppskotinum verða tvey lágmarkskrøv ásett til fráboðana í viðmerkingum til paragraf níggju stykki tvey sum siga upplýsingar um skulu latast rættaeftirlitinum so tað er púra greitt hvar vakmyndatólið er sett upp og hvat upptøkan fevnir um men dátuertlift mælir til at upplýsingarnar um hvat upptøkan fevnir um verða nágreinaðar soleiðis at so tað tð nøktandi fráboðan fevnir um upplýsing um hvarmyndatóli sett upp umframt eina skíggjarmynd endamáli við uppseting av vakmyndatóli stykingartíð og trygdarfyriskipanum men løgmansgrástovan metir ikki at tað er neyðugt at taka hædd fyriviðmerking frá dátueftirlitinum sum er okkara hægsti stovnur á økinum við grundgeving um at við nýggju gdbrlogini so skal dátueftirlitið ikki longur geva loyvi til at viðgera pppersónsupplýsingar talan er sostatt ikki um eina loyvisskipan í dagførdu lógini um yvirvøku við vakmyndatóli til viðgerðina vgtprlógini so vístu vitið tjóðveldið á at vit hildu tað var eitt óneyðuga stórt og tungt lógaruppskot at koyra ígjøgnum vit vístu eisini á at vit hildu ikki at vera rætt at taka loyvismyndugleikan frá dátueftirlitinum og harvið onkursvegna eisini niðurlaga ta kompetansina sum liggur har og tað halda vit enn ogvit halda ta verða ein feil at man valdi tann leistin hóast tað varð víst á at tað ikki var neyðugt at samtykkja akkurát ta tungu komplenseraða lógarverkið fyri at fáa triðjalandsgóðkenningina frá es eg haldi a tað relevant at taka við í viðgerðina tí ati gdprlógávn er grundin til at hetta uppskotið kemur eg taki undir við at mann skal dagføra løgtingslógin um yvirt við vakmyndatólum tí at hon er fjøruti gomul uttan broytingar og tað sigur seg sjálvt a tíðirnar broyttar nógv síðan tá men eg haldi eisini at tað er øgiliga viktigt at seta okkum tan spurningin hvat vit ætla við dátueftirlitinum í framtíðini um vit kanska skulu eftirmeta avgerðin av sum varð tikin um gtberlóggávurna vað vr eisini at hoyrt undanfarni røðara vísa eisini á hvussu pungt tað kann vera hjá fyritøkun at skula skifta yvir til lóggávuna og vit hava sæð at summi mugu faktiskt steðga sítt virksemi tí at eg fór dýr skipan til smáar fyritøkur tað eru nógv mann kundi koma inn á eg haldi eisini røðararnir frammanundan at hava brúkt nagork upp á at lýsa hvat stendra í uppskotinum men vit fara sjálandi viðgerð og fara at hava teir neyðugu hoyringspartarnir inni soleiðis at ivamálini sum kanska eru og orðingar sum kanska skulu nágreinæst kunnu koma pp á pláss serliga haldi eg at dátueftirlitið má koma inn í mun til hoyringssýrði sum tey hava gjørttakk fyri
ja takk so er tað viðmerkingar sigur streymoyar gera so væl
harra formaður ja sjálvandi skal øll lóggávan dagførast av og á mann skal bara vera nokk so varin og hugsa ikki væl um tí at tá ið tú hevur slept tí skipani tú hevði har tú skuldi søkja góðkenning til at tú nú kanst seta upp og kanska verða fangaður í einum eftirliti um tað nú eru í ordan sum tú ger tað eru øgiliga kunna vera øgiliga viðkvæmur tað er ikki g vetkkiman kansiga upplýsingar men men myndir sum verða fangaar í einum sovorðnum tóli og og so er tað alt heta her hvør hevur atgongd til tað hvussu verur tað goymt og so víðari og hvør kann bara sita og hyggja eg haldi at tað er mann skal passa øgiliga gott uppá tí tað er nakað við persónliga frælsinum eisini sum mann má við upp ímótiy tað kann gott vera man fangar onkur kriminelt sjálvflgiðn kann man gera tað men men ger tað ikki inn á tey persónligu rættindini tað haldi eg eri tað sum nevndarviðgerðin eisini fer at at taka støði í takk fyri
ja takk ger so væl hervur poststottur
takk fyri harra formaður eg eri púra samd og eg haldi at tá ið tað snýr seg umsovrn her mál sum faktiskt kann kunnu vera yngripa í persónliga frælsi hjá hjá vanliga borgaranum sum má man vera varin um mannmá hava eina øgiliga góða og grundliga viðgerð tað er sjálvandi tað kunnu vera summar grundir til at mann setir vakmyndatól upp men tað má vera lutfalsfektað soleisar at tað eru størri orsøkið til at seta tað upp enn ikki at gera tað harafturat eru tað eisini summi ting dátauliartilidi vísir á nógv ting sum tey hava hava setta spurngartekin við sum sum eg eisini haldi eru reellur spurningar millum annað hetta við samtykkit at tann sum verður skrásetti skal samtykkja vituupptøkuna men við sær et starvsfólk hjá einum arbeiðsgevara so er tað kanska eitt sindur ringt at atkoma við einum konkretum samtykki til tína arbeiðsgevara tí at tú kanst tú kanst fáa spart er úta til og tað hevur mann hoyrt um summar sakir dátuarlitið hevur eisini verið eftir summum fyritøkum har sum mann hevur havt óneyðuga nógv eftirlit við starvsfólki sum ikki var sakliga grundað takk fyri

ja eg haldi at tað er ettlít indi løgi at vit hava havt málið til um dátuverndarlógina til viðgerðar hvar íð datueftirlitið var rætiliga kritisk íð sínum viðmerkingum og nú hava vit aftur uppskotið um vakmyndatól her far vit eisni t síggja at datueftirlitið hevur rættiliga kriktiskar viðmerkingar og tað er okust tíð upp á at samstarvið millum datueftirlitið og og og myndugleikarnar ikki r av tí besta má eg siga tað er øgiliga viktigt at undirstika tað at datueftirlitið verðu ikki avtikið eftir lógini írattuvendalógini verður datuefirlitið styrkt tað færa en eina eina eftirlitsfunktión og tí tí skilji e yvirhøvur ikki kritikkin hjá hjá røðaranum um at mann framvegis ger ímóti tí tí teimum broytingum sum blíva gjørdar broytingari ver gjørdar fyri at styrkja m rættatrygdina og fyri at økja um hva eð man siga dygdina og datueftirlitið og systkin um tað tí er tað tí er tað misfarstaðið at mann sigur tað ella a óboðanir sigur tað at ætlanin er at avtaka t ætteftirlitið takfyrihar formaður
ja takk soe ta steffanin nú orsaka hervet pousstoygger svæl ger so væl
takk fyri harra formaður eg havi sagt okkurt skeivt við seg við seg kristian andreasen sigur at eg havi sagt at mann fer at avtaka dátueftirlitið tað við eitt persent ikki sagt men eg haldi státverkt at tað er skeivt at mann tekur loyvisgrundarlagið frá dátueftirlitinum tí at eg haldi at tað er viktig at mann varðveitir tað so sær tað ikki bara ferð út til ein og hvønn egentliga sita ein dátufólk at sita við við loyvisgevanini ella so mann tekur tað burtur mann heldur bara ger eftirlit tí tað merkir bara egentliga at dátuliga eftirlit mást ikki at styrkjast enn meira enn mann hevur gjørt við gtbr-lógávuni eg haldi eisini at tað var ein óneyðuga tung og rúgvismikil lógáva situr verk tá mann ikki noyðist at gera tað og tað hava øgiliga nógv í sá tað kom eisini íborð frá løgmansskrivstovuni at tað var ikki neyðugt at taka allan gt-berpakkan tá tað er sagt so so haldi eg at mann eisini má taka kritikkin frá dátueftirlitinum í fullum álvara tí tað eru stovnurin tað eru myndugleikin almennu myndugleikin á økinum og tað haldi eg eitt sindur av at forsmáa teirra upp
uppgávu tá maskrúgva tey til viks so er tað steffan klein poulsen ger so væl
takkhara formaður nú var hervur polstettir rættiga nógv inni á hesum her við datuverndarlógini og tað var ein drúgv viðgerð stór lóg og tað fylti ótrúliga nógv ella diskusiónin um teir smærru aktørarnir verðu hetta færá ein stór byrða ella ikki tí nú fær mann frá at geva loyvi til at vera eftirlit har ábyrgdin sum fellur á teir einstøku aktørarnir og umann heur hoyrt nógv um hetta her og har haldi vit mugu finnaútav er hetta ein tillagingarfása har fólk er kanska eitt sindur forstreraði bara at byrja við og fara a megna hesa eyka byrðina sum faktiskt hevur verið galdandi lógu í nógv ár mann hevur bara umrokerað ábyrgdina eitt sindur ella finn tað um byrðan veruliga er forstór tí at fyrr var mann gamal loyvi men men lógin er í so máta tann sama altso tá vit tosa um statu og persóns upplýsingar takkharar formaðurjatak
ger so væl harvutur palstottur
takk fyri eg eg eri faktiskt ósamd við at mann at lógin er tann sama hon er faktisk ein stór grundleggjandi broyting er at mann fór frá at dátueftirlitið gav loyvi til at fyritøkur sjálvi seta dátufólk og og vit hava longu sæð og mann evur sæð í europa at tað er blivin ein stór vinuna við gtbr dátuverndarhjálparum og mann hevur eisini sæð tær fyrstu fyritøkurnar í føroyum smáar fyritøkur sum kanska hava eitt starvsfólk ella tvey sum mugu steðga sumt av sínum virksemi tí tey ikki hava ráð til at at umokaa seg til gtpr lóggávuna og tað haldi eg er øgiliga spell eg hopi virkuliga at mann tekur tað í álvara um mann fer atathyggja nærri eftir um tað ver tann rætta avgerðin við partan av løgtingin tók fyrr í ártakk fyri
ja takk næsta røða verður steffan klein poulsen frímjifloksen ger so væl streffan
takkhara formaður ja fyri at forseta har sum hervør polstóttir slepti so sipaði til at borgaran hevur havt ávís rættindi tá tað kemur til sínar persónsupplýsingar og har var lógin so at siga tann sama tair fingu faktiskt nøkur rættindi afturat vistu g minst rætt men men tað passar at her bleiv alt vent at høvdið tað fór frá loyvisskipan til at mann nú hevur ábyrgd av sínum upplýsingum og har dátueftirliti ser eitt eftirlit tað er ja tað er ein stór broyting men eg vísti bara til at grundini skuldi man halda somu lógir áðrenn men vissi hetta her er for eitt forógvusligt inntris sum vit hava gjørt so haldi eg i sjálvandi tað skal vera pláss fyri broytingum í datuverndarlógini tí tað kannikk ki rætt at at allar teir smáu fyritøkurnar skulu hókna undir hesum her meni tað er alt nakað vutt

lógin vit viðgera nú tað er løgtingsmál fýraogfjøruti um vakmyndatól og har fyllir datuverndarlógim so siga nokk so nógv h eru ein ein dagføring av einari einai gamlari lóg so er eru fleiri tillagingar í millum annað okkurt lápraktiskt sum at fyrr hevði mann ikki pengarautomatir men nú hevur mann pengarautomatir og tí verða slík øki eisini fevnd fevnd av av lógini og har kann mann so hava vakmyndatól og tað eru sikkurt fleiri onnur dømi og tað verður so skilt í millum almenn øki privatøki og og so har sum tað er vanlig ferðsla og tað er soleiðis at í útgangsstøðinum so hava privatir aktørar ikki loyvi til at filma í almenn øki visti eg brúk fyri tí jamin so heltu man tað eru tann almenni myndugleikin sum hevur ábyrgdna av at halda lóguordan men tá ið almenni myndugleikin fer holt við sovorðit jamin so fylgja sjálvandi nakvar treytir og tá koma vit beinanvegi inn á datuverndarlógina og so er taðheta her við vanligari ferðslu handlar kunnu seta kamara upp við inngongdina og aðrastaðni men tað skal sjálvandi ikki peika beint út á alment økið tað kann vera beint oftan fyri handilin ella soleiðis og tað verður roknað so vanlig ferðsla og tað skal mann skelta bæði sum almenni myndugleiki og privatir aktørur og lógaruppskotið bannar heldur ikki fyri at mann filmar á egnu matrikkli og men tá er tað ræðulia umráðandi at mann so ikki filmar út um sín matrikkul ella hevur eittvakmyndatól sum hevur ein vinkul sum sum vísir itt sindur útum so er tað bara eygna matrikkul og so er tað í ordan sambært lógini

og ohetta kemur nokk av datoverndarlógini tað var eisini nevnt sum sum hervur polsetti og innji á at nú nú er tað ikki so neyðugt við loyvum í fleiri førum nú er tað nú hevur mann sjálvur ábyrgd nú skul an bara syrgja fyri at mann mann ikki brýtur nakarlóg man kal ikki hava loyvi endiliga hvørki privat ella alment kanska tað eru í summu føri uttan iva men vist man er innan fyri teir karmar sum eru ásettir í datuverndarlógini so so er alt sum tað skal vera bæði hjá almennum privatum men so er tað eitt punkt sum eitur nýggj tøkni og er sigust at orðingin eru rættiliga breið tá vit tosa um nýggja tøkni og eitt sum verður nevnt tað er nýggjar funktiónir sum andlitsafturkenning donskum verur tað kallað kundstig inteligens og hetta hetta kennir mann frá teimum ja heilt vinstravendi ella kommunistisku statinum til dømis í kina at mann brúkar andlitsafturkenning til at geva sínum borgarum stig og onkur sigur amerika eisini tað tað kann væl vera makkurát tann partin haldi eg vit skulu greina nokk so væl í rættarnevndini har hava vit í miðflokkinum í øllum førunum okkara skepsis og tað stendur í lógaruppskotinum ella í tekstunum at hetta lógaruppskotið setir ikki alment forboð fyri slíkum funktiónum hmen har eru rættiliga harðar treytir allíkavæl so eg eg eri eitt sindur fløgd í mín høvdi beint nú viv vitjandi hesum partinum men hetta er nakað sum vit mugu brúka nógvar orku uppá við andlitskennaranum tí at tað tað kann blíva eitt rættiliga ógvusligt inntriv í ta persónliga frælsið eitt er at verða filmaður um eitt er at kamrai kennir hvønn borgara aftur og kann vikistrera hvønn einasta borgara á hesum vakmindatólinum siga men hann var her klokkan tað og tað og tað og so kannmann pyggja ein lista í staðin fyri at skulda hyggja ígjøgnum upptøkur tað er ein rættiliga stórur munur og og tí hava vit í miðflokkinum gjørt vart við etta her og hava okkara skrepsins og bar syrgja fyri at at hesi tingini venda rætt so hetta fara vit hyggja nærri upp á í rættarnevndini og og geva eina góða viðgerð takk hara
ja tak so tað sigur sestembur sum viðmerkingu ger so væl
tkfyrihara formaður ja eg haldi tað er rætt at mann er eitt sindur varin og skeptiskur og setir teir rættu spurningarnar tá mann viðger so prinsipiell mál tað er ikki nógv ár síðani tað eisini bleiv samtyktur ein avlurtingarpakki tað var nokk so nógv rumbul um tað tá og tað virkar sum um at mann alla tíðina flytur markið sum sum pá einanna máta avgrensar okra fríheit at eg føli at mann alla tíðina liggur á markinum til at mann mann sum einstaklingur verður avmarkaður og persónliga frælsið verður skert tað er nokk so alvorligt tí ateg veitikki orliga hvar okur enda tað er eftir hondini mann mann kann ella nokk fara vesur meir altso tað tað er tað er allastaðni eitt annað sum kann fylgja við hvat og ger og tú setur spor eftir tí allastaðni hvørj hvørja síðu tú er inni á á netinum og sovíðari eg haldi at mann skal vera ordiliga var honn altso tí at hvar komu allirs upplýsingarnar at liggja og hvørj mvrhn túr brúkti til hvør fer atgongd til tær
ja takk so er tað steffan klein poulsen ger so væl
ja takk hara formaður sjálvandi skulu vit hava okkara skepsis og serliga tá tað kemur til slíkar lógir og eg kenni ikki a tær lógina sum situr stenberg nevndi um avlurting men men tað er ein generell tilgongd at hetta markið verður flutt viðyvirváking og sum ger seg inn á okkara frælsi hvussu nógv frælsi sku vit hava hvussu nógvar yvirváking skal skulu almenni myndugleikarnir hava og eg haldi tað er ótrúliga umráðandi at vit ikki sleppa álitinum ímillum almenna myndugleikar og borgarin og vit hava sæð nú hvussu vit hava taklað koronasjúkuna og tað hevurið við við verið við áliti og tilmælum tí r ikki verið forboð og eftirlit og alt annað sum mann kundi farið og eg havi áður víst á hvussu stórt virði hetta álitið hevur fyri føroyingarnir tá persónliga frælsi og eisini nevnt at tað er áhugavert at gjørt upph hvussu stórt búskaparligt virði eitt slíkt álit hevur at vit ikki skuldu brúkast nakrar resursur upp á eftirlit eftirlit og eftirlittakk hara formaður
ja takk so er tað rutt vang sum fær orðið ger so væl
takk fyri frá einum lógaruppskoti um skráseting til eitt um yvirváking hfuf havi eg hug at siga annars havi eisini hug at siga at nú eru miðflokkurin og framsókn vit eru nokk so oftani ósamt men tá ið tað kemur til mál av hesum slagnum so eru vit oftan so púrasamt og eg má siga at eg eri púra samd við undanfarna røðara eg haldi virkuliga at hetta er mál har sum vit skulu vera varin eg havi lisið hetta málið ígjøgnum og og her eru nógvir smálutir og tað grýpur inn í aðra lóggávu bæði revsilóg og og sjávandi um um dátaupplýsingar og annað viðhvørt sakni eg at verða í rættarnevndini eg varð í rættarnevndini í undanfarna valskeiði í rættarnevndini vera oftani júst sovorðna uppskot viðgjørd sum eru nokk so grundleggjandi og sum kanska slat kikki eru so ræðuliga partapolitisk men meira eri soleiðis almenn almenn galdandi ella sum tað er akkurát rætta orði sjálvandi má øll yvirvaking regulerast tað sigur seg sjálvt og tað skal fyrst og fremst verja borgara ímótir ágangi og óneyðugari yvirváking og skráseting og vit eru púra prís givin nú á døgum eitt er vakmyndatól sum sum verða sett upp eitt annað er tað at hvørt smábarn gongur við einum filmstóli í í lummanum og kann taka hvat sum helst upp altso eg hugsaði um tá ið nú hesin her stjórin í í heilsudanska heilsustýrinum hevfyrisørin brostróm hevði verið í einum fitni sentri og hevði gloymt at sprtta eitt av tólunum av í millumaltso tá hann skifti venjingartól og tað kom út sum ein høvuðssøga og og og tað var nógv meira interessant at hesin her góvu sørin broszam ikki ella hevði gloymt at spritta eitt eitt tól av enn tað at ein privat persónur filmar ein annan persón inni á einum fitnisenti og leggur tað út alment mær vitandi hevur yvirhøvur ikki verið fokusa tað tað haldi eg er eitt sindur óv hugnaligt at vit kunnu ganga og filma hvønn annan og hanga hvønn annan út fyri hvørt smáting og í tí hetsini eftir hvørjum øðrum verður púrasta gloymt at eingin av okkum er feilfríur og tað er bara ein spurningur um hvør ið verður fangaður á einum kamera og hvør ið ikki verðureg eg seti mítt álit á tykkum í rættarnevndini eg havi ikki so øriliga nógv at leggja afturat tí sum longu er sagt um hetta málið eg seti mítt álit á tykkum í rættarnevndina at tit viðgera hetta væl og veruliga og fyrst og fremst hava rættartrygdina hjá borgaranum fyri eygað takk fyri

við tí sum hon segði meni áliva nóg leingi so upplivar mann eitt sindur av hvørjum av hesum her við við við hesum eftirlitinum og hetta er so eitt stig víðari at hava eftirlit við fólki og eg roknaði við tá ið okur fingi miðflokkin upp í eina samgongu at so fór tað um fólkaflokkin sjálvandi tað dragið ein av miðflokkurin og fólkaflokkurin dragi eina línu á hesum økinum so fór roknaði eg við at tað fór ikki at blíva totalt opið fyri allar øllum eftirliti sum sum tað nú verður boða frá í m hesi lógaruppskotinum øh og her stendur hvat lógin ikki fevn úr um sum eg skilti á lagnum so var tað bensinstøðirnar sum veg hevði eitt brennandi ynski um at fáa eftirlit við teimum sum keypt bensin nú veita ikki soleiðis longur sum tað var fyrr at fólk komu út av støðini at koyra í betanga nú skal mann sjálvur finna útav ag fyllir be tangan og so tað hendi tað seg onkuntíð at onkur gloymir at fara inn og betala og tað er sum oftas klevraskapið mann gloymir teg men tá eg umsæ tað hetta hr eina tíð tá var tað kraftigt ingi at var bensinstøðin men eg eftirlíka hði ikki tí at mann skuldi hava eftirlit við bensinstøðin men nú er miðflokkurin komin uppí nú sær út til at vera bera til at hava eftirlit við gud og hvørjum menniskju nú sleppur eingin undan h at tað skal vera neyðugt at broyta eina lóg tí onkur vil feldi at selja bensin í føroyum tað er nokk so spesielt at mann sigur tað at selja bensin er so spesielt at hon má hava vakmindatól upp yvir tað tað er eitt sindur løgið og tað er tað sum hetta ganga út uppá teg ganga út uppá at ein íslendsk bensinstøð í føroyum hon kann yvir í íslandi sita og hyggja eftir hvør hevur betalt og hvør rennur út uttan at betala sum átta at seta kleyvasska mánn gloymir teg soleiðis kann tað broytast eg minnist tá ið ptala komi her fólkaflokkurin mótmælti uttan fyri her tað vórðu enn tvey hundrað fólk sum mótmælti at nú var verin so undangangu tí ptalið kom í dag er fólkaflokkurin totalt við upp á eftirlit av øllum tað skal eingin sleppa undan eftirlitið øh taðer nøkur ár síðan tá var ein diskussión u mann skuldi hava eftirlitstól her úti fyrr í grannani hjá okum her í klubbagarðinum náttina tí at onkur bleiv niðursligin inn millum at um mann kundi hava eftirlit við tí eg havi ikki hoyrt um á nakar í niðursligini úti av bensinstøðindin soleiðis at at eg tíði mann pjøvist at hava eftirlit men tað er er pá grund av penga trongdini at mann skal hava eftirlit við at eingin sleppur undan at betala tað haldi eg heldur ikki er í lagi at man sleppur undan at betala hettir ikki tað men tað kann jú vera søgur hvar mann hvar mann

trongd at fáa eitt vakmyndatól tað kann onkur í einstøkum førurum at hava so fær mann loyvi til tað vela saktans frá myndugleikanum men okur onnur degiligur menniskjur okur hava ikki brúk fyri tíok og síggja inni á inni á verkamaran hjá landsverki eru hvussu nógvir bilar eru í rekkjuni á á drelnesi okur síggja hvussu nógvir bilar standa á gomlu rætt og ogog orð støðuna syðradali eisini h hetta eru beinleiðis pengarinderessur sum hetta uppskotið ganga út upp á at mann skal geva bensinstøðun eitt serligt loyvi til at yvirvat kja fólk tí at fólk kanska gloyma í einstøkum føri vanlig fólk sum nevnt tey hava ikki serlag vur eg kundi ynskt verið av tí at tingið heldur so leingi á nú eru einki sm eiddir summar ferðir longur so kundi eg vilja gjarna ynskt vera havt teit vakmyndatól yvir trøini hjá á trøini hjá mær tá ið seyðurin lembur tað hevur fínt at sita her í í í tingsalinum og fylgt við niður ein er fer at lemba og so kundi eg fingið onkrar vinir at kenningar at fara og hugt upp á um leta um hetta gangar rímiliga væl tað kundi verið ein ein ein ynski hjá einum vanligum menniskja men men hetta ganga ikki út upp á tað hetta gangur út uppá at fólkaflokkurin og miðflokkurin skulu hava eftirlit við øllum tað ertað tað gangur út uppá fólkaflokkur sum mótmældi uttanfyri eg ta ptalar kom fyri at okur hailatakið kundu gera eina skatta innkrevjan standa nú sum fremsti garantar fyri at nú skal eftirlit vera við hvørjum eg vil ikki siga føroyum men hvørjum menniskja fólkaflokkurin er tann sum treingir á fyri at fáa bensinstøðin eitt eitt vakmyndatól ífallar onkur gloymir at betala har mann komi til nú fyri stuttum tá tá mótmæltar at at at mann hevði krubbagarðirn ein vakmyndatól men nú ið ið tær komnir til pengaindressurnar og nú tað pressar á nú sigur fólkaflokkurin ger so væl tað er opið hús har makmyndatól í øllum við øllum
tað ganga hett út uppá jóka tager fyri alt kja takk so er ta viðmerkingar tað er bjarni hammer ger so væl
ja takkfyra hara formaður men sum hennek old er borið fram so so vísir tað seg at at tað ereingin ivi um tað at her er tað er at mann aftur nú aftur nú mann leggur seg í flatan fyri útlendskum stór kapitali tí í akkur í hesum førinum so er taðn størsti parturin av oljuni sum verður seldað í føroyum tað eiga útlendingar og so koma tær til føroyar og siga vast hvat okur skula hava kunna sitað í íslandi ella hvar teg skal vera og hyggja eftir um onkur tilfeldivíst hevur gloymt at betalt fyri ta bensinivt at keypa men tað her er eisini at mann aftur bakkar tað er heilt koyrtskjan tú hevi e eina aðra lóg at tað víst ta seg at føroyingar mundu ikki skjóta kóparmair kóparmair tí at onkur í usa hevði sagt at tað var forferdiligt og hvant ger mann man leggr ikki flatan og tekur undir við tekur undir við tí uppskotinum og nú gud hjálp meg nú kemur mann aftur at onkur stór kapitalur í útlondinum sigur at nú skul ikur hava yvirvogað allar føroyingar sjálvandi mundu taka undir við tí og tað sæðsta eisini er ikki ein tann ein
takk fyri ger so væl hennrikholm
ja takk harra formaður soleiðis skal mans broytast her í verðini tær fløkta tær fløkta út sum tæir renna undan einum bambi fyri at sleppa vekk meðan hetta enta viðgerðin við privatu indressun hjá fólkaflokkium til eftirlit av fólki fyrrigangur so torar tar ikki at vera til staðar tí hetta er jú ímóti hugsanini hjá fólkaflokkinum at ein um hvar kann gera akkurát sum mann vil allasteðina og altíð nú nú koppar mann høvdið hundrað og fýrs gradir sigur nú skulu okær hava eftirlit við øllum tí at eftir undantakinin her sum hetta undantakið vísir her so hevur mann loyvi til alt hava eftirlit við øllum okur hava tvær lógir sum tvær lógarps løgtingið hevur samtykt at hava innkrevingin í tunlilinm skal verða loyvd og tað er gjørt við løktingslóg her opnar mann fyri k ger so væl ein og hvørt skaln seta upp akkurát tað hann vil og hvar hann vil so stutt er tað okokkurt smákruttligur ípi í sum heldur eftir eitt sindur men tð ereiki spáeiki
takk fyri steðfan klein poulsen síðan vi viðmerki
hvønn kring gerst væl tá tú tú fær henni gold tað ljóðar sum at miðflokkurin og ja miðflokkurin ynskir at yvirváka allar føroyar her eru smáar tillagingar í bensinstøður annað og hetta skal sjálvandi nærlesast í rættarnevndini so eg síggi hetta ikki um at vit fara yvirváka allar føroyar nú hetta er ein dagføring koma nakrar tillagingar afturat og hin mínari røðu vísti eg eisini á mítt eggnaskrepsis so eg veit ikki um henni gold misskilti mínar røðu men eg vísti eisini mítt egnaskrepsis fyri hesar nýggju tøknini og serliga andlitskennaranum og so veit ikki eg hvat íslendingarnir hava gjørt henni gold men hann hevur ikki tað vera serliga glaður fyri teir eg veit eg hevði tað ikki um teir hava pressa upp á eitt uppskoti tað hava ikki gjørt sum har um hitandi og vit føroyingar aktera eisini alla møguliga aðrastaðni eg skilji ikki tannvinklin upp á uppskotin takkar for mær
takk fyri ger so væl henrik ger so væl henrik gold
pósa var fín øh tað at mann man eg veit frá frá royndum at ta er bensinbensinstøðirnar sum hava pressað á í eini hvat eini fimtan ár siða attað góðursagat at at koyra bensin í til fólk at fáa hetta her ígjøgnum og fólkaflokkurinhevur verið í fyrst fremsti fordalar ímóti og eisini miðflokkurin onnur hava verið kanska ektitir skemtisk men okur hava lógarheimil sum vísir ansiti av fólki til til dømis tvær lógur sum norðoyaein lóg um norðoyatunnil ein um um vágatunnilin har sært tú andlitið áv fólki sum eg skilja a lagnum uttan at eg havi veri ini á har so so tað er eingin garantur fyri fyri fyri at mann ikki hevur eftirlitið men hetta opnar fyri ómetaliga nógvum møguleika og serliga tað stendur her at tú iki ikki úti á vegnum á ferðslulu og annar kann hava eftirlit við men tú kanst hava eini bensinstøð av eftirliti tað er eitt sindur spesielt tað er tí eg nevndi útlendingar eiga tíy eini tey eini og teir kunnu so sita upp aftur á og hyggja etir hvør hvør keypir tað erer relevant at vita hvør kemur at keypa frá tær hvør keypir frá tær og hvør keypur ikki frá tí skalt tú fáa fatur á teimum kungunum sum ikki koma her tí er millum annað ein partur av tí so vata tá teirheabrúkt nógv til takfyri

takk harra formaður tað eri máliðum løgslóg in yvirella við vakmyndatóli er ein lóg sum ja eg vil siga tað soleiðisnar fyri at taka afturí aftur tað síðsta her ja hetta er ein lóg sum kemur við tí tøknini sum kemur inn yvir á okkum høvdu vit ikki havt nøkur vakmyndatól so hevði e kki veið neyðugt nakrar lóggávur sum reguleraði økið men av tí at vit hava vakmyndatól og tey eru bílig og nemm og sovíðari at fáa fatur á tey kosta ja eg haldi mær fær tey heilt niður í nakrar fáar hundrað krónur tí gerst møguleikin størri og størri at fáa tilkobla ta til og setta upp ymsastaðni og tí er tað neyðugt at regulera tað við lóggávu hendan lóggávan er ein dagføring av galdandi lóggávu av galdandi praksis soleiðis at vit fylgja tíðini og teir nýggju møguleikarnumr sum uppstanda við sum kans man siga bíligu tólunum sum ger tað møguligt hjá øllum krevja jú eina betri regulering av økinum tað er ikki soleiðis í dag at ein privatur hvørki eg sum persónur ella ein fyritøka kann uppseta vakmndatól og taka tað upp sum hann heur hug til avgjørt ikki men ein privat fyritøka hevur heimild at taka ella seta vakmindatól soleiðis at tey taka upp við inngongdina og tað skal ikki vera út um økið taða seg ikki peika út á alfará veg og sovíðari tað er avmarkað til at vera við inngongdina og inni men að skal týðiliga merkjast upp at her er altso vakmyndatól har tú verður møguliga avmyndaður eg sum privatpersónur hava í heimild at seta heima hjá mær sjálvum á mítt egna matrikkul tavsi eg kann eisini fyri so vit hava á mítt á míni inngongd og inni á míni matrikkli men tað skal ikki peika út av míni matrikkli og tað er tað sum mann í hesari lóggávuni regulerar vissu eingin lóggáva var so var eingin regulering so øvta øll kunnað sett sítt yvirvakutól akkurát har sum tey vildu tá tey vildu men hendan lógin regulerar økið soleiðis at privat ikki kunna fara út um sítt øki sínar ognir tá tað kemur til almenna myndugleikan so er støðan eitt sindur øðrvísi men tað merkir ikki at almenni myndugleikin uttan orsøk kann seta kamur upp har hann vil tá hann vil tvørturímótir so er tað soleiðis í dag at tað skal vera ein ávísur misteinki um eitt ella annað fyri at kunna fáa heimild at seta kamrað upp og tað at tað opumbært hendir ja vit kunutaka klubbagarðin her har tað hendir eitt slaksmál lat okkum siga ímiðal eina ferð um mánaðin er ikki nóg góð orsøk til at politiið fær heimild at seta eitt kamra upp her tí tað skal vera professionalt taðvil siga tað skal vera ein ein ein grund ein ein kan mann siga eini leypandi orsøk til at tað hendir for nógv á tí økinum sum ger at almenni myndugleikin so sum politii sum vit annars vilja hava fyri at halda skil og ordan í ítingunum ella í viðurskiftuni millum fólk eisini og sovíðari tey hava heldur ikki fríar ræsir heldur ikki hesi lóggávuni at fara út og seta kamur upp har teimum lystir og tá teimum lystir so hetta er altso fyri at lóggeva inn á økið soleiðis at yvirvøku kamera ikki kunnu stillast frítt upp uttan spurnartekin soleiðis at ein og hvør kann verða avmyndaður ímóti sínum vilja e vit kunnu taka paralellin í hvussu að er frá grannalondum hendan lógin er avspeglarar rímiliga væl hvussu tað er í londunum kring okkum tó er íslandi rættiliga nógv víðari í sínum heimildum og vit vita tað tá krimunalsakir eru í íslandi so er kamra runt allastaðni og tey kunnu fylgja persónum og uppklára kann man siga sakir tann vegin men tað hevur mann ikki valt at fylt her heima hjá okkum tí mann heldur at tað er fára víðgangandi ger se for nógv inn á persónliga frælsið hjá fólki og tað vilja vit seg altíð verðini varðveita uttan at tað gongur t yvir trygdina so eg haldi ikki at mann skal síggja hesa lóggávuna sum eini kant mann siga eini leysgeving av hvat mann kann o hvat man ikki kann hetta er meira ein dagføring av galdandi praksis og soleiðis at vit kunnu tryggja við tí modernaða tøkni sum er og teimum nýggju møguleikunum sum eru til dømis senda lógin sett í gildi vóru til dømis ongar pengarautomatir í føroyum tær eru fleiri í dag ohar hava peningastovnan til dømis heimild við at hava vakmyndatól á men í eitt avmarkað øki bara beint har sum pengar automatin er so hetta er meira kann mann siga fyri at gera eina dagføring av

eg haldi ikki at eg havi so ræða nógvaðat lggja afturat í hesum her men tað er mann sigur mín vónar at hetta uppskot er fær eina góða og sakliga viðgerð í nevndini og tað haldi eg eisini at eg skilji a lagnum hóast tað eru nøkur spurnartekin eg hoyri at onkur setir spurnartekin við hví mann leggur hetta her ábyrgdina av hesum lógini á til tillandsstýrismannin og ikki til dátueftirlitið og tað er kanska av fleiri orsøkum tann eina er sjálvandi tann at hetta málsøkið sum so hoyrir ikki heima beinleiðis hjá dátaeftirlitinum hetta er ein lóg sum vit seta í gildi fyri at verja ímótir at ótil t ætla verða gjørdar av fólki og av tí eftir nýggju lóggáva so kann man eisini siga at tað verður lættari at fylgja og tá tað kemur til almenna myndugleikan so heldur mann kanska at tað er pásipláss at tað er politiið í samráða við avvarandi myndugleika sum avgerð nær mann hevði metað tað vera rætt athava yvirvaking yvir ávís økir til ávísa tíð so tað er nokk orsøkin til at mann í hesum umfarinum hevur valt at sagt at tað er landsstýrismaðurin sum varar av hesum økinum sum kemur at hava ábyrgdina av hesi lóggávuni men sjálvandi verður alt hetta gjørt í tøttum samstarvi millum millum annað dáteftirlitið politiið og aðrar myndugleikar sum máttu verið áhugaðir í hesum tiltøkunum sum eru møguliga at gera so eg eg vóni at eg málið farin eina góða og sakliga viðgerð í tí nevndini í rættarnevndini sum tað kemur í takk fyri hara formaður
takk fyri so eru tað viðmerkingar ingilín didrik vanstøðen ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg kundi hugsað mær at spurt løgmann í hesari lógini so er tað í paragraf tvey staðfest at tað er ikki loyvt privatu við vakmyndatóli at vika gøtuvegpláss ella líknandi øki sum verður nýtt til vanliga ferðslu men so kemur ein paragraff aftaná at henda paragrafin ikki er galdandi fyri bensinstøðir ídnaðarvirkir innilukkaðar handilsmiðstøðir og líknandi øki har vinnuligt virksemi fer fram eitt annað peningasjálvtøkur bilar sum verða nýttir til pengaflutning peningastovnar gistingarhús matstøður handilsmiðstøður handlar har sum smásøla fer fram inngongdir framsýðir baksíður øki sum eru beinleiðis knýtt at egnum inngongdum framsíðum ella bakgongdum og so framvegis heru øgiliga nógvar ásetingar tær eru øgiliga breiðar heldur løgmaður at tað er nøktandi heldur hann ikki kanska at mann átti at gjørt hesar ásetingarnar greiðari fyri hvar hvar te
takk fyri ger so væl at koma har
ja ø takk harra formaður ja júst tað at mann hevur valt atkan man siga lista øll hasi tingini upp vísir kanska hvussu kompensera tað er at gera eina prinsisa lóggávu men her hevur manst tú gjørt eina roynd at lista upp jamen hvar eru undantøkini tað vil siga tað er loyvi sum eg nevndi eisini at hava vakmyndatól við inngongdina men tað er avmarkað til at tað skal vera við inngongdina ikki peika út á alfór á veg og sovíðari tað er lova at hava tað í sínum egna heimi í túni á matriklinum og so víðari og inni í handilsmiðistøvunum ja har er tað eisini men í øllum førum skal tað vera væl uppmerkt so tað kann væl vera um mann kundi farið kans mann siga verið meira avmarkandi og sagt tað at tað er ikki loyvi uttan undan nakað og eitt annað men í hesum førinum velur mann í lóggávuni at viðmerkja hvat mann heldur vera rætt og rímiligt og tá tað kemur til inngongdir hjá handlum og nú nevndu bensinstøðir og sovíðari so er tað soleiðis at tá er tað kan mann siga fyri at forða fyri at nakað gongur fyri seg sum ikki skan ganga fyri seg tí velur mann at geva undantak fyri tí beinleiðis í lógini fyri at geva heimild til okkrum iva hjá tað men sum sagt tað skal gerast týðiliga vart við tað við skelting og annað
takk fyri so er tað steffan klein poulsen ger
ja vit miðflokkinum hava víst okkara skepsis fyri andlitskennaranum og tað stendur at lógin setir ikki beinleiðis forboð ella alment forboð fyri ein andlitskennara og har verður víst til datuverndarlógina so gjarna hoyrt um løgmaðurin kundi útgreina hendan partin
takk fyri ger so væl løgmaður
takhara formaður ja til steffan klein poulsen gjøgnum formannin tað er soleiðis at í datuverndarlógini er tað hetta her býtið ímillumviðkvomar upplýsingar og vanligar upplýsingar su víðari og har er eingin ivi um at hetta her við at vera andlitskennari tá kemur tað avgjørt undir peróaltso viðkamar persónsupplýsingar og ikki minst visti mann so fer at fylgja teimum frá skermi lum skerm til skerm sum mann millum annað ger kann ger í íslandi men hoyrir nógv um tá ger mann í kina tað er ikki heimild fyri í hesi lóggávuni ella saman við datverndarlógini tí tá kemur tú undir viðkámar persónsupplýsingar og tá ert tú ín einum heilt øðrum øki undir datverndarlógini sum hevur heilt øðrvísi treyti til hvussu tú kanst skráseta og goyma og brúka ikki minst teir upplýsingarnar so eg vildi sagt at tá kanska tað kemur undir siggurt okkurt við kriminalitet og so víðari tá kanst tú kanstka fáa loyvi til tað men hinvegin aftur í øðrum londum verður tað brúkt har tú hevur ein samanhangandi tattabasa sum kann lofta tær frá skermillum skermog tað hava vit mær vitandi ikki í føroyum hetta er einstakar fyritøkur sum hava yvirvaskjutól ymsastaðnis runt um í landinum so tað er ikki ein samanhangandtá hetta basar har tú kannfara inn og hava ein andlikskennara sum kann fáa mynstri ferðamynstrini hjá tær í landinumtakk fyri
so er tað hendrygold sum ínar við merskingokerðs væl am nevniri
taher við at tað til dømis sum okur nevndi í í klubbagarðinum tað var ein diskussión fyrinøkrum árum síðani altso tað er munandi meira óbehailigt at blíva niðursligin í klubbagarðinum enn nn nn en at gloyma at betala hundrað krónur ella tvey hudrað krónur í bensin og og at onkur f at seta seg niður í sms at fáa sær ein kaffibundi han tað kan ikkivera í lagi at hann hann verður kemur undir eftirlit nú nevnir løgmaður í kina men tað mest eftirlitð býur í verðini er london tað er tann býin sum hevur mest eftirlit sum hann veit um í hvørfall í í heiminum men hitt altso hetta gangur bara út upp á bensinstør ta er tað har ið kravið kemur frá so tekur mann okkurt okkurt annað upp í so so alvorliga gangu mann upp í hetta her at at tær flestu sum gloyma at betala tey tey komu tankarar um tað tá tá ið ið tey hava koyrt ein kilometur ella tveir burtir frá so vendi mann aftur í ringasta

r ja henrik old var inni á hesin her í síni framsøgurøðu at hetta var bara fyri bensinstøðir ohar má eg siga har er ein onnur lóggáva sum regulera tað øki og hon er kann man siga ein sum prinsistásetir at tað skal vera heimild hjá bensinstøðum fyri at kunna kan man siga skjótt uppspora tey sum ikki hava goldið og tað er ikki kanska eg trúgvi eg trúgvi ikki at tað eru tey flestu sumgera við vilja atta ikki gjalda tá ið tey hava fylsar tangan tað er gloymsil og tá er tað gott at mann skjótt kann fáa fatur á teimum tí haldi eg at tað er rætt at mann kann við at ppspoða nummarplátunar kann fáa atgongd til akfarsskránna og tann vegin fáa upplýsingar um hvør eigur viðkomandi akfar og so seta seg í samband við ta akfarið mær vitandi hava bensinsstørir longu í dag tað allarflestu tað stendur hvussu uppmærkt á bensinstøðuna at tær hava yvirvøkukamra við bensin og dysil áfyllingina so í tí førinum haldi eg ikki at tað er nakað serstakt i hesari lóggávuni tí tað er longu soleiðis í tað at tað eru kamrað mær vitandi á bensinstøðnum landi takk harra formaður
takk fyri so vóru tað ikki fleiri sum bóða um orðið í hesum máli og hetta uppskotið verður so beint nú í rættarnevndini vit hava næsta punkt á skrát punkt fýra tí eru einoghálvtrýss uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um arbeiðsloysitrygging og arbeiðis ávísing tær als lógin formaður fara við um framsøgufólk á hesum øki so ger so væl ja takk fyrstur eru jóhan eli poulsen sum hevur orðið ger so væl
sæðfræra formaður ella viðgerðir náttismál nummar einoghálvtrýss broytingar í altslógini tað eru í høvuðssætinum tríggjar broytingar í talanum rum tað er at mann skal innfyltrera betri tann norðurlendska sáttmálan um almannatrygd at mann skal hækka arbeiðsarstíðstðulóm úr sekta túsund og fimm hundrað upp í átta túsund og fimm hundrað ella eisini úr null komma fimmoghálvfjerðs prosentum av inntøkuni til null komma fýrs prosent av inntøkuni og í triðja lagi eta dagføringar um um til pensjónslógvávuna soleiðis at ella eftirlønalógina soleiðis at tað samsvarar so eru onkrar aðrar smávegis broytingar har ið stýrið fyrr hevur ásett samsýningarnar til limirnar har verður tað nú landsur sum har sum skal góðtaka tað og nú er tað so broytt til eitan grunnur og eita ikki ein stovnur meir nú er tað grunnur tað er so eisini ein av teimum smáu broytingum sum er í afturat og so vitur eg eisini at inngjaldið fer at lekka numt má fimmogtjúgu prosent sum so ella ikki sum so eg tori undir við teimum broytingum sum verða skotnar upp men tað er ikki tað er eitt sindur óheppið at tað er ein kunngerð til lógina og í tí kunngerðini verður so ásett hvør kann fáa útgjald og hvussu eisini og har hava okkum ein trupulleika við at fiskimenn ikki fáa at fiskimenn ikki fáa útgjald sum sum onnur fáa úr skipanini og tað er ein stórur trupulleiki og tað vet eg at tað er tann kunngerðin eigur at eigur at verða broytt skjótast gjørligt tað eru kunngerðini nummar hundrað og eitt frá tjúgunda juli í tvey túsund og níggju fólkaflokkurin hevði eitt skrivsmann fendi landsstýrismanninum í sambandskarlógina og við formansins loyvi ætlaði eg at lesa tað
takk fyri fólkaflokkurin tekur undir við ætlaðu broytingunum men vil vísa á at tað er í aðrar broytingar ið eisini eiga at verða gjørdar hesar broytingar eru í kunngerðinummar hundrað og eitt frá tjúgunda juli í tvey túsun og tíggju um útgjald til fiskimenn tó ið skip teirra verða løgd vegna umvælingar flokkurin heldur at all hendan kunngerðin eigur at verða endurskoðu eftirmett kunngerðin virkar ikki eftir ætlan og fáa fiskimenn so at siga ongan ágáva av hesari skipanini hesi viðurskifti átti at verðið broytt skal bert annað báturinn á einar parsólara fara til umvælingar ella verður hann raktur hann at hava ríðið ið ikki er umfatað av inntryggingini eiga manningarnar á báðum bátum at fáa útgjald og ikki bert tann við tí skipinum ið er lækt hin báturin fyri ikki og fiska tí hann hevur best makan við einum parsólari ber ikki til at fiska við einum skipi hatta er ein stóri trupulleiki eg havi sjálvur persónliga avstaði í hasum trupulleikanum ikki færri enn tríggjar ferðir sum eg veit hvat eg snækki um meg øll ið eru fevnd av skipanini fáa pening frá í seinasta ta lagi tíggjunda degi men tað er ikki soleiðisnar fyri fiskimenn fiskimenn fáa ongan pening fyrr enn frá tretivunda degi hetta melu flokkurin eisini er órímiligt og eiga at fiskivinnan t áa útgjald á sama støði sum øll onnur rætturin til útgjaldi hjá fiskimonnum fellur burtur eftir at hava fingið útgjald í trýssdagar hetta mellum flokkurin als heldur ikki er í lagi er talan um størri ummælingararbeiði ella hava rí kann arbeiði ella umvælingin taka munandi longri tíð og eigur rættur til útgjald sjálvandi at fylgja dagartalinum í ummælingararbeiðið tekur onnir hava heldur ikki hasa ásekingin um at teg verða tveitta út aftaná trýss dagar í paragraff fimm stykki tvey í kunngerðini er ásett hvussu nógvan fiskimanður kann fáa í útgjaldi og hetta stykkið víkir skilja frá reglunum í aðrir samfelagsbólkar virka undir flokkurin metir henda reglan kemur strikað soleiðis nær a fiskimennir verða vnstillað við onnur skipanum harra formaður tað er akkurát hað sum trupulleikin er við aldsskipanini fiskimenninar eru altíð góður nokk at betala inn í skipanina og ógvuliga sjáldan góður nokk at fáa útúrini og tað meti eg eisini persónlig er ein stórur stórur trupulleiki soleiðisnar at teir stóru limabetalararnar skuldu vera teir sum fáa minst út aftur tá ið teir hava brúk fyri tí tú verður sagt at mann kann at at tað eru fiskavirks í skipanin sum hevur skyldina av at mann ofta hugsar at ónasliga fáa tá ið havaríið tí at fiskavirkisfólk eru tryggjaði soso nógvar tímar í skipanini í einari einarieksternari skipan í als men tú kanst slett ikki samanløkn av tey tingini tí at tá eitt skip fer at havarí tá er tað knappliga arbeiðsplássi hjá tær sum er stongt arbeiðsplássið er ikki til staðar vissi eini bussfyritøku í havn ella einlastbilafyritøku í havn sum hevur fýra lastbilar í arbeiði kemur út fyri tí at eldur hevur verið í á plássinum og allir lastbilarnar eru farni so mikið at tað kuldu umvælast so sleppa tey fólkini teimum bilunum tey sleppa inn í als tí tað hevr arbeiðsleysir inntil tey a fáa bilar at koyra í aftur visti tað nú ikki tey seg gera at fáa fatur av bilinum tú má heldur samanlíkna tað við tað sum tað skal samanlíkna tað við og ikki samanlíknar perur bananir og eg meti visti mann ikki nú tá mann ferð í holt við nakrar broytingar í aldslógini visti mann ikki nú fer tryggjar fiskimenninar so eri eg bangin fyri at tað verður ongantíð so má mann bara fortelja fiskimonninum at okur undantaka tykkum at betala inni í als og so kunna tykum sjálvur gera tykra egnu skipan kanska víðari inni í tí trygdargrundsskipan sum okur hava í dag takkfyri harra formaðurtakk fyri so hava vit viðmerking fyrstur er pradirs sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður joaneli frambar væl ynskini sum sum sum fólkaflokkurin hevur á hesum økinum og eg farin so mikið langt sum at siga at eg eri ikki ordiliga við upp á at gera nakrar broytingar uttan so at vit fáa vissu fyri at hetta her viðhesum órættinum sum verður gjørdur móti fiskimonnum í dag verður rættaður og tað skal verða beinanvegin illa mugu vit gera eitt broytingaruppskot øí nevndini sum sigur at fiskimenn eru undantiknir at betala ískipanina tí hetta her sum gongur fyri tíg í dag er svínarí reint svínarí og at halda fólk fyri tað turra turra spott takk fyri
takk fyri ger so væl johan eli poulsen
ja takk fyri harra formaður akkurát tey síðstu orðini g brandi sandoy segði eru tey orðini sum okur fiskimenn hava brúkt óhøgguligani ofta eftir hondini mann følir seg hilnan fyri tí turru rukku tí mann skal betala men at fáa út eins og onnur tað er næstan ómøguligt so tað tí haldi eg ein sum randi sandoy sigur at mann má tryggja sær at hetta kemur upp á pláss nú eg veit væl at mann næstan altíð ella mann fer ikki yvir høvdið aldssturin aldsstýrið sleppur sum renta at gera tað sum teir vilja o so biðja tærð nakrar broytingar tað er eisini her broytingvar teirra biu sum liggja her í dag tað veit eg væl men mann hevur prøvað at virka aldsstýrið innanífrá manningarfeløgini eiga eitt felags umboð inn a tá tað ikki hevður eydnað so má mann gera tað aðra vegir tí mann má eisini vita hvat er hvat er æftirvíst hvat er ikki rættirvíst takk fyri
takk fyri so er tað frymunt rasmussen ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi athe tað er áhugavert sum sum janele poulsen førir fram eg haldi at tahar er hatta er nokk so viktigt at fáa upp á pláss at fiskimenn kunnu fáa tað sum teir skulu hava men dugar væl at síggja eisini at mann hevur kanska útfordingar við tað at attá i at teir ikki eru arbeiðsleysir a so mann pá einannan máta mámnágreina tað nærri hvat er tað at nær kann mann fáa úr narkað mumn ikki fáa úr eg sjálvur kenni frá tí frá mínum dagliga degi at eg oftani skal skriva váttanir til arbeiðsloystryggingina nær ið nær ið skipið er komið á vert og nær tað og so eisini nær tað fer avstað aftur so er ein lítil upp áv har sum teir fáa meg so eg haldi at tað er sker sera skilagott so eg rokni við tit taka upp í nevndini takk fyri
takk fyri gerst væl jóhanneli poulsen
ja takkv harr formaður tað er jest so sum frimun rasmussen vísir á nú eri eg ikki sjálvur partur av nevndini men eg vóni og vænti at tað verður tikið væl upp í vinnunevndini og og verður verið viðgjørt á ein góðan sakligan hátt soleiðis har mann kann fáa eina loysn av hosum tí hetta er altso ein trupulleiki sum hevur úlma í so nógv ár at hann stendur til at bresta og tað hava verið røddur frammi í øllum manningarfeløgunum saman at mann hevur hug atroyna at sleppa a sær út úr als og tí mann hevur nú eina ein mynstlannagrund sum mann sjálvur í dag tryggja sæg mann hevu hug kanska bara slappið at gjørt alt sjálvur soleiðisnær at mann eisini slappa at stýra mann fekk haitt sindur og ikki bara gav tað er eitt øgiliga keðiligt býti altíð at føla at man hevur givið aldurin o hevur fingið takk fyri
takk fyri so er tað bjørt samelsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri ja eg kann geva jon elvi poulsen e lyfti um at vit skuldu taka spurningina upp í vinnunevndini eg haldi athann er áhugaverdur men eg gangi út frá at vissu fistkimenn verða uppsagdir so fáa tær úr arbeiðsáskipanini sum onnur men hetta var ein ein spurningur um at teir ikki skuldu blíva uppsagdir tá ið skipið er á beting so eg fari at spyrja tingmann um hon at gevur eitt boð upp á hvussu tann serskipanin so skal vera og hin spurningurin er nú veit jhn eli poulsen at mann broytir ikki aldslógini uttan aldsstýrið og góðkenta tað er nakað sum eisini fólkaflokkurin hevur verið við til at setta í lóg hava tit tikið hettær upp við landsstýrið og hevur landsstýrið samskift við aldsstýrið um at fáa eina broyting sum kann sum kann vera fornuftig tí tað er umráðandi sjálvandi at tann broytingin má gera at hon eisini verður altso at hon heldurtakk fyri

ja takki harrar formaður ja eg eri væl vitandi um at vissu ein sjómaður verður uppsagdur so er hann aftaná sínar uppsagná tí so ferðaner údrals tað er rætt men tá tú hevur eitt slíkt starvspláss kann tað ofta enda við at arbeiðsplásssetar ikki er tøkt í mánaðir og tí ert tú jú í prinsippinum arbeiðsleysi og tí má mann hava eina ja eina serskipan sum umfatar tað eisini akkurát hvuss tn skipan skal sigga út tað eru ymiskar meiningar tað men tað er heiltsimannakað mann kann finna konsensis um hvat samskifti í landsstýrið hevir havt við als ikki málið veit ikki eg veit at landsstýrismaðurin hevur fingið eitt skriv frá fólkaflokkinum tað sum eg áoglas og eg veit at landsstýrismaðurin hevur verið á fundi bæði við aldsstýri og við manningarfeløgini um júst tað sama men akkurát hvar málið flýtur tað veit eg ikki men tað vil so bara vera ein innlig áheitani at mann fet ta at flóta og ikki at søkka takk
takk fyri so er tað bjarni hammer sum hevur orðið ger so væl
ja takkyhra formaður sum sagt so viðgekur nakrar broytingar í arbeiðsloysstuðluskipanini og nakrar dagføringar við nakrar dagføringar ía tbalslógini

hetta her hevur verið ein vist ú kul hyggja eftir tí norðurlendska sáttmálanunm um almannatrygd so hevur tað verið í nøkur ár har sum føroyingar eru komnur evil sagt eitt sindur illa fyri teir rí øllum førums lívdur mann kundi næstan sagt teir blivinu skurdir sum skurkar tí at tá ið teir hava betalt tað sum teir kalla fyri heilsutrygd í norra og hava havt eina inntøku har serliga er tað kanska verið norra tá hevur tað verið soleiðis at teir so eisini blivin kravdir eftir teimum heilsutrygdargjøldunum í føroyum tá ið teir komnar heim summir hava sagt tað at teir hava av tí sama so hava teir havt trupult við at tikið sær arbeiði í føroyum tá ið teir hava fingið eina áinntøku í føroyum so eru tær simpilin blivin kravdur ella simpilin blm kravdrøkjum á skattin eftir teimum gjøldunum sum teir nú halda seg ikki eiga at betala tí at tann avtalan sum norðurlondini hava gjørt hon fevnir um at at ja so er ta tað um tað er landið sum tú arbeiðir í til landið sumdi býr í sum sá krevjisi gjøldini tí hevur tað verið rættarsakir við har sum føroyingar hava verið í longum rættarmálum hava eittanastað fingið viðhald men tað eru allíkavæl at blíva kraftiski gjøldini hesi dupult gjøldini frá teimum men hetta málið virka sum eg lesi tað sum hetta her fer at taka taka hædd fyri tí og fer at rætt upp á hesi her tingini her soleiðis at tú betalir í einum staði og ikki ella í einum landi og ikki í báðum londunum og tað er eingin ivi um at tað er gott tað er onnur mann kan siga positiv ting í hesum her málinum tað er tað at alskipanin alsútgjaldið tað fer at hækka tá fer at hækka við eina a sum tú kann hækka tað maksim um upp til sumt í dag er tað seytjan túsund og fimm hundrað tað kann nú hækka upp til átjan túsund og fimmhundrað krónur um mánaðin mann hækkar eisini tað prosent gjaldið við fimm prosentum av tínari fastu løn upp umframt mann ger eina hekking í útgjaldinum so ger mann eina lekking upp á null komma fimmogtjúgu prosent og tað vísir at eg gav eina aldskipan sum eit sterk í dag eina aldsskipan sum er sterk í dag g eina aldsskipan sum faktiskt var sum faktiskt var tað fyrsti sum tók eg undir tá ið korona leypa á har sum landsstýrið fór til alsog fekk tey til at ganga við til at tað var aldsskipanin sum skuldi rædta tann føroyska løntakaran sum misti arbeiðið ikki tann føroyski landskassin men tað er gott at mann hevur eina eina skipan sum er so sterk at mann man mnnat mann heitur á hana fram fyri seg sjálvan at biðja um hjálp men har var so alskipanin sum sterk tók og vísti at teir vilja taka nøkur stórtøk fyri landið í hesum serligum døgsøgum og tað komu so eisini til at betala nógvar milliónir sum øll eru glaðfyri sum veruligani tók toppin av tí allarringasta tá tað kom fyri og tað skuldu okur sjálvandi øll gleðast um

men harra formaður so vilj a eisini eisini taka undir við tí sum joneli poulsen ber fram tað er eingin ivi um tað at táhetta er ikki fyrstu ferð umann hoyrir tæð at at sjómenn sum oftani hava eina høga inntøku av góðum grundum tí tey knoktast úti á havinum tá ið onnur ikki gera tað tað er at at tey ikki fáa sín part í aldsskipan men tað er so eisini tað sum tað stendur í aldsskipani at tú skalt vera arbeiðsleysur jame tað er so tað men tá mann ikki sleppur til arbeiðis yvirhøvur av góðum grundum happarí ella sum mann sigur mann fer á beting so ert tú arbeiðsleysur sjálvt um tú kanska ikki arbeiðs leysur á pappírinum og har vil eg taka undir við og geva undanfarna røðara rættur tíð at hetta her er eitt hetta er eitt upplagt høvi at prøv a at fáa bøtn um hetta her og eg veit gott væl at tað skal eisini at tað skal alsstýrið skal koma inn yvir dag tað vita tykur øll av men tað er eingin ivi um at tað er ein rúgva av føroyingum sum knoptúti á sjónum sum følar seg vera fyri vatnbýti oftani ikki øll men tað eru veruliað stórir partar av árunum har sum tey ikki sleppa til til arbeiðis men tað er nakað sum landsstýrismannkan prøvar at hugsað um nakað sum stýrið kann spyrjast um inni í vinnunevndini men eg haldi tað r eingin ivi um tað at tey flestu vig vildi sagt øll tey vilja at tað verður bøtt um hesi viðurskiftir visi ikur hyggja aftur eftir tað er eisini gott at tann norðurlensku sáttmálin a hann kemur av samdpakka útfyr hesin her so haldi eg tað kemur up á pláss haldi tað haldi eg verulia at tað kemur pá pláss sum eg skilji landstýrismanninum og tað er veruliga gott tí tað er eingin grund til at okur leggja seg eftir føroyingum sum gera sum fara aðrastaðnis at tjena sínar pengar og eittannaðstað skula so forfylgjast tá tey koma aftur til føroyar vónandi kemur et her p á pláss vónandi hopi eg eisini er tey flestu betala inn í ta føroysku hailsuskipanina tí tað er har mann hevur brúkførini tá mann hevur bústað her at alshækkar at alsútgjaldið hækkar og ynngjandi løkkar tað vísa okur at hava eina sunna skipan sum berur seg hon er burðardygg og hon er haldfør og tað er ótrúliga gleðiligt tað er stóðnir men nøkur dømir her í at visse er stóð henn nøkur dømur í sum segði at við seg at um alarbeiðsloysið fór upp á heili átta prosent í tólv samanhangandi ár so hevði hon kunnað yvirlivað í seks ár við verandi inngjaldi tað er fantastiskt at okur hava eina skipan sum kann taka veruliga toppin av tá ið tær vrul tei ti ringju tíðirnar vis tu skuldu komið sum tæy vónandi ongantíð fara at gera og so er tað annars eisini tað ja tað er tey trý tingini sum eru eru eru umfatandi og so hopi eg eisini ati at landstýrismannin verður positiv vóru fyri hesum her fiskimonnunum og at eingin vinnunevnduni fer eisini at kalla aldsstýrið inn og vita um hvat teir siga og hvat teir halda mann kann gera í hesum førinum tí tað behøvurst ikki at vera so knívskorið at ein og hvør arbeiðsmaður ei enn oghvør arbeiðari skal hava eit pappír í hondina sum sigur tú ert koyrdur heim tú hevr arbeiðsleysur tákasta syrst fara og biðja um nakar at biðja m eitt útgjald frá frá aldsstøruni sum teir betala fult inn til tað er sikka tað men tað verður her veri eitt gott og spennandi mál at fá a viðger eft í vinnunevndini sum eg gleði meg til takkfyra hara formaður
takk fyri so hava vit eina viðmerking tað er johan eli poulsen ger so væl
ja takkyhara formaður eg vil bara takka bjarna hammer fyri stuðlin men tá hann sigur høgar inntøkur hesin fiskimenninir hava sannoynin er tann at tað eru ógvuliga fáir fiskimenni sum hava høgur intøkur fisien fiskimaður bara skal hava lítið altso bara at sleppa at síggja sínar óvitar ella t sleppa at síggja síni nærmasu eitt lítiðsindur av árinum so liggur miðal fiskimaðurin um eina inntøku upp á trý hundrað trý hundraðog hálvtrýss túsund tað er ikki nøgvur stór inntøkutakk fyri
tak fyri ger so væl bjarni hammer
takkrhara formaður nei eg púra samdurvið honeli at har er ein ein feilur frá mæg frá mínari síðu av mann hugsar um fiskimenn som hugsar mann um oftani ta mpekifiska sjálvur tað er teir sum tjena teir heilt heilt stórar pengarnar men fiskimenninir taka so á øllu før um tað heilt stóra virði heim til føroyar tað vita ykur av og sum joneli vísir hvat a miðal ar inntøku er sum menn sum eru burtur hyggja ep eftir tímalønini so eru hon sikkurt teir dagartar vekk fimtan krónur altso nógv av teimum tímusum star eru burtur heimanífrá tí tað er alt øgni so tað eri eg púra samdur íð joneli at tað eri ikki tí skal mann eisini minnast til altso tey knokla eru burturo frá tí føroyska samfelagnum bara fyri at verja tað føroyska samfelagið so tað er eg haldi ok skat taka hettinar att har vistimann kann kannma tað so gjer okur tað takk fyrha formaður
takk fyri so er tað johan dahl sum hevur orðger so væl
endamálið við hesum her alslógaruppskotinum ati geru nakrarð tillagingar í í lógini ja eg vetikihvat her er so óljóðað hjá mær hji egveitski hatað kem frá men tað hevur mjarðað nú í eini tjúgu minuttir haldi eg men

tað sum liggur í uppskoti er tað at mann fer at broyta aldslógina soleiðis at honer samsvarar við teir norðurendska sáttmálan um almannatrygd og at mann eisini vili hækka arbeiðslossuðulum og at fáa aldsstovna til at samsvara við eftirlønarlógina sum kom í gildi í tvey túsund og nítjan og at landsstýrismaðurin skal góðkenna samsýningina til limin í stýrinum fyri als og at broyta sjeyogtrýss ára aldursmarkið til at fylgja fólkapensjónsaldrinum og at strika óneyðugar ásetingar um umsókn og at leggja kærnivna hjá arbeiðstarðskipanini og kærnina hjá barnsskipani saman fyri at gera meira rationelt verður sagt og sikkur spæra nakrar pengarr sum eg gangi út frá

tað at fáa alstovana til at samsvara viðnorðoyska sáttmánna um almannaftyt haldi eg er er sera sera gott okur vita tað atað hevur verið eitt sindur óróvi kanska um júst tann partrin at fáa tey tingini at fungera saman og man var eisini tað at tað hevur verið eini

rættamál í tí høpinum eisini sum har ein úrkurðr komu hvussu hvussu gjalding skuldi fara fram og hvussu mann skalu gjalda og ikki tí haldi er tð øgiliga gott at mann í hesum uppskotinum fær greiðir á hesum tingunmum her hvussu fólk skulu betala inn í hvør skal betala inn í skipanina frameftir eg halt er eitt sindur skila gott at mann nú meðan skipanin er so sterkt sum ær tekur og og hugsar um at fara at bredda gjaldið landsýrsmaðun kan kanska siga mær nær tað verður gjørt tí tað er ikki hendan her lógin her sum liggur á borðinum sum broytir gjaldið ella altsum tað er landstýrismaðurin í arbeiðsmarnamálnum ella lanstýrsmann fíggjamálin sum kemur við tí tí lógini á borðið men hendan lógin hon ger so tað at arbeiðsloysis upphæddin hækkar frá teimum fimmoghálvfjeðs prosentum upp til fýrs prosent eg minnist øgiliga væl tá ið okur í heilt aftur í tvey túsund og níggju fór inn ag broyttu lógina tá vóru okur í ein djúpara kreppu í føroyum og als hevði tá eina egunum uppá visi eg minist ett seks sjey hundrað milliónir vist tú ikki dáa va meir um mann valdi tó at broyta skipanina solais at gjaldið bleiv hækkað fyri at tryggja at fólk ikki tá fluttu av landinum tað haldi eg vals er eri eina øiliga góða skipan fyri fyri arbeiðsmarknaðin og og hevur hevur haldi eg virkuligani víst sínar dygdir tá ið tú hevur vevður staðið á ð sama hendi nú tá ið korona var tí at mann kundi brúka alsskipannina sum mann brúkti ana til at dremma upp fyri ati fólk ikki koma í dýrastneyð tá ið ið pandemiun brerta út hjá okkum eisini so at tað mann nú velur við teimumstóru upphæddinu sum eru í í grunnunum sum tey nú er eisini r blivin til men eg nema tð aldsgrunnurin ikki alsstovnurin at mann her fer inn nú og æflar at lekka gjaldið samstundis sum mann hekkar útgjaldið tíð haldi eg eti ikki heilt síðuna av og tað vil eg geva mína fulla upplagking til tá ið hetta málið kemur í í vinnnevndina mann kemur eisini ot ásata tað ati marns gjaldið kemur at velða tvey hundrað og tjúguogtrýss krónur umframt eftirlønargjaldið arbeiðststuðul um

sleppa frá at fara inn og tillaga tá ið í eftirlønaraldurin hækkað var sjeyogtrýss til sjey trýs o hálvtil áttatísa tað verður nemast at eina utomatisk tilleiging si hvørsum tað hendir tað haldi eg eisini er skilagott

eftir her við sjómonnum eg minnist væl tá ið okur sótu við hesum málinumaftur í fyri nógvso nógvum árum síðan eftir hondum tá meini eg mann gjørdi eina tillaging tað var júst sama við n sami problematikkur sum jóans eli poulsen gjøgnum formann í nevndi hetta her við atskipi fordokk ikki finguð arbeiðssstuðul a hildikkir eftiran tí t tair vóru ikki uppsagdir og eg ætli bar at fáa tað t kanska at kanna tað tað kemur í nevndina aftur nú men eg meini um an tá gjørdi eina skipan sum segði tað at visti mann fek eina váttan upp á tað at eitt skip fór til hevði at hava rí ella skuldi til síggja umvatingar í eg haldi eg meinihat tað vara upp til trýss dagar ella út yvir trýss dagar so kundieg viðkomandi persónar fáa eina eina eitt útsølfals eg minni ikki akkurát aftur hvust tað var men tað kanmann hvussu fáa greiðu á og eg haldi at tað er rímiligt at mann um mann kemur ta støðuna eisini óansæð hvat inntøkan hevur verið áðrenn og mann hevur ráð til at liggja á larðbyrgudur nakrar mánaðir orsakað av góðar inntøku so haldi eg eisini t mann skal hava at tað má vera eins er borgaram ellat kunna fáa atgongd til tær skipanir sum eru sum teir gjalda til tí haldi eg eisini er rímiligt at man hyggur uppá júst handan partin eisini tað vil eg bakka upp um um mann ger so eis at sjómenninir fáa tann møguleikan eisini sum øll onnur sum koma í ta støðu at tay ikki eru a kunna hvara arbeiðsmarknaðin tá ið teirra vinnutól ikki eru drift ella kann brúkast eg haldi tað ati tær tillagingarnar sum verða nevndar her eru sera fornuftigar og eg kann bara siga tað at sambandsflokkurin í vinnunevndini fer ati viðgera hetta málið við væl vild og fer ati viðvirka til ati tað verður viðgjørt ordiliga og mann fer tir hoyringarnar sum eru neyðugar til at viðgera málið inn eisini sum man fær tað lýst ordiliga takk fyrihara formaður
takk fyri so er tað bjørt samuelsen sum hevur orðið ger so væl
harra formaður hetta er so eitt uppskot um at broyta aldslógina og tað eru fleiri broytingar sum landsstýrismaðurin komu við stórir partar av tí vórðu eisini løgd fyri løgtingið áðrennkoronukreppan kom tá ætlaði landsstýrismaðurin eisini at hækka útgjaldið til alsskipanina men hann valdi so at bíða við tí tí koronuátøkini vórðu tikin framum í stuttum kann mann siga um hetta uppskotið at tað snýr seg um at fáa sum undanfarni røðara eisini hava nevnt altslógina a samsvara við norðurlendska sáttmálan um almanna trygd soleiðis ati mann ruddar upp ítá ið fólk eru gjaldað inn til skipanin her so fáa tey eisini útgjald her og fáa tað ikki útgjald her men í tí landinum tey arbeiða so skulu tey helsikk gjalda inn í skipanina her heilt stutt sagt at hækka arbeiðsloysskipanina ella arbeiðsloys stuðlinum úr seytjan túsund fimm hundrað upp í átjan túsund fimm hundrað krónur tað skal venda aftur til tað er eitt hámark so tað er ikki soleiðis øll sum er arbeiðsleysi fáa ta upphæddina men í øllum førum hækkar mann hámarkið upp til við túsund krónum og at fáa landslógina ug til at samsvarva við eftirlønarlógina aldsútgjaldið er eftirlønargevandi eg veit ik um landsstýrismaðuin tá han tekur orðið kann siga eitt sindur um tað hvat tað kemur at ávirka útgjaldið úr skipanini so hvørt kemur upp á tólv prosenti tað er jú hækkaðú við einum prosenti árliga so tað blívur eitt sindur tilsamans í hinum endanum og so skal landsstýrismaðurin góðkenna samsýningarnar til limirnir í stýrinum í als tað haldi eg vera í lagi og mann broytir eisini sjeyogtrýss ára aldursmarki til at fylgja fólkapensjónsaldrinum og mann strikar onkra óneyða áseting og so leggur mann til kærnevndina hjá arbeiðsloyvsskipan og kærnevndina hjá barcaskipan man leggur tað saman og so heimyðla mann landsstýrismanninum áseta reglur um talgilda fráboðan og samskifti og tað er heldur einki problem eitt sum landsstýrismaðurin fer at gera í kunngerð er at lækka gjaldi alsins gjaldið úr einum komma fimmogtjúgu prosent við eitt prosent haldi eg landsstýrismaðurin kann siga um tey tølini vórðu røtt og tað er í sambandi við sum vit hava hoyrt í samband við fíggjarlógina varð tað frammi at mann ætlaði at gera tað og tað trúgvi eg at øll taka undir við tí

grunnurin er væl fyri har eru nógvir pengar og sum tað eisini stendur væl í viðmerkingunum kannarbeiðsloysskipan bera eitt lutfasliga høgt arbeiðsloysi í rættiliga nógv ár so eg haldi at fyri at siga tað soeis heilt samanumtiki so er hetta eitt eitt gott mál men tað eru nøkur ting sum eg sakni eitt sindur eg sakni eitt sindur at mann viðgeri í einum uppskoti sum hesum at at landsstýrismaðurin viðger eitt sindur hetta her við livið støði altso hvat hevur ein sum blívur arbeiðsleysur brúk fyri at liva fyrr tí tað er altso grundleggjandi er tað tað við mát tryggja tað er at eingin dettinir ímillum at eingin veruliga líður neyð og við hesum seytjan túsund og fimm hundrað sum havi verið hámars so er tað verið ein stór avbjóðing tá ið koronaskipanin kom fyri als sum vit so longdu til at vera galdandi til einogtretivunda august sum eg longdi at verða galdandi tveir mánaðir afturat tá alla ta tíðina hevur tann skipanin givið tjúgu túsund krónur útgjaldi til øll meðan hendan her skipanin hjáleyis har skalt tú rokna út hvør tín inntøka hevur verið í eitt rættiliga langt tíðarskeið og tú verður eisini trektur í veruleikanum fyri at sovort sum pásker sovorðsovorðnar tíðir har tað fella nógvir um árið tá ið tað fella nógvar halgidagar so verður tað faktiskt roknað frá so útgjaldið kann vera rættiliga lágt hjá nógvum sum tað ávirkar útrokningar grundarlagið so útrokningargrundarlagið hjá teimum sum eru leingi í alsskipanim kann gera at útgjaldð blívur øgiliga lákt eg altso fyri sovítt so haldi eg at vit í tjóðveldi taka undir við at tú skalt hava eitt útgjald at liva fyri tað má vera tað viktigasta tú mást kunna liva fyri ta pengar tú fært sor als men tað at tú onkursvegna eggjar fólki til at vera so stutt í skipanin sum gjørligt og at gjaldið eisini avspegla tað tað haldi eg eisini vera skilagott og tað haldi eg eisini at ati at soleiðis eigur tað vera men vit fara at spyrja landsstýrismannin og stýrið fyri als umboð fyri arbeiðsloyvsskipanina fara vit at spyrja væl í nevndini um akkur hetta her við um tað er aðrar broyting mamm burdi gjørt soleiðis at tey sum eru ringast fyri vit hava tíbetri logt arbeiðsloysi men vit hava nøkur fólk sum hava ringt vir at fáa arbeiði og tað er ikki blivið lættari nú undir koronatíðini tí tað eru øgiliga nógv fólk til dømis í ferðavinnuni sum hava mist arbeiði í tí vinnugreinini tey eru og ynsk at vera og eru farin í onnur arbeiði og tey gera so atað er truplari hjá teimum sum vóru í skipaninmi frammanundan at fáa arbeiðið so onkursvegna má útgavsstøði vera at fólk hava eina løn at liva fyri tá ið tey eru arbeiðsloys leys tí tað er tað sum eg øll tryggingarskipan gongur út uppá so hava fiskimenn verið umrøddir her tað er hoyringsskriv ikki frá føroya fiskimannafelag sum so vístir tú at síggja annars hevur fingið hatta til hoyringar men her er eit hoyringsvar frá føroya skipanum an vegatørfelag sum sum nevnir við tann spurningin og tað sum felagið vísir á tað er at mann mælir til ati hendan her grein tjúgu a um arbeiðsloysisstuðul til fiskimenn sum eru við fiskiskipum sum fara sum verða løgd tí tað eru til umvælingar altso skipini arbeiðsplássið hjá teimum verður lagt at

og í dag er tað soleis har er ein sovorðn karanten upp á tretivu dagar og tað mæla tey til at tað verður strikað vísa á eisini nakað við útrokningargrundarlagnum til dømis at tað eigur at vera øðrvísi fyri sjómenn og tað tað tað síggi eg væl tað banga at tá tú hevur eina inntøku tey hevu sáttmálar sum eru heilt øðrvísi enn á landi har er tað jú tá tú ert tú fiskiskipin so fært tú løn eftir hvussu nógv fiskiskipið fiskar og og teir sáttmálarnir eru jú grundleggjandi heilt øðrvísi enn teirra landi og her vísir so skiparanovigatórfelagið til at mann kundi fyri at tað kundi verið minstløn sum í dag er ellivu hundrað krónur fyri minstringardag og som stendi faldað við tí starvið viðkomandi persónur er minstrað vór eftir altso eg gangi út frá tí harvið meina at vist ta er eitt ein sáttmáli sum er væl hægri og betri enn tað so verður tað írokna hetta her og ogso haldi eg lesi tað su má tey eisini mæla til útgjald til sjómenn skal vera hægri men tað har haldi eg at prinsippið í arbeiðsloiðsskipani sum eg segði má allan tíðnat vera at tá tú fært goldið úr arbeiðslogsskipan fyriein neyðskipan so so skal tað vera ein upphædd tú kansn liva fyri men tað skal ikki vera ein upphædd sum er á á nakran hátt á hædd við fullar høgar inntøkur tí tað hevði skipan ikki borið og tað hevði eisini gjørt tei mum tilleggjaði í ov lítlan mun til at fara í arbeiði vit kunnu fegnast um at tað eri lítið arbeiðsloysi lugfalsliga serliga tá ið mann hugsar um t vit er í koronastøðum so hevur er tað ikki nakað stórt arbeiðsloysi í føroyum í dag og ein høvuðsorsøk til tað er kanska at vit høvdu øgiliga stóran manglurup á arbeiðsmegi tá ið koronakneppan kom men sum sagt eg veit sum landsstýrismaðuin fer at siga nakað um tað men eg kundi øgiliga gott hugsað mær

gjørdu eina meting av hvat er rímiligt í dag í mun til tann prísvøkstur sum hevur verið í mun til ta tað tað hvussu dýrt tað er at liva í tí føroyska samfelagnum í dag at mann tryggjaði sær at øll sum eru í arbeiðsloysskipanini hava eina upphædd sum mann veruliga kann liva fyri so er eisini viðmerkingar frá fakfelagssamstarvinum og tey mæla millum annað til og tað gera gera feløgini í samtaki eisini tey mæla til at heldur enn átjan túsund fimm hundrað so átti ovara hæddirnað verið tjúgu túsund krónur og tað er aftur tað er hægsta upphæddin tað er ikki tað sum øll fáa men tað tað sum kundi verið tann hægsta upphæddin og tað er eitt kjakið kjak vit høvdu øgiliga nógv í sambandi við hjálparpakka eitt sum snúði seg nettupp um at era gera hesa serliga koronaaltsskipanina tá vístu vit í vinnunevndini í ein samd vinnunevnd á vísti á í álitinum landsstýrismaðuin kom íð einu uppskoti í tingi um ati at henda skipanin skuldi eita tjúgu túsund krónur og tá vístu vit á at mann átti at vurderað um ikki útgjaldið í als átti at liggja á sama støði soleiðis at mann hevði eitt útgjald úrbæði í koronaskipan og í altsskipan sum var tað sama men til hetta við sjónmenn ein frátera sjóndini visi sjómenn verða uppsagdir sum onnur tá ið tey varð uppsøgd so fáa tey eisini úr altsskipanini eftir vanligum treytum tað bar so tað eisini nevnt menvit skulu nokk taka tann spurningin upp í vinnunevndini og fá hon lýsttann væl og og fáa funnið útav í hvønn mun mann hevur umrøtt hvussu mann kundi gjørt tillagingar soleiðis at tað var rímiligari í mun til okkara sjófólk sum sjálvandi betala inn í alesskipanina eins og øll onnur harra formaður eg havi ikki so øgiliga nógv at leggja afturat annað enn at eg eri glað fyri at landsstýrismaðurin er komin við hesum uppskotinum og vit skulu heilt sikkurtivit skulu heilt sikkurt geva hesin uppskotinum eina øgiliga góða viðgerð vit fara eisini at hoyra fakfeløgini vit fara at hoyra partarnir á arbeiðsmarknaðinum og vit skulu eisini havara umboð fyri manningarfeløgini soleiðis at vit fáa venti øllum spurningum sum kunnu vera í samband við at mann ger broytingar í arbeiðsloysskipanini og so farieg at takka fyri hartanar takk fyri
so er tað viðmerking siriðssteinberg
geri so væl takk fyri ra formaður ja eg haldi at als hevur veruliga ev evr ikki mn kant seða stað í sína roynd ta hevur hvussu verið eitt av teimum tingunum sum evur gjørt at okur hava t komi o eri komið so væl gjøgnum eisini koronatíðina eg haldi gott sjálvandi at upphæddina hækkar og inngkjaldið lekkar men men so er tett her við at hetta er ein skipan sum liggur uttan fyri fíggjarlógina og tað val ikki verið minni ein tvey landsstýrisfólk sum hava brúkt lekkingina til at forsvara eina aðra hekking altso til dømis o tað verður sagt at tað ger eingin um bartagjaldið hekkar tí at hetta lekkar og tað hevur eisini verður sagt at mann skal brúka hetta til heilsutrygdarkjaldið hekkar so tað er bara fyri at vísa á ef ta eitt sindrur óheppi á man brúkar einá skipanum sum mann faktiskt ikki varhar av men ellars etta fínt uppskot

ja takk fyri nú er tað soleiðis at vit hava eina øgiliga hampiliga andstøðu tí hon ikki rót rópti avgjaldsøði yvir hesa samgonguna sum situr men veruleikin er jú at henda samgonga sum situr hevur lagt nógv fleiri avgjøld á borgaran í føroyum longu nú hesa stuttu tíðina tey hava sitið enn vit kláraðu upp á alt tað tíðarskeiðið vit sótu meni tað hoyrdi ongastaðni heima tá ið fíggjarmálaráðharrin segði at tað ger einki tí nú lækka vit aldsins gjaldið tað er sjálvandi gott matn lækkar altsíns gjaldið men tað verður gjørt tí aldsstýrið mælir til at tað kann lækka og har havi eg sagt so ofta gjøgnum árini hat sjávandi má mann ongant taka meira inn heldur ikki aldskassan enn neyðugt og tá ið fíggjarliga grundarlagið er gott so er tað gott at mann ger tað men tey tingini hanga ikki saman landsstýrishalda fingarnar langt vekk frá aldsgrunninum tað er partarnr av arbeiðsmarknaðinum sum eiga ta arbeiðstryggingina og hon er til fyri at tryggja arbeiðsfólkið í øllum vinnugreinum møguleika fyri at yvirliva tá i tey eru fyri tí vanlukku at vera arbeiðsleys so tað skal landsstýrið halda fingan langt vekk fram takk fyri
takk fyri so er tað johan eli poulsen gersovæl ja takk fyri harara fora
maður fyrsttil bjørt samelsen tá mann snakkar tað meg um fyrskmen at fáa jú tá teir eru uppsagdir mann hevur brúkt tann møguleikan onkuntíð fyrr at mann reiðara sagt menn úr starvið tað hevur ofta fingið tað ha fingið negativar avleingar frbáðar partar reiðarin kann eg verða kravdur eftir uppsavnarløn so er tað tann sum fotelur gildi allíkavæl og í øðrum lagi so missi t í tíni starvsaldur ella tíni starvs ásínitet a so vert tú illa fyri við seg í tú kanska seinni tá tú verða aftur settur o starv so verður uppsagdur tí tá hevur tú nú ongar atonitet meir tað er eisini ein trupulleiki til at hoyriskrivin hjá skiparna katorfelagnum tá tað kemur til faldað við tað starvið eini mynstraður í tað er tí at soleiðisnar av minstu lønum í dag sum eru ellivu hundrað krónur um dagin er líka fyri skipara fyri dekkara fyri kokk hóast eitn skipari ofta eitur tvær ferðirnar lønina hjá dekkaranum kokkur eitur eina komma fimmogtjúgu ferð maskinmaður stýrismaður eina komma fimmoghálvfjerðs ferð og so víðari ha tað er tað
takk fyri ger so væl bjørn hann
ja takk fyri tað var nøkulunda soleiðis at eg eg roknaði meg fram til at tað mátti skiljast as at tú tú gangaði tað upp í mun til hvussu góða sáttmála tú hevur og tað er sjálvandi alt eftir hvørjum slag av starvi tú ert í men grundintig nevni hetta her við at uppsøgni tað er tí at øll arbeiðsskipan gongur út upp á tú ert uppsagdur ats tú fær ikki úr arbeiðsloys skipanin s to ikki ert uppsagdir og so er ein serskipan fyri fyrisjómenn tá ið skipini verða løgd øgiliga leingi og tað er har sum eg haldi eisini aftaná jón elvi poulsen hannbrúkti nógva tíð ár síni røður til tað men tað verður eisini víst á tað í hesum hoyringssvarinum frá skipara nóggá tølfarinum eg haldi tað er umráðandi at mann tekur tann spurningin upp og hyggur eftir er tann skipan haldbar sum er í dag og hvussu kundi mann broytt hana tí vist ikki sjómenninir skulu vera uppsagdir eftir somum treytum sum onnur fólk í arbeiðslívasskipani so má man jú gera eina serskipan og og og tað ja eg haldi tað vera áhuavert hára hat landsstýrismaðrin fer at siga g gangi út frá hann hevur viðgjørt hendan spurningin í sambandi við hetta málið er er blivið orðað takk fyri
takk fyri so er tað bjarni kárasum petersen sum hevur orðið
at gjaldsat gjaldsskyldan til arbeiðsloysisskipanina verið nágreinað soleiðis at hon er í samsvar við tí norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd tað merkir so ítøkiliga at føroyingar sum arbeiða í øðrum norðurlandi kunnu verða arbeiðsloysitryggjara í føroyum og á norðurlendingar sum starvast í føroyum kunnu verða undantiknir gjaldsskildu til als um teir trygjarar heimlandinum valmerki so ætlar mann eisini í uppskotunum at hækka arbeiðsloysistuðulin og og loftið øhútgjaldið úr arbeiðsloysskipanin r ikki broytt í eini átta ár og stýrið mælti fyrru ár til at hækka útgjaldið men tað uppskotið bleiv so útsett vegna kom við nítjan stýrið tá mælir til at hækka útgjalðsloftið úr seytjan túsund og fimmhundrað krónume upp í átjan túsund og fimhundrað krónur um mánaðin og at hækka útgjaldsprosent úr fimmoghálvfjerðs prosent upp í fýrs prosent ein hækking á fimm prosentstigum harafturat so eru eisini lógarbroytingar sum hava til endamáls atfáa aldslógina at samsvara við eftirlønarlógina tað er soleiðis at tá pensónskipanin kom í gildi við ársbyrjani tvey túsund og nítjan tá varð arbeiðsloysistuðul ikki undantikin inngjald til pensjón tað verður so staðfest og nágreina at eftirlønargjald verður rindað avharafturat so er tað ein áseting um at landstýrismaðurin skal góðkenna samsýningarnar tilstýrislimur í als og tað at mann framhaldandi fer at avlýsa fólkapensjonistar eftir løgtingslóg um almannapensjónir soleiðis at mann ikki leypandi verður noyddur til at tillaga fólkapensjónsaldrin í lógini at enda so vil manní tráð við ætlanini hjá samgonguni um at minka talið av almennum nevndum og ráðum leggja kærinevndina hjá arbeiðsloysskipana og barsisskipanina saman til eina kærnevnd øh sjálvandi nakrar ásetingar eru ikki so nógv bein í tað at fáa lógina tillaga til norðurlendska sáttmálan um almannatrygd og tað javnføra hana við eftirlønarlógina er ikki nógv meira enn lógartekniskari broytingarøh sjálvandi tað mest vesintiliga er nokk tað at mann vil hækka útgjalvsloftið úr seytjan seytjan túsund g fimm hundrað upp í átjan túsund og fim hundrað um mánaðin og tað at hækka útgjaldsprosenti úr fimmoghálvfjerðs prosentum upp í fýrs prosent tað er soleiðis at aldsgrunnurin hann er serstakuliga væl fyri arbeiðsloyvsprosentið í føroyum hevur verið metlágt tey seinastu tíggju árini kanska onkur vildi farið so langt sum hann sagt at tað er ósunt lákt og tað hevur eisini verið eini yivornormalur búskaparvøkstur seinasta áratíggju og ja útgjaldið er sum sagt ikki broytt síðan vey túsund og tólv tá ið búskaparvøksturin veruliga tók dik á seg og har afturat nú í tjúgu tjúgu tá ið mann væntaði ella í øllum førum fyrireikaði seg p á tað ringasta orsakað av korona so fekk tað ikki so ógvusligar avleiðingar við sær sum mann roknaði við og tað er til deils orsakað av at at landsstýrið hevur megnað at honterað korona avbjóðingina væl grunnurin er sum sagt væl fyri og liggur inni við eini níggju hundrað milliónum innistandandi tað er nógv inngjald og lítið útgjald grunnurin er í tískil øgiliga mótstøðuførur fyri høgum arbeiðsloysi sum tað stendur at lesa í viðmerkingunum so hevur alsgjaldið verið óbroytt eitt komma tvey fimm prosent tey seinastu átta árini og tey samlaðu árligu inngjøldini er vaksin við oman fyri hálvt hundrað milliónum krónum síðani og som stendur at lesa at hesin vøksturin við sær at arbeiðsloysi kann fara upp um á leið fimm komma fimm prosent áðrenn raksturin hjá arbeiðsloysskipan fer at geva hall mann heldur at før hjá skipanina er so mikið gott at man kann hava eitt arbeiðsloysi upp á átta prosent í ein tólv ár og tíggju prosent í ein seks ár áðrenn skipanin verður insalvent og tað er sjálvandi at fegnast um at vit hava eina sunna fíggjarliga sunna arbeiðsloysskipan øh men eg skilji faktiskt ikki ordiliga hví mann velur at hava eitt gundstaðari útgjald og eitt gundstaðar hámark í óvanliga góðum tíðum h eg hevði ímyndað mær at mann reserveraði slíkar broytingar til tá ið tað fór at standa verri til í búskapinum og at arbeiðsloysið hækkaði nú siga tey sjálvi at tað er mótstøðufør fyri tíggju prosent av arbeiðsloysi í seks ár tí tí er tað kanska meira enn forsvarligt at gera linar treytir fyri arbeiðsloysskipanina nú meni har kann mann bara leggja afturat at tað kann venda øgiliga skjótt um fundamentala fortreytir broytast eg rokni við tay allarfagstu kundi ímynda sær at vit fóru at hava eina konvi nítjan farsótt sum fór æti sum potensielt kundi gjørt at ein øgiliga stórur partur av arbeiðsfjøldini fór út á arbeiðsloysini og fóru eisini út á arbeiðsloysi øog harafturat tak til dømis nítjan hundrað og fimmoghálvfems tá var langtíðar arbeiðsloysið fimtan prosent og tað hevur nokk verið væl meira enn tað áðrenn nítjan hundraðog fimmoghálvfems men tað eru so langt aftur sum hagstovan vil loyva mær at fara í tvey túsund og ellivu tá varð eisini rættiliga høgt arbeiðsloysi á átta prosent øh um vit strukturelt innrættað aldskipanina og lina so kann tað henda at hon verður síggja systematiskt drena uttan at vit ordiliga síggja tað áðrenn tað verður for seintt eg haldi eitt gott dømi um tað er barsilsskipanin honur eitt dømi um at vit politiskt at tað politiskte verður breið semja um at vit skulu hava betri treytir innan fyri so tað er broyð politisk undirtøka men nú stendur rættiliga illa til við fíggjarstøguna hjá barsilsskipanini og tað er nokk í øllum førnum í stóran mun ein politisk ein avleininga av politiskum avgerðum so tað sum hevur týdning fyri meg tað er á alskipanin upp á langt sygt er haldføri fyri allar hugsandi umstøður vit eru komin rættiliga væl burtur kom í nítjan men har var eingin garanti fyri tí og í sovorðnum umstøðum skal aldskipanin verða til reiðar at lofta og aldskipanin skal fyrst og fremst megna at geva eitt hampiligt útgjald til ringar tíðir ið kann tryggja arbeiðsleysum grundleggjandi tørv og livirkor eg ætli mær at fáa útgreina hendan her partin um haldføri í vinnunevndini annars havi ikki so ræðiliga nógv at leggja afturat í hesum umfarinum eg vóni at vit í vinnunevndina fara at fáa eina góða viðgerð av hesum her málinum takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orðið
ja harra formaður hetta eru fleiri broytingar í samband við alslógina og sum altíð tá ið tað kemur til als so er hettar sjávandi gjørt í samráð við als ella alt

tað eru tríggjar høvuðsorsøkir til at mann ger hesar broytingarnar og tað fyrsta tað er fyri at fáa alsløgina í samsvari við norðurlendska sáttmálan um almannatrygd tað næsta tiðer tað mann ynskir at hækka arbeiðsloysstuðulin og tað triðja taðer fyri at dagføra alslógina í mun til broytingar í eftirlønarlógini men so eru eisini aðrar broytingar í hesum uppskotinum eitt er at mann vil dagføra alslógina í mun til broytingar í eftirlønarlógini mann vil at kærinevndin fyri altso barslu skipanina verða tað verða lagdar saman ella eina nevnd og í sambandi við rættindi og skyldir sambært lógini verður fólka pensjónsaldurin sambært løgslóg um almannapensjónir og annað nýttir í staðin fyri at mann hevur standandi í lógini at tað í sjeyogtrýss ár som mat broyta lógina hvørja ferð hann hækkar tí hanskar jú hækkar sambært tílóguni og so til enda so fær landsstýrismaðurin heimild til at áseta reglur um talgilt samskifti vistu vit byrja

gjaldinum so tað var uppskotið á tinginum um tað í vár at mann vildi lækka inngjaldið og hækka útgjaldið tavl siga inngjaldið er ikki lógug tað er nakað mann gjer í kunngerð men útgjaldið skuldi hækka tað uppskotið legði fyri tingið í vár men so kom alt hetta við korona og tað bleiv øgiliga ósikkurt og um mann ánaði isk vussu httað endaði altso tí at nú nú varð sum onkurt nevntals í nógv inni í tí om mann mann rindaði stórar uppæfdur út og mann ánaði seg um alts nú fór t koma út við einum undirskoti tá ið árið var liðugt og og og tí tí gjørdu vit av bara at taka hetta uppskotið aftur fyrst og og so síggja hvat hvat tað bleiv til men tað endaðist at hóast alts hevur rindað nógvar pengar út í ár ísamband við korona so hevur als eitt avlop tey árið er liðugt og tí hevur altstýrið mert at tað er ráðiligt at fremja hesa broytingina nú tí tí al grunnurin er so mikið væl pálstraður nú at vit eru har sum mann fyri nógvum árum síðani setti sær so mál at vera og tað førist við sær at við tí koma hækka útgjavðs prosenti úr fimmoghálvfjerðs prosentum upp í fýrs prosent og vit hækka útgjals loftið úr seytjan túsund fimm hundrað upp í átjan túsund og fimm hundrað krónur inngjaldið tað verður so broytt við kunngerð sum sagt og ætlanin er at lækka inngjaldið úr einum komma tveimum fimm prosentum niður í eitt prosent og tað er ætlanin at tað skal galdast frá nýggjárunum samstundis sum handan lógin kemur í gildi tavlsiga so fær bæði inngjald útgjald at verða broytt samstundis fyrsta januar tvey tsun og nítjan kom broytingargildi í eftirlønarlógini sum millu annðhøvdu við sær at eftirlønargjaldið skal eftirlønargjald skal ringjast av arbeiðsloysistuðuli og og alslógin hevur so ikki hetta her hesi ásetingina í við at við eftirlønarkeldum og tí ver atslógin nú broytt samsvarandi eftirlønarlógini ikki tí at tað ger einki umtðikki stendur í báðum støvum tí at hin lógin er er framvegis galdandi men so er tað líka fyri at fáa samsvarið millum báða lógirnar so so nevnir mann tað bara á báðum støðum

og so er tað tað landsstýrið hevur sætt sær fyri at minka um talið av almennum nevndum og ráðum og tí verður altslogum broytt soleiðisnar at kærinevndin hjá alts o barsisskipanintær erða lagdar saman í eina nevnd tí at mønnuri heldur at uppgávurnar tær líkjast so miki nógv at ta er eingi kunditl hava tvær nevndir

norðurlond hava ein felags arbeiðsmarknað men vit renna okkum ofta í hetta her sum eitur markað forðingar tí lóggávurnar passa ikki saman okkum er tað soleinar at fólk búgva í einum landi í arbeiða einum øðrum landi og flytur tú tí annan vegin so so slepur túð undan atjald og flyta úti hinvegin so so so skalt tú gjalda tvær ferðir er mann mann roynir at fáa hetta at virka soleiðisnar at at tað samsvarar so a tað fólk ikki renna seg í ymiskar trupulleikar tí at lógina ikki líka í øllum londunum ein persónur sum er fevndur av lóggávuni í einum norðurlandi hevur somu rættindi og og skyldir sambært lóggávuni í einum øðrum norðurlandi sum egnu ríkisborgararnar í landinum altso í tí landinum ein persónur sum fevndur av sáttmálanum kann einans verða fevndur av sosialum lóggávuni í einum norðurlandi hetta er vanliga í arbeiðsarbeiðslandinum men kann í summum førum vera í heimlandinum tá tað er til fyrimuns fyri borgaran og tann møguleikan hann hava vigi so brúkt men so kom í rættarmál fyri nøkrum árim síðani og sum gjørdi tað at at vit ikki gera tað nú og og tí erta vit broyta her aftur soleiðsnar at vit kunnu brúka hendan møguleikan tað er soleiðinar at tá ið tað kemur til binntøku so ar tað fríviligt at tekna tekna trygging og tað haldi eg sjálvur at vit burdu farið frá eg haldi at vit burdu bara í staðin fyri at krevja gjøld til til dømis barnsins grunn og als og alt hetta her ri fyri ainntøku so skulu bara kravt gjøld av løn líka mikið hundrað á ella b tí heta her við eitt frínær tekna fólk eina fríviliga barsisskipan altso fólk sumsum blíva jvinnurekandi farin og forbía hálvtrýss ár hvussu stórir sansíliga fyri at tey fáa nakað barn og so tímar tað iki t tekna eina barsistrygging og og nær teknaein ein sjálvstøðu við vinnurekandi eina alstrygging ja tað er beint áðrenn tá ið tað bigin at ganga illa og enn gambla arbeiðsloysi men soleingin gongur væl so tímir tí eg haldi eg at tað vara nógv rættari vit søgdu tað at at at vit rindaðu barsisgjald og alsgjald av allari løn tí at hví skal mann ikki rinda tað av bintøku tá mann skal tað av ainntøku so tað haldi eg nakar vit absolutt áttu at at hugt eftir og broytt

spurningur sum vend nokk so nógk aftur tað var jóan elil poulsen sum summ nevndu tað í sína røðu fleiri havna síðani endurtikin tað tíð er hetta við við sjómonnum e alt so tað er sjávandi tann trupulleikin at teir rinda inn og og fáa einki út øhmen tað er nú soleiðisnar ati at hetta er eitt arbeiðsmarknaðar skipan sum skal tryggja fólk móti arbeiðsloysi og tað sum so blívur avbjóðingin tað er nær ert tú arbeiðsleysur altso n tá ið skip fer á beting so so er manningin ikki arbeiðsleys men men hon r sendir heim meðan skipi er á beting og hvussu skal tað so tulkast í mun til hettar og eg havi tosað við manningarfeløgini um henda trupulleikan og eg skilji væl teirra sjónarmið tí at vit hava eitt annað íalt sum eitur fiskavirkiskipanin tað vil siga at fólka nøg flakavirki kann gott fáa pengar als uttan at vera arbeiðsleys og so siga manningarnjr hví skulu vit síggja eisini so hatta her nakað sum vit vit vit hyggja eftir men men tað er altíð hetta har við við als at vit royna at gera altíð samløð við við alts stýrið so so eg havi ikki hug at fara leggja uppskotið fyri tingi um tað uttan so at altstýrið tekur undir við tí men hetta e absolut nakað vit vit vilja taka upp tí at hetta er nakað sum vit ofta blíiva spurd um bjarni hammer hann nevndi het her at at alts tók eitt stórt tak í samband við koronuna og tað vil eg geva meg púra rætt í eg haldi at alts vísti sína styrki og sína ábyrgd og eg haldi tey strektu seg øgiliga langt og og eg kann bara rósa teimum fyri fyri teirra stóra íkast til til til tað sum hendi samband við korona øhjohandal hann spurdi nær inngjaldið verður broytt og tað tað haldi eg havi svar uppá tað verður fyrsta januar við kunngerð samstundis u hetta lógin kem í gildi so spurdi bjørt samuelsen um tøl fyri hvat pensjónsgjaldið fer at kosta tá tey sláa tá tey sláa heilt fult út tá ið øll skulu rinda tólv prosent av lønini hvussu nógv kemur taðska at kosta fyri fyri als har kann man vísa at tað stendra síðu átjan í hesum uppskotinum ati í tvey túsund og tjúgu so er er tað ein útreiðslupp á tólv milliónir og tá ið vit koma upp á tólv prosent so verður tað í miðal umleið nítjan milliónir verður mett men tað kansn so sveikkið heilt millum fimmogfimtan og fimmogtretivu milliónir alt eftir hvussu tórt arbeiðsloysi er og so framvegis harra formaður hetta er stutt um tað og eg takki fyri at hetta málið her fingið eina eina øgiliga góða positiva fyrstuviðgerðtakk fyri
takk fyri so er tað edvard jacobsen sum hevur nær viðmær
myrking ger so væl takkfvyhara formaður ja tey fóru til tað sum bleiv sagt viðvíkjandi sjómonni so skuldi eg nevna tað við viriskipanini men nú kom helgi abramsen sjálvur inn á tann tí at og so er tað eisini tað sum bleiv nevnt um hetta her hvussu skal mann hyggja uppá í inngjøldum skuldi mann sagt allar lønnir ella bara ab tað sum eg havi prøvað sett meg tt sindur inn í tað er tað at vistuhørandi binntøku so er tað ofta tað at mann kanska persónurin kanska vildi ynskt at tað var upp á tann mátan at tað bleiv bara tikið att mæstav tí tað blívur ofta tað at mann kanska ikki sansa tað fyr en tú for seint man hevi gloymt at tekna trygging og so situr mann í og far ongar pengar út so so hatta haldi er rættiliga góð vinkul at hyggja eftir fyrimunur vansar og so til dømis a tey við sjómonninum tí at tað hevur verið soleiðis at teir hava betalt inn óðansæð hvussu hvussu leingi teir kanska eru steðgaðar í sínari vinnu so hava tei ikki hava teir fáa teir ikki nakað útúr úr als altso að bæði bátur og alt skula verið selvt
takk fyri
ger soæja harra formaður ja hatta er akkurát hat hasin tingini sum edva jakobsen nevnir ati atther viðsjómonninum at tað ein møguleiki er at gera nakað sum líkist fiskviskipanini tað er ein møguleiki tað hevur eisini verið nevnt møguleikin at brúka trygdargrunnin sum sum í samband við at skip fara bting framvegis eg veit ikki hvar hvar alt lendir hetta er bara tankar sum eru uppi í luftini og og so veit eg ikki hvat hvat tað bleivur til men men vatat hvussu nakar vit mugu hyggja eftir og eg púra samdur við tí at at vit eiga at at seta kravdgjald eisini á beinntøku sostara vit ikki bara hava ainntøku tí at í nógvum førum so so er tað ei forsøgmissi og so kanska onkur for seinir at melda eina tekna eina trygging til tá tey hava brúk fyri henni so so tað var nógv nemmari og best fið allar partar tað bara va kraftgjald takk fyri
takk fyri so vóruta ikki fleiri sum bóðu um orðið í hesum máli og tingmáli nummar einoghálvtrýss tað var so beint í vinnunevndina so eru komin til punkt fimm tað er tingmáli nummar tveyoghálvtrýss tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya annorning um endring av annorning um ekraftkretin forferðøgni um lóg á finansiell virksemet og formaðurn fyr at biðja um framsøgufólk til hetta tingmál ja takk ja vit fara at byrja við at tað er beinur johannesen sum hevur orðið ger so væl
fyri harra formaður ja at viðgerðar er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um endring av annorning um ikrefttretivu forferðina av lóg um finansiell virksemhet endringar á kriteria for sifioupphending á og líka sum høvuðsendamálið við cifilóggávu tað er tað atføroyski man vil styrkja um føroyska peningastovnar soleiðis at teir klára betr at standa ímóti tá ið stoytir raka føroyska búskapin og at tað eru fleiri ferð hent tað at føroyar eru raktar av álvarsligum bankakreppum sum eisini hava stórar samfelagsligar keppur við sær og tí heldur mann tað attað er skilaggott at hava kapitalkrøv sum tryggja tað at føroyski peningastovnir hava ríkislig at standa ímóti orsøkin til akkurá hetta her uppskotið her tað er tað at í í tvey túsund og átjan so fekk faktist fíggjamálaráðið ein fyrispurning frá danska vinnumálaráðunum umhvørja støðu mann hevði landsverkið hevði til galdandi siðfiásetingar og tað var tí at tað var ein fyrispurningur ella eitt eitt boð frá norðra sparikassa tildanska vinnumálaráðum har mann spurdi um mann ikki kundi

broyta sifiásetingara so sær at neir at spaka seag ikki longur var í sifiskipanini og síðani hevur mann so gjørt eina greining íso hevur leivt til hetta her ríkisløgartilmæli har har mann sigur tað at smáir føroyskir bankar hvørs javnið er minni enn tríggjar milliardir krónur ikki verða skrásettir sum sifibankar og tað tilmælið tað hevur landsstýrið so tikið til eftirtektar og lagta uppskot fyri tingið og fyri at vera útnevndir mzifiopeningastovnur í dag so eru taðtrý punkt ið tú skalt uppfylla eitt av teimum tað er antin tað at javnin hjá peningastovnum hann er størri enn trettan prosent av av beteúunum í føroyum ella útlátini peningastovnsins er størri enn tíggju prosent av samla útlátini hjá føroysku peningastovninum í føroyum ella illaláni soloysir størri enn tíggju prosent av samlaða so vit raka tóð einum av hesum srimum so verður tú útnevndir til ein cfipeningastovn og við hesum her uppskotum her so kemur ein fjórða áseting afturat og tað er so tað at ter javnin hjá peningastovnumi minni enn tríggjar milliardir so verðr hann ikki útnevndir sifiri peningastovnir og henda broyting ger so tað at norð sarkas ikki er verður longur ein fypeningastovnur so hetta er ein mann kann siga hetta ger tað at krøvini eru linari kann mann so siga í mun til at sleppa undan

her eru fleiri hoyringskrav hoyringuskriv komin og eg haldi tað frá banki nordig eg eri nokk so áhugavert har ið eg haldi at tað verða fleiri relevantir spurningar settir viðvíkjandi kanska siðfikrøvini sum heild ha og og harkanska evur er man eitt sindurkritiskur yvin fyri tí at tá ið mann á fyrstan tíð í føroyum valdi at seta hetta her í gongd og so varð tað so sær at danska fíggjareftirlit tí teir valdu einloysn

tað eftir teirra tykki at føroyskir peningastovnar eru ella teir siðfiristovnarir sum eru eru undir sjáldsamar í krøvum og væl størri enn kanska forholdssís hjá teimum í grannalondunum og mann ev kanska ikki tekur atlit til føroysk viðurskiftir og vit hava eisini til dømis í so seint sum í gjár tosa um bankavirksemið og bankavinnuna og millum annað hetta her við tað at mann tosar um í gjár hetta her við hví bankar er oftani taka gjøld fyri ymisk o og tískil hevði javnaðarflokur eita uppskot um at tryggja føroyskum ókeypisbankatænastu og annað a og millum annað er tað tí at tað eru nógv krøv sum eru kanska óvanligahørð og tað eru fleiri danskir bankar ið eru nógv størri enn føroyskir sum ikki koma undir sigfyri krøvini ha og og tað er so altsuð nakað mann kann taka upp og eg haldi júst í hesum uppskotinum so haldi at tað er ein góð broyting at mann ger hesa broytingina ið ger krøvini linari og í hesum førinum so sleppur so norðuraspæa kvassi undan og tí at broytingin evur við sær atella hevur í eyga ið hyggi tað at mann skal smáir føroyski bankarnir torsku sleppa undan so nú veit ikki hvussu nær suðuroyarsparið kann siga kanska við nakað av hesum er markinum men eg haldi at vit mugu hyggja eftir øllum krøvunum sum heild so at vit kanska ikki seta føroyskupeningastovurnar í óneyðuga verri støðv enni peningastovu í grannalondum bæði tá tað kemur eisini til at í kapping við hini londini
ja vit takka fyri og tann næsta røða verður aksel willemsson johannesen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna til viggerðar er eitt uppskot frá landsstýrismanninum í vinnumálum helga abramsen og tað er eit ríkislógartilmæli um at gera nakrar broytingar í samband við krøvini ella mørkini til hvat ein cifibanki er og cifitað inniber at tað eru bankar sum hava stóran týdning fyri trygdina í búskapinum og týskin metir mann at teir helst ikki skuldu fara av knóranum og tað er ein es lóggáva síðan donsk lóggáva sum vit í føroyum so hava valt at verið partur av og tí vit eisini galdandi fyri føroyskar bankar og tað haldi eg tað skal vera tá i hetta tók seg upp aftur í tvey túund g ellivu tá var eg sjálvur landsstýrismaður í fíggjarmálum og tá var eg av fundi við danska búskaparmálaráðharran og danska fíggjareftirliti og hevði eitt ynski um tá at føroysku peningastovnrin eisini varu partur av hesum her og at tað bleiv gjørt í mun til føroyska búskapin tí tað sigur seg sjálvt at banknortikt ella eik sum hygur eftir danska búskapinum ikki vildi við ciffibankar men í mun til føroyska búskapin sum hava tæir óalmindiliga stóran týdning og avleiðingarnir vildu v rættliga stórar om ein tílíkur banki fór át knóvraum og tað bleiv tykin til eftirtektar oat arbeiði fór í gongd og tað endaði trettan at mann kom við einum tilmæli sum gjørdi tað at baknordik og eik gjørdist cifibankar tavil siga at mann skuldi hava serligt krøv til so langsum hjá hesum bankunum og serligt eftirlit soleiðis at hesir bankarnir ikki komuð í óneyðuga stóra vanda fyri feraknørrunum tar av knørranum men í tí sambandinum so yngsti norðaða sparikassið eisini at gera st eina sifribanki og ter høvdu kanska ikki gjørt eina nóg neyva búskapar greining norðura sparikassa av hvat fylgjurnar vóru av at blíva sifrubangi og tað bleiv tikið til eftirtektar av donskum myndugleikum so norðra sparikassi gjørdist eisini á sifrubangi eftirfylgjandi so hevur norðra sparikassi nokk ynskt at koma burturúr hesum her og skrivaði til danska eg haldi tað varvór á danska ministarin í búskaparmálum aftur í tvey túsund og átjan við ynski um at fáa lógina at broytta soleiðis at norðurat sparikassi ikki skuldi verða vera sifribanki longur og tað bleiv sent til hoyringar hjá bartil landsstýrinum og tá varð landsstýrið valdi so at spyrja landsbankan og føroyska vágaráðið hvat hevðihildu um spurningin og tey gjørdu so eitt arbeiði og eina meting sum j hetta landsstýrið fekk handa at tað sum tað sendi niður til danska systemisk rotaltso tað sum er í danska vágaráði sum eisini ár sand hjá teimum og mældi til at mann setti eitt minsta mark inn og segði at sum man hevði ein javnað undrir og tríggjar milliardir so var ikki neyðugt at vera ei siffibangki og harundir liggur í norðaða sparikass og tað hevur so danska stjórnin tykið til eftirtektar og føroya landsstýri og tí viðgera vit uppskotið her á løgtingið í dag og eg dugi væl at síggja tørvina á tí tí at taðer eingin ivi um tá mann er ein so mikið lítil banki sum sum norðaði sparikass í hesum førunum er so eru tær treytirnar truplar at liva upp til og tað kann ávirka teirra kappingarføri og ávirka møguleikan ati lanað út tí at krøvini til so vents og annað eru so mikki høg so eg tóri at siga við vissu at javnaðarflokkuin fil a taka undir við hesum uppskotunum alt annað líka men sjálandi skali t hava eina viðgerð í vinnunevndini so fáa vit at síggja um nakað nýtt kemur fram har sum skuldi fingið okkum t roytt meining men sum ú kanst pungt taka vit undirvið upskotunum

og kjakið sum er í samfelagnum annars so kann tað tykjast sum aðrir bankar eisini halda hesi sifrakrøvini rættiliga strang kanska forstrang og ávirkar kanska eisini kappingarførir hjá hinum bankunum og tað kann væl vera at tað er so at man igura thyggja eftir krøvunum eg veit ikki um vit kunnu hava nakrar serligar treytir í føroyum í mun til aðrastaðnis tað er ivasamt men tað sum eg haldi hevr týdning tað er at vit altíð tryggja at at gjøgnumskygnu úr peningastour já peningastovnunum at mann rokskaparlaga er sterkur soleiðis at vit ikki komu ta støðurnar aftur sum vit eru komin í føroyum bæði nítjanhundrað og hálvtrýssunum tá sjóvinbankin fór á knørranum í hálvfemsunum tá ið sjóvinbankin aftur fór á knørranum og føroyatáverandi føroyabanki eisini komi stórar trupulleikar og so aftur er í tvey túsund og tíggju tá ið eik táverandi eik eisini frá knorranum so so tað eigur mann at tryggja at tað er í lagi bankarnir eru væl stýrdir og vandi ikkier fyri tí tí tað rakar tey sum eiga pengar í peningastovnum rættiliga meint og tað kann rakas okkur vinnulív rættiliga meint og tað kann skapa eina stóra parkreppu við stórum arbeiðsloysi og harvið kanska eisini fólkafráflyting so krøvini skulu vera strang men spurningurin er hvussu strangd tey skulu vera tað er vit sjálvandi sinnaði til at viðgera her í løgtinginum um landsstýrisskuli komið við einum tílíkum uppskoti at nú havi eg sagt eik nakrar ferðina a tað var távarandi eik menn dag eitur tað sjálvandi betri bangi so javnaðarflokkuri fer at gevahst uppskotinum eina góða viðgerð í vinnunevndini takk fyri frú
ja takk fyri og tann næsta fá orðið verður kristina háfossger sovæ
takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er so eitt lógaruppskot frá landsstýrinum um ati vit taka undir við ella skulu taka støðu til um vit skulu broyta krøvini til teir so kallaðu ciðfibankarnar sum eru í føroyum tað vil siga teir bankarnir sum hava serliga stóran samfelagsbúskaparligan og samfelagsligan týdning meir yvirskipað so kann mann siga at hetta er eitt mál sum hevr úrslit av einari rættiliga langari tilgongd er jú faktiskt byrjað í kjalavórunum av tí fíggjakreptuni sum vit høvdu ja man kan siga hon byrjaði longu aftur í í tvey túsund og átta og her í føroyum vóru vit serliga rakt í tvey túsund og tíggju og frameftir og tá hevði mann hesar serligu eisini bankapakkarnar sum skuldu lofta bankum í í fóru av knóraðnum og teir bankabankarnir vóru so afturætlaðir at vera fíggjaðr av bankunum sjálvum og harvið eisini av bankakundunum og ein partur av hesum her kann mann siga sum hendi at attaná fíggjarkreppin var so eisini at vit mann mann fór inn og hugdi eftir jamen vit mugu velja teir bankarnar út sum eru so mikið samfelagsliga týðandi at vit ikki hava ráð til at lata tað fara á húsagangd mann kalla tað kanska eisini tbygdzúfhal nógv úti í heimi og tá valdi mann so at fara inn og siga ja men her eru nakrir bankar sum um vil so velja at kalla fyri cfibankar í føroyum har endaði tað so við at tríggir av fýra bankum komu undir krøvini sum vit kalla cifikrøv og tað eru serliga herd krøv til teir bankarnar og mann kann siga at tá mann tók ta støðuna tá var støðan eisini øgiliga nógv øðrvísi enn hon er í dag í tí føroyska fíggjarheiminum aftaná eppuna so var tað kann mann siga ein øgiliga øgiliga stórur tørvuri hjá peningastovnum at fáa fleiri innlán at fáa fólk at seta meir pengar inn í bankarnar tey manglaðu innlán meðan tað vr ivaleyst av útlánum so tað sum mann sá í føroyum var at í so falli mann ikki vacifibanki sohe mann bangin fyri jamen halda fólk nú at vit ikki eru nóg trygv til at seta pengarnar inn og tað fór so at gera støðuna enn truplarir tað sum síðan er hent er tað at føroyski peningastovnarin er øgiliga væl bjálvaðir at innlánini faktiskt eru vaktsin øgiliga nógv tey seinnu árini og at at mann stendir øgiliga væl ítí tá tað kemur til innlántsmartan meðan útlánirnir eru vaksin lutfalsliga kann mann siga minni tann næsta sum eisini er hent er at vit hava fingið eina rættliga løgnastøðu á altjóða áfíggjarmarknaðinum við hesari negativu rentuni tað vil siga at hevur tú innlán hevur tú pengar so kostar tað tað vil siga at peningastovnarnir hava ikki bara nógvar pengar men tað kostar eisini hjá teimum at fáa plaserað tað nakrastaðni samstundis pressar tað eisini rentuna niður á útlátnum sum vit sum lánar fegin um men tað ger tað eina avbjóðing fyri peningastovnarnar at tjena upp á tað sum teir fyrr høvdu sum mann kallaði rentu marginalin altso munin millum innlán og útlán og eitt triðja sum er hent eisini síðan sifikrøvin vórðu sett íverk er at krøvini til siflibankar eru broytt munandi sum onkur peningastovnar jú eisini hava víst á onkrum hoyringssvari her og tað er eingin ivi um at hesi krøvini tey kosta nógv fyri peningastovnarnar og harvið kosta tað eisini nógv fyri bankakundarnar tí rokningin verður jú send víðari tey seinastu krøvini sum nú verða áløgdí kjalavørunum av øllum hesum her forløpunum og í kjalavørðunum av sumsðfribankunum tey fara faktiskt at krevja tað at teir stóru føroysku bankarnir koma at taka fleiri fleiri fleiri hundrað milliónir í lánum bara fyri at liggja inni við tíð etil at polstrásær við og tað eru peningar sum skal forrentast og tað kemur at kosta eitt úrslit av teimum broytingunum sum eru hendar síðani siðfribankarnir vórðu settar í verk bæði tað at broytingin við innlán útlánd er broytt nógv tað at mann hevur negativar rentu og ikki minst tað at krøvini til siðfribankar er herd munandi hevur verið tað at tann minsti av okkara bankum norðoya sparikas hevur ynskt atslepa undan hesum krøvunum sum tað eisiniverður lýst ø í hesum málinum og fíggjarmálaráðið valdið tí at heita á landsbankan føroya og føroya vágaráð um at gera eina meting um tað var trygt nokk ella ikki og landsbankin faroya vágaráð hava so aftur viðgjørt tað saman við til so kallaðt systemiska riskurot sum er tað danska vágaráðið fyri at at meta umstøðuna og hetta lógar uppskot so sum viðgerð í dag hevur landsstýrið so borið niðan og hevur so fyrihildið seg til ta tilmælið sum vágaráðini hava gjørt og tað er tað sum mann so mælir løgtinginum til at samtykkjaa ah hyggja at meira yvirskipað eftir krøvunum til stifyribankar so evur onkur annar eisini nevnt tað at fyri tað fyrsta so skal ein banki hava ein javnað ið svara til trettan prosent ella meira at í føroysku brutlsjóvaúrtøkuni fyri tað fyrsta og fyri tað næsta skal útlánini hjá bankanum svara til tíggju prosent ella meir av teimum samlaðu útlátinum fyri tað triðja skuldu eisini innlánini svara til

altso samla hjá peningastovninum men nú kemur hetta fjórða kravið at javnin skal so vera størri enn tríggjar milliardir krónur og serliga heta her fjórða kann mann siga sær út til at verða ásett nokk so neyvt í mun til tann minsta siðfiribankan eg fór in og hugdi roknskapin fyri tvey túsund og nítjan og javnin hjá norðrea sparikasa var í tvey túsund g nítjan tvær komma sjey milliardir so at tað liggur øgiliga tætt upp at teimum trimum milliardunum tað merki so tað at í so fall at norðurasparikas skuldi vaksið eitt sindur afturat so vildi hann beinanvegin aftur vorðin blivið einsifribanki kanska ein orsøku l ati mann eisini setta til tað er at sum vit síggja eisini í lógaruppskotunum so hevur ein av teimum stóru bankunum gjørt nokk so greitt vart við at tey eru sindur ivasom um hatta kanska eisini tí at tey meta kappingarstøðan gerst tað ójøvn á føroyska fíggjamarknaðinum men við hesum loftinum á tríggjar milliardir tá javnin frammanundan er tvær komma sjey kann man siga at tað verður avarkað hvat tann minsti avat nú er hann siðið fyri bankunum kann vaksa tan aftur at gerast siðfyri bankin eg hugdi annars í lógaruppskotið í mun til nú stendur ta undir tí einu greinini júst nevnt at í tvey túsund og einogtjúgu so er hatta markið sett til tríggjar milliardir og so standa nakrar orðingar um hvussu tað skal reguleras sovíðari eg haldi bara týðandi at tað ikki verður soleðis at mann skal á hvørjum ári í løgtingi við einum sovorðnum marki sum skal broytast í mun til gangið út frá hvussu búskapurin útvúglase hvussu bankagarrin broytis so víðari men at hetta verður nakað sum verður leypandi dagført men landsstýrsmaðurn kann kann skal greiða nærri frá tí um hetta er eitt eitt fastsett mars um hann skal í í løgtingi hvørja ferð við við broyting ella um tað verður regulerað í mun til til dømis hvussu innlavn og útlán í føroyska peningageirarnim annars eru og í mun til kanska eisini í mun til kappingarstøðuna men tað kom mot ein viðgera nærri í fíggjarnevndini vit hava fingið nýggja ktskipan í løgtinginum og tað hava verið nakrar avbjóðingar í mun til ati fáa atgongd til øll tey fylgiskjølini sum hava ligið inni á skipanini men vit hava fingið lovað at fáa atgongd til tá tá t tað kemur í nevnd eitt sum havi hug at nevna afturat er uttan at fara for nógvr detaljur tað er hesi sokallaðu enn epkrøvini sum tað eisini verður nevnt í hesum her lógaruppskotinum at tey eru øgiliga øgiliga ógvuslig sum verða settilsifibankarnar koma nú og har verður tað so verður hetta lógaruppskotið samtykt serliga bant nordigg og betribanki sum skulu til at uppfylliskrøvini og tað merkir tað stutta langa er at að koma at hava sínar egnu bjargingarpakkar faktiskt at tað skulu hava nokk av kapitalið til at í so fall at tæð fara á húsagang jamen so skal alt kunna koyra víðari akkurát sum einki var hent tað merkir altso at øgiliga øgiliga stórar upphæddir skulu út at taka ste í láni á kapitalmarknaðinum og sum skal forrentast og sum bankarkundar koma at rinda frameftir tað er gott at hava sterkt krøv sjálvandi til og trygg krøv til okkara peningakerpi men vit mugu tryggja tað at tey ikki eru harðari og dýrari enn bankar annars í norðurlondum og tað sum er hent akkurát í mun til hesi her krøvini er ati sum eru málrættir móti teimum stóru donsku bankunum er at teir mátarnir tær metoturnar sum han kallar sum teir stóru donsku bankarnir kunnu uppgera sýni aktiv eftir eru nøkur onnur enn okkara vit halda stóvrur bankar men sum eru øliga lítlir sleppa at brúkaata og tað er tað sum tá tað verður víst til at tey eru mann brúkar orð sumeg haldi óvanliga hørð og sovíðarie krøv so verðurtað millum annað víst til at sjálvt um táð pappappírinum sær út til at tað eru somu krøv til tir føroysku bankanir og ter donsku so er avmarkingarnar í mátan mann kann uppgera aktiv ein orsøk til at mann ikki er javnsettur so har fari eg at heita á landsstýrismannin um at tað tóku vit eisini upp í undanfarna landsstýrið at fáa landsbankan og fóra a váðar áð at hyggja nærri at hvussu kunnu vit tryggja at krøvini hvørfall eru javnsett við tað sum samsvarandi danskir bankar hava og eisini yvirhøvur í norðurlendskir bankar og eropeiski bankar soleiðis atu vit ikki stilla teir føroysku bankarnar í kann mann siga eina ójavna kappingarstøðumóti vegis tambankunum og tað haldi ikki nakar úr áhuga í men eg haldi t tað er neyðugt at at mann hyggur eftir tí tí ger mann einki so so sær tað út til at teir føroysku bankarnir koma at skula liva upp til munandi harðari og dýrari krøv enn samsvarandi bankar úr danmark og tað eiga vit at tryggja at at har eru ein ág vísur javnseting men sum heild so fara vit at geva málin góða viðgerð tat kemur í fíggjarnevndina og sum útgangsstøði taka vit undir við at dagføra hesi her hesar ásetingarnar men fara at venda aftur til løgtingið sjávandi við við aðru viðgerðtakk

hetta et snýr seg um sum undanfarni røðara hava sagt um krøvini til

tann veruliga stóra búskaparliga týdningin fyri samfelagið sum verða dekkaðir inn av amessonelkrøvunum eg minnist sera væl aftur til fíggjakreppuna sum var tá ið okur sótu og arbeiddu við júst hesum her málinum millum annað sum hevði við siðfibankar at gera og tá tá var mann í tí støðu at at sjálvandi vildi mannni frá frá danskari síðu fíggjareftirliti og øðrum tryggja tað at mann ikki kom í einari støðu aftur har ið samfelagið kom at bløða ernormar uppeftir orsakað av bankakrakkum og tí vildi mann fara inn og gera eina skipan sum gjørdi tað at bankarnir

sana ímóti við sum gjørdi tað at teir nærmast vórðu sjálv bjargandi visti man kann kalla tað tað táið ið og um tær skulu komu í eina lk støðu aftur

hyggu mann eftirtí føroysku skipanini aso eru treytirnar fyri at gera ein sið firi peningastovnur taðr at javnið hjá peningastorum stovnunum er størri enn trettan prosent av føroysku brottistjóarúrtøkuni og at útlánini hjá peningastovnum eru størri enn tíggju prosent av samlaðu útlátini hjá føroysku peningastovnum í føroyum og at innlánini hjá peningastovnunum eru størri enn tríggu prosent av samlaðu innlátini hjá føroysku peningastovnum í føroyum og og ein g ein peningasovnur hann verður út ineda cifipeningasovnur um at fera upp um eitt ella fleiri av teimum markviðnum sum eri omanfyri havi nevnt her í tvey fylgjandi ár men við hesumher uppskotinum so verður enn eitt markvirður sett inn í lógina og fjórða markvirði sum sigur tað at er javni peningastovnrins minni enn tríggjar milliardir krónur verður hann ikki útnendiroszfyð peningastovnur so kann man pyrja sjóvan hví er hetta komið inn eg minnist eisini sera væl tá ið mann viðgjørdi júst hetta her málið um hvørjir bankar skuldu vera við og okum sódu í landsstýrinum útá okur undraðurær eisini yvir tað at tann lítli peningastovnurin sum norðiast sparikassi jú hann vildi partú sleppa upp á part tá eisini og vera ein cifipeningastovnur og tað kann mann gott siga eg haldi at okur allir sum sóku landstýrinum tela øll undra en ett sinur yvir tað men tað bleiv so til tað at hann eisini bleiv ein cifipeningastovnur eg trúgvi tí uttan at í veruleikanum hugsaðu um hvat týddin tað fór at fáa fyrr bankan av ymiskum krøvum og kostnaðum júst tað at blíva ein svið banki taðhað var møguliga veruleikar fyrimunur kanska gjøgnum atvveri sifribanki men meni eg trúgvi tí at sæ í í baksspakli so hava tæir ásannað tað at hatta var nokk ikki so smart og hava tíð eisini send skriv til danska búskaparmálaráðirnum beinleiðis um at sleppa undan at líka krøvini til at sifuibanka og at tað vilja hava halvt sov heitt á á danskar myndugleikar um at fáa lekkra kravið soleiðis at mann sigur tað at um mann hevur ein javna minni tríggjar milliardir krónur lia so sleppu mann burturúr hesun her og tað er so tað sum vágaráðið í føroyum eisini hevur viðgjørt og í numotati sum er gjørt svarar mær aftur tað at mann heldur tað at hetta er í ordan og tískil er hetta her komið inn ííhetta uppskotið her tsemiska ráðið niði í danmark hevur sent teg ti til danskar myndugleikar hetta tilmæli og tríggjar mánaðir aftaná vist e eiki hvu júrt nakrar viðmerking ella nakað nakað um tað at hann at ikki ildi hava tað vera soleiðis ja so fer at seta í gildi ogtað er tað sum okur sita við hondini her í dag

eg skilji nokk so væl eisini tey hoyringsvar sum koma millumanar frá baknordik sum eg haldi sjálvur eru rímiligani tað eru rímiligani kritisk teir siga jú millu anað tað at hetta jú tað fyrsta metar av tað at siðfikrøvini sum koma í gildi hava eið eri nógv harðari fyri føroyskar peningastovnar endrara eru fyri teir útlendsku og tað er nakað sum hannikki blivur gjørdi vari við tá ið sifrogme komu og tað vóru okur heldu ikki hját tú gjørdi varið við tá í mun til danskar bankar til dømis um at siga eisini taðat tað eru danskir bankar sum egra sommu stildsunduin baknordygur ella betri bankin sum settisk er í partur av sifrikrøvinum niðri so eittannastað so so so so so er ta it sindur órímiliga í hesun her tað haldi eg eisini okur eiga viðgerð í nevndini tá tað kemur har til hví mann júst skal hava tað tað tann ójavnan inni tí eg hali ter esin er umráðandi at tey krøvini sum settu føroyskur peningastovurnar eru gjørd í tráð við tann føroyska búskapurin og hvussu annars hesin bankin skal virka í hesum her samfelagnum sum sum her er eisini tá ið tú ástendur og og og u um at tryggja tær at hann hann kann endureisa seg vistu er neyðugt um tað koma á protasøvara inn yvir samfelagið aftur

tað at at mann sigur tríggar milliardir í javnað so ert tað ikki skifibanni við ð men tað setir eisini nøkur nøkur nøkur ávís nøkrur ávísar bgrenskingar inn fyri fri fyri tein teir bankarnar sum sum koma í hesa støðuna her tí at visti tær jú vaksar seg oman fyri hasin tígja milliardirnar og javna jam so hava teir soeina aðra støðu aftur ha men so leingi so teir eru í útivis fi skipanini so hava taðr ein ein kappingarfyrimun mun til teir størru bankarnar við tað at tær hava minni útsgiftir og eftir hava minni av umsitingarligum tingum at taka taka atlil til enn vist teir vórðu stið við banki

eg haldi tað at hetta málið skal fáa eina góða viðgerð í í nevndini og og har okur fara at gjøgnumganga dað ordiliga og og viðgera tað ordiliga eisini støðurna hjá teimum føroysku peningastovnum í dag sum hon er og teimum krøvunum snarrundir tað haldi eg er viktit am mann fær lýst kanska betri eisini hví júst føroyski peningastovnar kanska orsaka v støddini á samfelagnum tað veit eg ikki hava sangariskrøv enn enn teir útlendski ella tað danski við restina av ríkinum tað tað kann mann so seta spurnatikin við og og viðgerð eisini okur fara vussu at geva hesum málinumeina góða viðgerð í nevndini takk fyri frú forkvina
takk fyri so er ein viðmerking hon er frá kristinu háfoss ger so væl
ja taðer bæði rætt og týðandi at vit seta krøv sjálvandi til bankarnar og hava góða lóggávu økinum men er samdur jóhandal í at tað er ótrúliga týðandi samstundis eisini at vit ikki seta órímiliga hørð krøv og slett ikki harðari krøv nn en bankar í norðurlondum og og eisini danmark annars hava tí tað er tann føroyski ankadin hjum at rinda fyri tað so tað eiga vit avgjørt athyggja nærri atií nevndini annars nevndur jóhandal hetta við hann undraðist um at norðeði sparika sað virhøvur var ein sifibanki eg haldi nógv undraðust yvir tað tá í sínari tíð tí at tað er kanska bankir sum teir stóru bankarnir kundu yvirtikið í so fallan kom í kreppu men eg haldi t mnn skal síggja ti tí ljósunum sum var aftaná fíggjakreppuna at tá høvdu bankarnir tørv á at fáa fleiri innlán og fáa fólk at seta pengar inn og vart tú ikki siðfyri banki so stór vansi fyri at allir pengarnir fóru yvir í teir sum vóru siðurfyri bankar í dag er støðan heilt øvugt nú hava bankarnir næstan ov stór innlán og kundu ynskitð sær størri útlantsvøkstur so pluss tað at krøvini eru sum munandi hertil siðfribankar
takk fyri johan dahl ger so væl
ja takk fyri ja men tað er møguligt soleiðis o júst soliðsi su okur sigdu háfólsin í formannin nøvnir her at tað tað var kanska orsøkin til at mann tá valdi at at blíva sifribanki eg minnist bara tíl at okur í landstýrinum tá metti at tað var eitt sindur utopiskt í gásaum at tað so lítil bankin gjarna vildi va sifibanki tí at mefti tað a krøvini fóru at blíva øgiliga ógvuslig fyri hann eisini tá men alto hvat eg blivu mar klog kann mann siga og eg rokni við ati orsøkin til at bankin í dag hevur valt at fara øvutann vegin eg hevi júst tað at ter hava sæð tað at tað a bleiv forstrævið fortungt og fór krevjandi fyri bankan at vera í hasum har at skipanini og tí hevur mann valt og heitt á mynduleikanur um at broyta tað og tað er so taðman hevi fingið viðalud í og tað ertað sum og fór at viðgera nú tá okur taka hetta málið í nevndinatakk fyri fru forkina
takk fyri so mong vórðu orðini í hesum umfarinum tann næsti røða verður bjarni kárasom petersen
gersovæl takk fyri frú forkvina ja vit viðgera eitt ríkislógartilmæli forslag til annordning um endring av annordning om ikrafttretin forferðørina á lóg um finansielvirksemhet endring af kriteriu forsifiutpeining forferðørini hetta er eitt ríkislógartilmæli sum kemur leingi seg av einumat danskari lóggávu sum kemur forleingi seg av einum esderektivi sum kemur for leingi seg av at bankarnir kanska ikki hava vísar í árunum tvey túsund og átta tvey túsund og níggju

í breiðari merking verða sæddar og hava verið sæddar sum samfelagskritiskar instututtiónir tað at keypa og selja kapital er eini rættiliga esensiellur partur av virðisdistributiónini í samfelagnum og íløgu hugin um tað so er eini sethús ella ein fabrikk øh tí hava politikarar lyndi til at bjarga bankarnir tá ið teir hava sjálvir sum sita í bankunum rent hesir peningastovnarnir á heysin vegna vágafýstsum virksemi ella ringari fíggjarstýring tað sóu vit til dømis í fíggjakreptuni í tvey túsund og átta við tí eftirfylgjandi bankapakkanum sum larsløkkurasmussen kom við og mann sá eisini tað tá ið mann bjargaði eikbankar vit hava snógv sagtikki ráð til at lata vera í nógvum førum tí at avleiðingarnar av at lata vera metir mann at vera verri enn tað at bjargabankarnar og tað er aloftas við skattagjaldarums pengum so tað er ein ein tragedia í so máta men síðani fíggjakreppuna í tvey túsund og átta so hevur mann innsæð tað at tað er ein ávísur tørvur frá almennari síðu av at regulerað bankarnir væl meira og tí hevur mann etablerað hesa institutiónina ella hesa katigoriseringina sum eitur sifi altso systemikliga inpordentfynhistitusins bankar av slíkum týdningi at teir hava samfelagsáhuga í ikki at fara av knøranum og fyri at koma inn undir hesir siðfiði ásetingina so skal mann hava so skal mann lúka nakrar treytir man hevur sent gjørt nakar serstakar reglugerð fyri bankarnar og fyri tí føroysku siðfiskipanina har hevur mann treytirnar sum eru hesar eitt at javnið peningastovnsins er størri enn trettan prosent av føroysku ruttutjóðarurtøkuni tvey útlán peningastovnsins er størri enn tíggju prosent av aa samlaða útlánnum hjá føroysku peningastovnunum í føroyum og trý innlán peningastovnsins er størri enn tíggju prosent av samlaðu innláni hjá føroyskum peningastovnunum í føroyum altso hetta er hetta e við at gera mann vil tryggja sær at bankarnir eru stabilir og ikki fara í holt við fíggjarlig virksemi sum er so mikið vágafúst at mann metir tað vera ábyrgdarleyst og at mann kanska fær bæði innsolvens og fólk sum ikki kunnu afturbetala sínum lán og so framvegis so mann hevur nøkur minsta mark fyri hvat eið ifibanki skal lúka av treytum og sum nú er so hava vit tríggir bankar sum lúka hesar treytirnar og heta her uppskotið kemur forleingi seg av at ein av hesum bankunum metir seg ikki vera føran fyri ella heldur tað ikki vera til fyrimuns fyri hann sjálvan at vera katigoriserar sum sifibanki og talan er um norðrega sparikassa sum ynskir ategentiliga koma úr hesa katigoriseringini og ein peningastovnur hann verður útnevndur um mann fer upp um eitt ella fleiri av teimum áásetingunum sum eg havi remsað upp í tvey fylgjandi ár men við hesum her lógaruppskotinum so setir mann eittpunkt inn afturat sum eitur er javnipeningastovnsins minni enn tríggjar milliardir krónur verður hann ikki útnevndur sifipeningastovnur og endamálið er sum sagt við hesum at skilja ímillum teir størru bankarnir og teir smærru bankarnir í føroyum úrslitið av broytingini er at vit fara frá tríggjar sifibankar til tveir av tí at norðoeya sparikassa ikki líkar treytirnar í punkt fýra og hetta er eisini eftir ynski frá vágaráðnum og sparikassanum htað er ett sindur áhugavert hvussu nógv vit tosa um bankar fyri tíðina tí at bankar liggja í einari grásunnu ímillum tað sum mann kanska kundi kalla almannagagnligt virksemi ella virksemi í almennum áhuga og so tað at tað er privat virksemi burturav vit tosa um tað tá tað kemur til lánsviðurskiftir til at útvega sær bústað vit tosa um tað tá ið tað kemur til grundleggjandi bankatænastur vit tosa um tað tá ið tað kemur til hvítvask og eftirlit av av borgaranspeningi negativa rentu og so framvegis og tað er kanska tí at vit ikki ordilga hava gjørt upp við okkum sjálvum hvønn leiklut ein banki skal hava í einum samfelag tí at mann hevur eit sindur ambivalent forld til tað ein banki hevur ein ræðuliga esentiellan leiklut í einum samfelag og tí er tað í í í almennan áhuga at hann ikki fer av knóranum og tí loyva vit okkum at gera nakrar reguleringar fyri bankarnar men samstundis so hava vit eisini gjørtgjørt nakað av lógarverki soleiðis at bankarnir standa í einari serstøðu altso millum annað tað at vit hava ásett í lóg at mann skal hava pensjóns og lønarkontur í føroyskum bankum að taðta tað ger tað at mann ikki ordiliga veit hvat forhold mann skal hava til peningastovnar í sínari heild eg haldi at vit byrja at síggja eina sovorina lítla uppgerð við tí

ið tað kemur til stórar bankar mann tosaði í tvey túsun og átta um at tú bygdu felag so at bankar vóru so mikið stórir og so mikið kapitalstekkir at tey ikki kundi hugsast at teir fóru av knørranum men tað gjørdi teir so tað er kanska tí at nakrir bankastjórar blivi gýriir og byrjaði at kreera nøkur fíggjar instrumentir sum gjørdu tað at tað var nógv meira vgast vágafúsar londstreytir fyri til dømis bústaðarbygging í usa og tá ið tað alt krakuleraði o boblan brass so fór fóru allir bankarnir á knøranum og tað var skattagjaldarin sum stóðu eftir við rokningini í allarflestu førum e eg haldi tað var minni enn ein hondfulla fólki sum fór í gegli fyri fyri ta virksemið sum var tá men vit kunnu heldur ikki lata standa til og lata bankar fara heysin tí tað hevur eisini ringvirkningar fyri samfelagið tá ið tú sær eitt bancro til dømis ella tá tú særi at tann bankin ferðaheysin tá fær so nógvir ringvirkningar í samfelagn at tað ber næstan ikki til at lata vera tí er tað meira enn rímiligt at mann frá almennari síðu setir nakrar ávísar treytir fyri stabilitetin fyri ein banka serliga tá hann er á einari ávísari stødd sum er ásett í teimum punktunum er fyri sðfið bankunum men at tað samstundis eisini eru smærrir bankar sum mann metar ikki at vera líka esensiellur fyri fyri samfelagnum at mann vurdera at teir kunnu kanska virka undir øðrum treytum annars eri ikki so ræði nógv beini í akkurá hesum her uppskotinum hetta her er eftir tilráðing frá vágaráðnum og eftir eftir umboðn frá norðura sparikassan sum sum eg skilja lanum ynskti frá byrjanin ar vern inkluderar í hasfi kadikoriseringina eg e dugi ikki ordiliga vordera hví so var men tað var funni tær út av eg ikki fara hálvvart so eg fari at hyggja positivt upp á hetta her uppskotið frú forkvinna og vóna at tað fer at fáa eina góða
ja vit takka fyri og tann næsti at røða verður landsstýrismaðurin helgi abrahamsen ger so væl
ja frú forkvinna eg fari fyrt øllum at takka framsøgufólkunum haldi eg at vit hava fingið nakrar góðar røður her hetta her ett ríkislógartilmæli og tað snýr seg um kriteriuni fyri at vera siðfiba ella sifribanki og het her við sifribankum ja tað komu sjálvandi sum fleiri hava nevnt eftir gjakreppuna nog veðu mánn sæð so oftani at bankan varður farnir av knóranum og tað var fólki í landinum og landskassin og og ella staldskassar sum sum hynga upp á skuldina so nú skuldi nakað annað a gerast nú skuldi mann gera bankarnar soleiðis at tey ikki kundu fara knóranu ella kundu endurreisa seg sjálvar sog ertað minnir eitt sindur um at tað søguliga sum vit ofta havu sæð at mann hevði roynt eitt bygt skip sum ikki kunnu søkka at tað er nú skal stálið vera so tjúkt at at at tað ikki kann søkka ogm man skal hava vatntættsskáttur henda við handavi og so gloymir mann kanska at skipið flýtur øgiliga tungt við sjónum tá ið alt hetta er kom upp á pláss so kanska er eitt sindur har vit eru at vit hava vit hava bygt hetta so og bjálva so bankarnar so væl at nú flóta tað tungt við sjónum at vilja sleppa burturúr hesuni aftur tí at hvat merkir hetta fyri búskapin annars at mann skal bjálva seg so væl og tað eru tríggir peningastovnar í føroyum sum eru siðribankar tað eru tað eru betri banki og sbakknordik og norðuya sparikassi og tá ið nei tá htaðhrsifiskipann kom ella ja tá tá var ta stórur áhugi fyri at blíva siðfriðbanki tí at tað má sá tað sum fyrimunir og tað er sjávandi ein veldig fyrimunur at svær skip sum ikkikann søkka øh meni men nú tey krøvini blíva so stór nú nú er tað ikki so spennandi meir og tað skilir mann væl ikki tí tað er góðar grundir tað er øgiliga góðar grundir til at mann roynir at at bjálva bankarnar væl tí at vit vilja helst helst ikki síggja hetta aftur at bankar far á knóranum og og og og so fera rokningar býttar út til onnur men men hin vegin altso hvat merkir hetta fyri búskapin at at mann bindur so nógvar pengar í eini tíð hvar ið hvar tað kostar at oyga pengar tað er tað er eisiniein avbjóðing eitt annað sum eisini er ein trupulleiki hjá okkum haldi eg tað er ati tað er hetta her at viti vit siga at tað okkara bankar eru sifibankar tí at teir eru so stórir partur av búskapinum men samtíðis skuldu teir kanska kappast við danskarbankar sum ikki eru siðfrið tí teir eru nógv minni partur av búskapinum har sjálvt um teir í veruleikanum í størri bankar enn okkara og og eg eg nevndi hetta at eg varði fund við danska vinnumálaráðárarni fyri finni í nøkrum viku síðan han var á vitjan í føroyum sigurmæn kolleruk tá nevndu etta fyriom og og vit avtala ovit skuldu taka hata spurningin upp tí at tí at tað er ein avbjóðing fyri føroyskar bankar at at teir teir skulu dúka hesi krøvini sum størri bankar í danmark til dømis ikki skulu lúka tí teir eru minni partur av teirra búskap beinir johannesen nevndi hettaher eisini sína røðu so hetta er nakað sum vit mugu hyggja eftir tí at ateri sjávandi ein ein avbjóðing men við hesi broytingini so so kemur norðeya sparikassin iðr um markið fyri at ra sið fið tí hann er javnar minni enn tríggjar milliardir men hann er øgiliga lítið niðanfyri og og so kemur mann í hesa mkottligu støðuna at at nú skal norðeya sparikassi veruliga ansa eftir at hann ikki fer at vaksa og tað er tað er enni nokk so keðilig støða haldi eg at at íat ein ein ein vinnulívsfyritøka skal ansa eftir ikki at vaksa visti man ikki ætlar at av blíva sifyri aftur so so tað er líkasum nakað sum eg haldi ver eitt sindur óheppin men men ikki tí at at tey eru norða sparikassi er absolutt við upp á ata her og og vil vil fása støðuni øhkristina háfos hon setti ein spurning til mín tað var í sambandi við hetta markið kravið tríggjar milliardir altso skal tað skal mann løgtingið í enaferð um ári fyri at javna tað og tað skuldi ikki tað er tað eru fíggjareftirlitið sum kemur at rigulera tað altso einaferð um ári viðjavna eftir her tjaldi tað var tað sum eg hevði sigað um hetta málið og eg fari at takka framsøgufólkum fyri teir røður takk fyri ja
tókka landsstýrismanninum og har var ein viðmerking frá kristina háfoss ger so væl
ja eg hugsaði at tú kanst byrja landsstýrismann bara um hatta sum eisini verður lýst í ílógaruppskotinum hvør fær frá onkrað teimum stóru peningastovnum at teir meta at sjálvt um tá pappírunum eru tey somu krøvini siðfibankar í danmark og í føroyum sum meta tær at tey eru strangar til teir føroysku peningastovnarnar og tað hengur millum annað saman við teimum møguleikunum sum mann hevur at uppgera seg so kallaði nip krøvini og so víðari er tað nakað sum landsst landsformaðurin nú nevndi hann ætlaði at tosa við hann hevði tosað tann danska ráðaran undan men er tað nakað hann tosað við tær føroyska eisini landsbankan fær vágaráð um at fáa eitt ítøkiligt tilmæli um hvat hevði verið hóskandi í føroyum í mun til ein føroyska búskapin og í mun til vágan í tí føroyska fíggjagarðanum tí nú hava vit fingið nemliga hesar stovnarnar til at kunna ráðgeva landsstýrismanninum um tílíkumál so okur mær hoyrir um at ætla at brúka tey amboðini

harra formaður jú sjálvandi brúkar vi tey amboðini sum tað havar men eghavi ikki nakra ítøkiligar ætlan eg havi verið í kontakt við við við landssbankastjóran og so nokk umboðair bæði vágaráði og landsspankan men um at um hesar spurningarnar eg havi so ikki varan av at at at vágaráðið er so øgiliga sinnað at broytast akra hsi krøvini men halda at tey eru rímiliga sett fyri fyri okkara peningastovnar hinvegin so havi eg tvørturímóti varunum av peningasovninum sjálvur halda hetta er alt for strangt so so tað har ímillum vit eru sjálvandi so so tosar mann báðar partar fyri finnaútav hvat er hvat er tað rætta talið at seta takk fyritakk fyri
tann næsta fáa orðið verður sirið stenbergger so væl
takk fyri frú forkvinna kristina háfoss hevur havt framsøgurøðuna vegna tjóðveldið og er sera væl útborin kann mann siga til tað so eg heyðibara okkurt stutt onkrar tankar at leggja afturat øh sjálvandi tá ið mann viðger krøv til bankarnar so er tað sjálvandi tí at mann vil tryggja sær tað at mann ikki kemur í eina støðu har bankarnir fara á húsagang og tað er eisini nakað av tí sum okur hava havt sera ringar royndir av tað hava eisini grannalondini havt tíverri eta r ikki nakað sær føroyskt og føroya fólk hevur eisini goldið ein nokk so høgan prís fyri at bjarga bankunu og tað er eisini nakað sum tey allarflestu hava eina meining um sum eg skilji hetta her so eruta ikki nøkur herd krøv til bankarnar og hetta eisini gjørt heftar tilmæli frá landsbankanum og at mann ynskir at norðoyasparkassið verður undantikin tað haldi eg ikki nakar er er ósamdur í men í gjár so ðviðgjørdu okur hetta her við at fáa lán kring landið og tað okur viðgjørt fleiri ferði og havt tað frammi fleiri ferð og tá hevur svarið øgiliga ofta verið at ein av grundgevingunum fyri at tað er so trupult tað eru tey hørðu krøvini sum mann hevur sett til bankarnar okur viðgjørdu eisini hetta her við at ta blívu so tað blívu dýrt at vera bankar kundu altso ikki rentan er lág tað eru fólk sjálvandi glað fyri men tað eru so nógv gjøld komin oman á tað at hava kontur og brúka tænastur tað er eisini ein ávís frostratión kann man siga millum fólk um tað otá er svarið eisini at ein av orsøkunum er at tað er so høg krøv til bankarnar so pá einlannan máta so er mín áheitan eisini at okur hava tey viðurskiftini við í vorderingini tá ið man viðger krøv til bankarnar soleiðis at mann ikki kemur at gera nakað sum ger tað enn truplari hjá fólki til dømis at kunna seta búgv tí tað er eitt problem í nógvum støðum at at tú ikki fær at tú ikki fer eit sethúsá lán og kanska kann verða noyddur at flyta av tí grund tað er ikki ein ein ein íspunnin trupulleiki tað er nakað sum heldur og so kemur manntil kanska eitt annað punkt sum eisini onkuntíð hevur verið víst á at tað má heldur ikki vera truplari at vera banki í føroyum enn til dømis í danmark og okur hava eisini onkran banka sum hevur deild í báðum teimum londunum og eg veit ikki akkurát hvussu støðan er men onkuníð hevur mann hoyrt tað at ein kundi í sama banka hann fer betri treytir viðsu hann er kundi í tí dansku deildini en vissi hann er ú tí føroysku deildini sjálvt um føra fólk eigur ein part av bankanum tað haldi eisini er nakað sum sum mann pá einlanna máta má taka við í vorderingini so sjálvandi tað at hava krøv ja tað má tað vera tað men tað má vera við skili og tað má ikki vera ein forðing fyri tí sum føra fólk hevur tørv á og har hugsi eg serliga um hetta her við at tað er so trupult at fáa sethusalán kring landið so okur mugu ikki leggja enn størri forðingar í vegin fer í tí og visti tað ikki kann loysast innan fyri fyri hes her bankaskipanin her so eigur mann at venda aftur til tað gamla sum hann hevði við húsalandsgrunninum at hann eisini kundi fíggja ein part og ikki bara at byggja so tí eg haldi at okur fáa at fáa ikki loyst ta avbjóðingina í verandi støðu við at fólk ikki fáa lán takk fyri
ja takk fyri tað er ein viðmerking kunnu eg frøgna hoydal ger so væl
ja frú forkvinna siurstben nevnir tað sum er týdningarmikið í øllum hesum málunum um fíggjarmál í føroyum og tað er hava vit yvirhøvurum ein sjálvstøðan fíggjarmarknaður og bankamarkn í føroyum og fyri at sita at sindur einfalt havdu vit ikki havt føroyskar bankar hevi mnnikk tatan sparikassan sínam tí so framvegis so ivist eg í um føroyar ketar verður sum hetland og tað sum hendir í løtuni at vit vera samrunnin partur av øllum donskum loysnum í løtuni og ja eg hoyri eisin ham at tosa danskt eftir hondini í í bartnordik á vanligum fundum og trupulleikin er bara tann at eg haldi onkur fókalagsmaður segði her í dagin gi tskulit bara finna praktiskar loysnir nei vit búgva ikki í føroyum á praktiskum orsøkum otað var sígatvil svitt ikki halda fast um vit hava okkara bankar sum veitaa føroyingum lán og fígging til sín til snar bústaðir til sína vinnu jamen so endaðu vit sum eitt sum ein danskur provinsur og eitt og e og eitt og eitt hetland
fyri sirið stenberg ger so væl
takk fyri tey frá fólkum ja tað hevur heilt ótrúliga stóran týdning at hava síni egnu bankar og hava tey viðurskiftini í ordan og tað er eisini tað sum hevur verið avgerandi fyri eisini menningina av samfelagnum og tí er eisini eftir mítt og mítt poeng tað at tað sum mann má hyggja eftir so hvørt sum krøvini verða broytt ella herd tað er at mann ikki kemur at seta forðingar í vegin fyri tað sum tað vanliga fólki hevur brúk fyri tað at kunna taka eitt lán og tað at kunna hava síni viðurskiftir lønir og kursar sínum til ein rímiliga kostnað so at mann ikki fer fer fer tað truplari tað má mann hyggja eftir tað er bara ein áhætan til nevndina takk fyri
takk fyri so vórðu tað ikki fleiri sum høvdu biðið um orðið í hesum málinum og løgtingsmál nummar tveyoghálvtrýss sum snýr seg um sum ei ríkislógartilmæli sum snýr seg um broytingar fyri treytirnar fyri at verða sifibanki í føroyum tað málið verður beint í vinnunevndina næsta mál á skrá er løgtingsmál nummar seksoghálvtrýss tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi fiskjudagaskipanin leingir um gildistíðina á rættindum føroyski smábátartillagingar og fylgibroytingar og eg skal biðja um framsøgufólk ja tað er fyri fólkaflokkin beinir johannesen og fyri javnaðarflokkin er tað hennik old fyri sambandsflokkin er tað johandal fyri tjóðveldið høgni hoydal fyri miðflokkin biljustinussen og fyri framsókn bjarni kárason petersen tann fyrsti at røða verður beinir johannesenger so væl
broytingar í sjóðfeingislógini og hygg mann eftir kanska stuttum hvat tað er um so er tað

og so er tað eisini nakað víð livradøgum og tað sama við broytingaívið bólki fimm ella fyri útrórprbátar og so era gildistuðin av veiðirættinum og so er tað onkrar ásetingar sum verða broyttar og umborðaðar

ein tað størsta broytingin frá tí sum er galdandi í dag so er tað tað at hon sum hevur verið galdaðin gjøgnum nógv ár so er tað tað at lanstýrismaðurin fær við heimild hann kann við heimild áseta fiskidagarnir við kunngerð og í verandi lóg so er tað soesær at dagatalið er ásett við lóg og tað er sumso altíð verið tað at løgtingið hevur so samtykti fiskidagarnir sum áftast sea verið teirr í augustmánað men so seinni er tað so broytt til fisdaár er so broyttil tað sama sum kalendararið fyrsta januar til einogtretunda desembur men nú er tað so í at tar í kunngerð at landstýrismaðrn ger tað og tað er so særa av tí tað eg verður so eftir einari umsitingarætlan í ma tvetsnu nítjan so latu eini arbeiðsbólkur landsstýrismanninin tá var ein lanstýrismann og eitt uppskot um hvussu mann kundifyrisita fiskiskapin og tað var so eftir torki á landgrunninum og ýog upsa í føroyskum sjógvi og tað er so eftir einari umsitingarætlan í veiðireglu og tað hevur verið onkrum smáe tillagingum at hetta her uppskotið verði í grundarlagið undirada tað sum mann fer at seta fiskidagar fyri tvútsund og einogtjúgu frameftir og umsitingarætlaninm hon hevur frá fleiri pørtum saknað í mun tiltil dømis hýsuna athýsprísurin eru øgiliga lágur sum er nú og og og fyri at fáa mmcgóðkenning so skal ein umsitingarætlan til og tað er tað sum nógv hava saknað og alaiðes vera fegin um nú og so er tað eisin so sær at í nýggju lógini sum bleiv samtykt í fjør so var tað so sær at vit høvdu eina skipan við um døgum fiskidøgunm frá áðrenn ogfyri bliv frá einum ár bliv flutt til árieftir sum koma at fiska teir ttríggir mánaðarnir og hetta her verður so eisini settur í verk íl kunngerð og so er tað hendan skipan við livradøgum og hon verður so verið í verk síðan tvy túsundog fimm og tað er so særa at fiskiferð kunnu fáa eyka fiskidagar um tey avrera liðugir og hetta er verður so eisini vískað til at fevna um annan innvøl og hetta her so eggjarsupp undir tað tá mann tosar um at fáa fáa alt lands og mær dámar betri tað at mann eggjar til tað lóggeva tað tí tað er so oftani tað at tað eru nógv sum kanska ikki hava tar tól og umstøðir sum skulu til fyri at fáa alt til høldar og tí haldi hetta er ein góður máti at gera tað men men hin vegin so haldi eg nán kann siga spurnigin hvat mann fara burturúr akkurát hesum livradøgunum og mann kann spyrja sjálvandi síðani týs fimm hava vit útflutt nógvum verð liðugir og hava virkað nógvumr liðugir á landi enni vit hava gjørt higartil ha og tað meti eg eg ør oysini mann burdi nakað mann burdi hugt eftir altso hvat far mann veruliga burtur úr tí og ella er hetta her bara fyri a soleisær at vit kunnu mann kann siga eg veitskum hn kank skal siga vask hendir siga tað orkvat vit vitvit taka altíð landsmenni so sso kastajú kanska áburina frá okkum víðari ha og so er tað ætlanin fyri at broyta skipanina fyri útróðrarbátar og hereln so sær at mann mann ger ein nýggjan bólk fyri føroyskur bygdar bátar og tað var ein ávísur kritikkur tá ið lógnum bleiyv samt í fjør at at mann kundi til dømis taka føroyskan bat fiski honum og leggja saman á ein størri bat ein plasttøkiabata og og so framveðis tað var stórur kritikkur av tí og hetta skal so hettan kritikkið mann so tikið upp og hetta skal so forða fyri tíð at at fiskiveiðuloyvi á einum opnum føroyskum báti veður brúkti fyri grundarlagið undir veiðirættinum hjá størri plastspatnum og tí at tað kann gott hava óhepnar avleiðingar fyri føroyskt páta smíð og tí tað er ein stór partamentanini og vónandi kann hesin her bólkurin eisini gera tað at mann varðveitir hendan her á ta føroyska batasmiðju og mann kanska eggjaða upp undir at tað blívu meir ha og sjálvur haldi eg at opnir føroyski bátar tað verður ikki nakað sum fer at eiga nakrað stovn

at teir kundufiskað nokk so frítt um mutil onnur haldi eg og tað síðsta sum so í hesum her tað er tað at mann

gjørt tað at veiðirættindin eru tólvára í einum tólv ára tíðarskeiði sum so skuldu løgtingið so skal taka avgerði um at leingja á hvørjum ári í undanfarnu lóggáva var tað so sær at tað var átta ár og mann so tók avgerð um um mann skuldi leingja helta ikki og tað er so eisini tað ið verð við í hesum eg eri við í hesari uppskotinum eg havi sum so ikki snógvar leggja afturat so men hettaher skal fáa ein góða og virliga viðgerð í vinnunevndini og vænti eg at tað koma vit fara at trøð í nógv av hesum tingunum sum verða nevnd við her takk fyrija
jatakk fyri tað eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá bjarna kárasini petersen ger so væl
takkfyr ha formaður tað sum eg haldi eyðkennir fiskivinnuskipanini hjá sitandi samgongu tað er tað at løgtingið skal í minstan mun gera nakað av hvørjum fiskiskapi viðvíkir har tað heldur verður landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum sum kemur at taka allar avgerðirnar gjøgnum kunngerðir bara í hesum er uppskotunum er tað at landsstýrismaðurin fær heimil til at áseta fiskidagar við kunngerð harafturat so kann hann flyta óbrúktir dagar yvir um ár við kunngerð h tað sær út til at løgtingið skal avmaktast tá tað kemur til okkara fiskivinnu og at og at líkasum fólkaflokkurin ynskir at vinnan skal bara fáa frið til at arbeiða við tólv árarættindum givnum rættindum uttan at rinda eitt eitt rættvíst tilfeingisgjald hvørjaeru fyrimunir við at landsstýrismaðuin í fiskivinnumálinum sleppur í kunngerð ag atseta fisjudagatalið takk fyrhera formaður
takk fyri bann johannesen ger so væl
ja so áðrenn tað so var tað jú løgtingin sum avgjørdi tað og tað kundi ein meiri lutið løgtingið bara ganga beint ímóti øllum tilmælinum um hann fekk til dømis frá hagstuvnuni sum bara økja tað ógvusligt tað kundi mann í prisippinum men herpeint so er mann í je tekur mann so mann tekur øll atlit her beint til dømis so kann mann siga tað atvistu a er til dømis er lágtveiðutrýst at upsa og stovnurin væl fyri so kannmann kanska økja tað meðan mann hyggur eftir toski toskuhýsastovnunum a tá man tosar um uppsa so kanska bólkur tvey í hesum førinum so er tað so har er tað landsýrsmavurn ítróttasamstarv við hastovna og onnur sum tekur tekur hesar avgerðirnar so eg veit ikki akkurát um um tað er ein stórur fyrimunur at løgtingið situr og avgerðr og tað kanska oftana tekur mann ikki atlit til umhvørvið o annaðitakk fyri
takk fyri høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg havi bara tríggjar spurningar til tíggja stuttar spurningar til beini johannesen sum eg rokni hankan svara uppá hví skal ásetingina um itri og innar fyrsjutagar leið strikast úr lógini hví er tað so at tretivu prosent av fiskidøgunum hjá bólki fýra nú skulu eg upp í bólk trý og hví verður ein umsitingarætlan sum beinin jo hannese nokk veit at vit hava lagt stóra orku í at fáa semju um hví verður hon ikki gjørd í semju millum flokkarnar á tingi
takk fyri beini johannesen ger so væl
tail nummar eitt so veit eg ikki heilt tað kanska eisini landssrýrsmann kann svara uppá nummair tvey so var tað samband við nakað sum eg samtykti áðrenn summar til spurn numar tvey um mer trý so ja nú liggur eftirhoso vinnunevndini og har eru allir flokkar umboðaðir uttan miðflokkurin og sjálvstýri so har kunnu vit eisini taka heta her upp og annarsviðsmannin ynki meiraakkurát um ev tað so eg eri endiliga árur eg eri altíð klárur at at tosa við so tað er endiliga at koma takk fyri
takk fyri tann næsti at røða verður hennrikouldger so væl
er so eitt nýtt uppskot komið eftir tí nýggja upplegginim sum mann líkasum hevur lagt upp til at løgtingið skal út av bílatinum til at ávirka skdagaskipanini tað eri nokk so spesielt atparlamentið í einum landi frásigur sær allar rætt til at ávirka eina høvuðsvinnu øh okur hava hildið tað hevur verið sjá fylgjurøttar altíð eina diskussión hvussu hvussu gott hevur tað gingið á sær tá fiskidagar tað kannmann su diskutera men tað hevur so tað heur skevur verið í løgtingið sum e hevur ásett

hevur mann ovardað hildið ikki verið nøkur góð loysn í longdini at løgtingið ásetir fiskidagar nú nú er so uppskot um at avtaka ta skipann og tað er nokk so spesielt at at løgtingið altso parlamentið í landinum frá sigur seg meira og meira ávirkan og og og ta einstøku landsstýrisfólkini tí tað eru rættiliga skiftandi hvussu landsstýrisfólk eru stillaði inn uppá líkamikið hvat tað só er fyri fyri fyri uppskoti at ganga út uppá at landsstýrisfólkini eru tey sum bestemma øh

og tað kann vera heldur tmann kann vera heldigur vistu at landsstýrisfólk sigur ókey ati eg geri tegi tað og ein stórur partur av tinginum tekur undir við tí tvørturímóti visti tær so ímótsatt at tingið sigur hetta er hopleyst ja so hevur ein partur av løgtingi onga ávirkan tað kannu gott gera hetta uppskot um at koyra landsstýrismann frá ella onkunt í tann rentingin men tað tað eúa sjáldan at tað tað kemur fyri at tað kemur nakran veg so hetta uppskotið er eitt tað fyrsta sum mann frásigur sæg alla ávirkan á høvuðsvinnu og eg meinti at sambandsflokkurin segði í sørnari tíð at hetta vóru tólv ára loyvir men nú nú nú síggi eg eftir hesum uppskotum so er tað rullandi loyvir tað hevði eg ikki inndrikvað av at at at eg haldi tað bleiv sagt sjey hundrað ferðirnar her frá at tað var tólv ára loyvir og ikki rullandi loyvi men hetta er so eitt uppskot við rullandi loyvin so so tskaman í holt við at gera nakrar broytingar so so tað smáir kjansir fyri at at tey fólkini sum eru her nú verða inni í parlamentini tá ið ið tann broytingin skal gerast øhsíðan er okkurt spottaríur við í sambandi við opnir bátar tað haldi eg ri eri tað kann mann so altíð diskutera eg trúgv ikki at tað er nakar trupultei akt gera tað men opn u bátur blívur ikki tann stóri vandin fyri fiskastovnarið heldur fyri nakran annan so at teir um teir fara bólkar seg sjálvan visti tæir ikki vera grundarlagið undir at uppbyggja størri flota í sama leggingar á ymiskum slag so so dugi ikki at síggja tað er nakrar trupulleikin tað ver livur á dagun at tað garnarnor kom upp í tað tað hvørfar nemmari tað er hvørfart nemmari at umsita nú færa fleiri o fleiri at kryvja opvi á landi so tað kanska kann geva eitt sindur eyka døgum í við at tú fekk garnarnur og rogn og hvat ú alt hettaer drassiligur umsitingarætlanin ja tað er so tað er so spurningurin altso hvussu verður hon saman skrúvað okur hava sett onkur dømur av honi øh er tað nógvur tøskur ja so fiska allir sum eru hava loyvi at fiska ta fiskatosk sjálvandi tað er væl menniskja tað r tað er ikki annar mann kan rokna við

kanska tað mest grefliga broytingin tað er sum verður sagt eg skal fyrst siga tað ati rófyri fiskimálaráðið so hava teir sagt sett lógaruppskotið ella teirrasta partur upp soleiðisnar at tú fær tað var einide sum eg fekk fyri nógvum árum síðani í sambandi við við við kaip mortensen sála at at gera tað greiðari hjá fólki at skilja eitta uppskot at tú stillar tar liðað um liðið tað verandi uppskotið og tað nýggja uppskotið soleiðis sog tað kann meta um nemmari síggja at tað eru broytingar sum eg gjørdi og tað er er seri deiligt gott í í í hesum hesum her uppskotinum sum tey hava sett upp á tann mátan soleiðis at mann sleppur frá at liggja liggja og dreivast ípi í aftur og fram aftur og fram tí hendan heimasíðan er ikki tað nemmasta í verðini sum nú er komin hin var rímiliga nevnd men hendan her sær út til at vera fyvíðari komin at at koma inn á øhsíðani kemur grein nítjan grein tjúgu øh og tað er kanska tað mest ekstrema broytingin tað stendur innagrein tjúgu innara fiskidagarleiðir innara og itra fiskidigarleiðin og í uppskotunum stendur at hetta grein tjúgu bæði yvirskrift og grein tjúgu er strika alt tað sum okur í sínari tíð hevði ein enormann kamp um at fáa inní fyri at bjarga útróðrinum einum øki sum sum soleiðis at hann kundi liva nøkulund er friðin og heini heinisins háli h var ein ein góður stuðul til at fáa hesar seks fjórðingarnir seks fjórðingar ringin inn men eftir hesum uppskotunum so øer tað ein sfaka blátt tí her verður alt tað sum eitur innara fiskidagarleið við øllum posisiónini vísum fimtan punkturin ella vóru tað fimtan ela vorð da mai tá vór tað sikkurt ein nítíð at

tað varð endag íagani ja tey verða strikað hvat ið fólkaflokkurin ja altso hvat mann hugsar um tann vanliga útróðrflotan hvat hann skal stilla upp tá ið ið ringurin e vektikin ella tá ið ið innara leiðin er løkt saman við ytrirleiðini tað havi eg ómetaliga ringt at skilja tað var onkur í sambandsflokkinum sum fyrr helt at útróðrfloknurin skuldi hava ein kjans tey tær røddurnar eru vekk nú

orsøk og sigur mann opið hús til allar altso lag av landi við einum stórum frystilílibáti kanst tú fara og forða í land soleiðis at tá ið ið útróðrarvegur er aftur sum útróðrarbátar oftani fara framvið har sum tað er l og og og búk l að verða øh har hava stór skip ligið meðan meðan skjaskr verður verið og so er tað yvirsteð tað at tað ber til at strika grein tjúgu tað er tað mest ekstrema eg hevði aldrin droymt um at tað bar eitt koma eit uppskot í tingi um at strika handan partin aldurin droymt ú tey og tað er mær ófatiligt at fólk halda at tað vera tað rætta vegurn at ganga tí eru tað opið hús innan fyri seks stjórina so tekur tað mánaðin so er alt tað sum útróðurin skal virðiva um veturin so tað vekk effektivt og væl og virðiliga ogfiska so tað vilji heita á fólk um at hyggja eftir tá ið mann nú einaferð fer at viðgera eftihr og tað sum eg problemi er tað at tað sum eg problemið er tað at tað er ikki i spurningur um um um landsstýrismaðurin eitur hetta ella hatta tað kann vera ein landsstýrismaður í dag sum heldur ja oku okur okur royna at halda eftir innari leiðinieitt sindur so kann tað ganga eit mánaði ella tveir ella fimm so kemur ein nýggjur landstýrismaður sger vetre hvat opið hús okur sloypa tær opið hús og tað havi eg ómetaliga ringt við at góðtaka aðtann útróðraflotan hevur tað so trupult sum tað hevur tað nú áí fjør var eitt gott ár øgiliga gott ár og í ár sær út til at vera meiri o hví man ikki sigur at at kur okur okur verja handan partin tað havi eg ringt at skilja eg havi prøvað at hyggja eftir hvat fiskivinnuráðið sigur eg má siga at eg skilji ikki ein pinn av tí sum fiskivinnáini sigur fiskivinnuráðið skrivað nakrar fáar reglur orsakað av tíðarneyð so hava tey fáa teg ikki viðmerkingar við øh tað kann mann so altíð deskutera um um tað ikki er eitt nokk so spesielt argument et høvuðsvinna at fiskivinnuráðið skal hava tíðarneyð til at koma við sína meining um um um fiskivinnuna og av tí sama so hevur fiskivinnuráðið so at siga onga viðmerking um um hesi her tingini øtað haldi er tað tað mesta ekstrema av hesum her øhalt hitt er ja kað man siga meir og minni smábroytingar

hon skuldi koma og eg haldi at tingini skuldu endá fáa møguleika at viðgerðana men higartil hava okur ikki havt nakað serliga nógva viðgerð av av akkurát hasi hasi altso tað sum eg eri mest bangin fyri við við við umsitingarætlanini er interessurnar hvør vinnur í interessuni í hesiri umsitingarætlanini eru tað tey stóvrðu skipini sum hava teir nógva pengarnar aflan fyri seg sum hava eg spakuliga eri yvirtikin av ja einum stórum parti av av pelagiskuri vinnuni tað eru øgiliga fá stór skip eftir sum ikki hava eigar indressur í pelagiskur og tá verða nøkur sum verða taparir tí er tað er tað eingin sum helst ivi um tí haldi eg tað er øgiliga løgið at mann

hevur eina grunddíðari gjøgnumgongd av hesiri umsitingarætlaneg

haldi f fyri fyri at siga sum tað er so hevði eg ikki roknað við at at mann fór so langt at mann avtók hendan her hesa grein tjúgu

hon hevur havt eina ávirkan tann posti av vegin okur vita oftani at okur hava sæt tað oftan tann sum fylgir við fiskileiðinum dagliga hann sigur at at at skip liggja øgiliga nær at hesum seksfjórðinga ringinum tá ið forholdini eru nú ein afer soleiðis sum teg eri og línuskipini eru blivin øgiliga effektiv tað fyrsta veiðurn um orð øh so tey eru blivin ófatiliga effektiv upp á tann mátan at tykur ar liggja úti í altso í langa tíð og í øllum veðri og visti tær nú sleppa longur yrdir her so kann mann so draga línið í øllum veðri bara mandragur laga av landi so eg má einaferð afturat heita fólk um at hugsa seg øgiliga væl um tá tað kemur til handan partin eg trúgvi at sambandsflokkurin hevur yvirhøvur ikki hugt ígjøgnum eti eg havi mistankað um at tað var slekiki lisið atar gjøgnum fyri at siga tað pentus tað er yvirhøvur ikki lisið ígjøgnum og diskuterað fylgjurnar av eg veit ikki um johandal hevi verið burturstaddur o restini tey tey eru so púra líka glað johandal kundi verið tann einasti sum sum hevði eitt ávíst forstaðilsi fyri fyri akkurát hasum partinum sum møguligt hava tað verið burtur tann dagin í hann verður burtur tnn dagin te har varð viðgjørd hini eru upp allíka glað takk fyri
ja so er tað viðmerkingar edva jacobsen fyrst
takkyrhra formaður ja hennrikold kanstu vordera hvør er líka glaður ovur ikki eru líka glaður spurt nógv inn til hasa kunngerðina nei til at taðer akkurát tá ter at fingið at vita tað at tað sama sum sum firðistaarskipanin svela skipið kunngerð men eg æli mær so væl at fylgja væl við hvat stendur í tí kunngerðini tað skal hennrikold vera so púra vísur í at eg komi at gera eg havi ikki onga edressu frá útróðrinum tað havi altíð havt nógva adressu fyri men útróðuri ir ofta havt avbjóðingar inni á hesum høgatingi í í nógv ár um manne skuldi lofta bæði her og har átta til tólv ár tað aer faktiskt sama skipan sum var framundan so her eingin broyting í ti fýra komin afturat men tað hevur gjørt tað at mann kanska hevur tryggari umsøgur at fara í holt við nýátøk enn mannhevu gjørt áðrenn men taðersína forkláring eg rokni við at jakuvestekurd kem inn á ta landsstýrismaðurin eisini umhasa paragraff tjúgu taðer tað sum eg hav fingið at vita so at eg haldi ikki at mann eg ætli mær se iki so ikki at sova í øllum føruingin í hasum málinum
so er tað heinrik álgkirsvág
takk harharra formaður tað er gott at fólk ikki ætla u sær at sova men men tað hjálpir bara ikki støðanar tann tað hjálpir ikki um tey vekja tí mann hevur frásagt s rættin parlamentið hevur frásæð sær rættin at bestemma fyr høvuðsvinnurni hvar skal vera og hvar skal honda ikki vera serliga hvár hon ikki skal vera tað at teir stóri eta teir smáu tað okur uppliva fyrr fólkaflokkuin hevu gingið ádda tíð teir sum vóru untan kanska hesir eru so nýggir so teir eru ikki allir so sigkur í tí men at fáa etið teir smáu upp og úrslitið er at tað eru bara nakrir fáir ella nakrir fáir vav teimum størru eftir og tað nyttar ikki at siga at mann skal fylgjavegin í kunngkir líkamikið hvat ið ger her í verðini so fert tú ikki at ávirka eina kunngerð sum ein landsstýrismaður líkamikið hvør hann er tað er tað sum eg sigi tað er púra líkamikið vør landstýrismaður her ein kunngerð er ein kunngerð og so hon fari tað nyttar ikki at parlamentið sigur frásigur seg rættin at ávirka høvuðsvinna hvar hon skal vera og hvussu h skal býtast upp soleiðis at tað er ein møguleiki hjá teimum smærri at yvirliva hinir klára tað nokk
billjustinussen eina viðmerking
hara formaður undir verandi skipan bæði teirri sum var galdandi heilt aftur frá seksoghálvfems og fram til nýskipanina hjá høgna hoydal og eisini aftaná so er tað stigvíst hent alla tíðina at teir størru eta teir smærru tað er bara ein nakað sum hendir í hesari skipanini og tað parlamentið frásigur sær ikki nakar sum helst vald ella rætt við hesum her tá ið parlamentið samtykkir at geva landsstýrismanninum kunngerðarheimild so er tað nakað sum eitt vald sum parlamentið útdivigerar og sum tað altíð kann taka aftur og tað er tað sum hendir í hesum førinum at tingini fylgja natúrliga tí gongdini sum tað er at landstýrismaðurin fer at áseta fiskidagarnar í staðin fyri løgtingið vit hava sæð rokið av at løgtingið ger tað og eg haldi ikki at úrslitini eru serliga góð av tí stovnarnir hava ikki verið væl fyri í nógv ár undir teir skipanir sum hevur verið galdandi so tað at mann ger ger tb
old kæra formaður
eitt eitt eitt ár sovorði sum í fjøruti fyri útróðrur hevur ikki verið nærmast í mínari tíð tað er ómetaliga tangt aftur tá eg vrút tá egvar firtan fimtan ár var okkurt gott ár onkur góður vetur tú ikki verið ein vetur sum kann sama luknast við farna ár við útróðri hvussu gott hevur gingið í útróðrinum hvussu nógv teð veri at fáa gott nógv var fiskur sumeral men hetta her við at siga at at tann tann sigrandilad tú ánar ikki hvør landsstýrisfólkini vera tey næstu fimtan árini og tað sum tað dragar seg um tað er at hava eina uppbýti tann veikari parturin skal verjast við lóg og ikki við kunnskifti hann skal verjast við lóg soleiðisar at tú kanst siga innan fyri hetta økið hava okur loyvi at fiska og her skal eingin annar stórur koma og eta teir smáir gott nokk hava hava teir tær stóru etið teir smáir gjøgnum tíðirnar men tað pjøvist ikki at at gera tað endaligt at gerast endaligt tí við at taka økini upp í sum hava staðið í lóg í fimmogtjúgu ár hevur staðið í hvørt nekk opp prikk hvar mann skal vera hant man ikkiskal vera í fimmogtjúgu ár nú sigur mann slutt við tí nú verður tað upp til ein til hvørja tíð sitandi landsstýrisfólk at avgera tað er tann størsta skandalan sum er í øllum hesinher
so fær hagni hoydal eina viðmerking
ja harra formaður tað verður ikki bara upp til at landsstýrisfólk tað verða eisini uttan landsýsfólk uttan nakað sum helst ásetingar um hvussu tað skal gerast á løgtinginum yvirhøvur enki taðkundi akkrát sama staðið hesum lógini her at landsstýrismaðurin gera sum hann vil ela grein eitt landsýrsmaðurin ger sum hann vil grein tvey lógin fær gildi dagin eftir hon er samtykt tað er veruleikandi at t hendrigold hevur rætt tað er tað sum liggur í hesum her og vit hava eg eg havi álit á nakað temum fólkunum sum stríðast hvønn dag bæði fyrisiting og havstovu g altso at fyri at fáa taðat fungera u vit hava onga trygd fyri eftir hvørjum reglum skal gerast og eg ann bara skoita upp í tá ið tá hennrika oldsen sigur tað nú letur løgtingið alt valdið yvir til landstýrismannin uttan í einum føri tá lóg av hetta løgtingið um í einari serligari grein um at landsýrsmaðurin skuldi í einari kunngerð geva einum ávísum skipapalki so stógva makrel tá fór mann akkat hinvegin so her er hett an øvuta verður

ja og sovorði í fjør at har vóru ononkur sovnur undarligur brot úppi í so veinar hálvar reglur sum segði at sum sum einstakur persónur hevði e fingið upp í at mann kundi flyta av av dagar av av av djúpa um vatni inná inn á tálvfjorðingar endaði inn um tólvfjórðingar otað var rættiliga spesielt øh og tað var privatur inderessur men soleiðis er nú einaferð systemið hjá okkum men men eg haldi at tað er skeivur ikki haldi eg eri ivavístur um at tað er skeivur vegur at ganga at minka um møguleikarnr hjá tí veikarapartinum at minka um møguleikanum og tað tað okur gera so etytrygkiliga við hesin her og tað er púra undirornað hvør landsstýrismaðurin er ghvussu hnn eitur tað er púra undirorðnað okur minka um møguleikarnar hjá tí veikarapartinum altso nú meini eg veikarapartin tí at tú er avmarkarar av veðri og tú kanstikkifara oso landi út og tú má halda teg fram við l og og og aftur eftir forskelju av landi og tað er tann veikara partin tað er tað mann avtekur nú við hesun her
so er tað heðin zachariasa
gera eg væl takk fyria formaður til tað sum hendir gold vísir á er púra samdur ív tí at eg haldi at er skeivt at mann í forstóran mun flytur man kann siga valdið óansakt hvør tað so er men mann flytur tað úr løgtinginum til at verða gjørd úr kunngerð tað kann mann gera í smáttaríum ella eitt landnað men ikki tey grundleggjandi tingini eiður mann at hava í lóg og tað eigurmæn at koma til løgtingið við egeru eisini samdur ívir tí at tar umráðandi at tú hevur teir uttar og tað innaru leiðirnar soleiðis ær at teir tey tey tann flotin sum ikki hevur møguleikar uttanlaga alt hetta hvussu veðrið er at tað kunnu vera har inni og tað er púra rætt at sleppur tú inn eftir so verður tú har sjálvandi og serliga tá ið tú fært loyv til tað óavsekastór skipin heru og nú er tað nokkum meiningin at gera hetta við við kunngerð men men sum prinsipielt so eru púra samdur í tí at mann eigur at hava hasi tingini í lóg og at mann eigur at býta økini sundur soeiðsina er at tú hevur tann størra og tann minna flotan atskiltan og tað
gold ja
hmaður ja eg haldi er fantastiska gott at tað er fólk í samgonguni sum duga at síggja alvørun íista er og ikki bara siga at mann skal fylgja við eini kunngerð mann skal halgja at hyggja eftir og passa uppá og og annað slíkt tað tað er fantastiska gott hesin cjachariasen hevur verið í íisini hevur so leingi og eisini r vinnunevndin kár okra stríðt við øtlen hesin tingunum og tað hevur altso niðurstøðan herur verið at mann skal verja tann veikara partin tí tí teir sum eru innan fyri seks óringar kunnu ikki fara fremm ú katrtá tá ið tað massara kvotu á fremskap tá kann han krapta okkum fera til lísland sum snellur í kanskum summar er nakur av teimum teir hava ein so ómetaliga avmarkaða møguleika og tann parturin eigur mær at velja at verja tað hevur mann í út tum øðrum lógarheimildin má verri er tann veikara partin og tað er einki við at siga hvussu sterktær er ikki men taer taðr tað tað er tað r avmarkkingin í støddini av skipinum sum ger tað at mann skal verja teir tí okur hevði kassar og stongdan kassar á teirra verða nógv til diskussión og tað varðuir partvíst tí at mann vildi lata húkin hava ein framikjarytt tí at hann var tein veikari partur
ja og hetta er so absolutta mótsattur fyritøking takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkara við faran handan næstan røðara nú er tað jóhan dahl sum fær orðið
tað er sjálfeingislógin sum er til viðgerðarr nøkur broytingum tillagingar í sjálfeingislógini

sigur landstýrsmaðurin soleiðis at høvuðsendamálið við uppskotinum er at broyta sjólvfeingislógina fyri at kuna seta í verk politisku ætlanina um at tað frá og viðogtjúgu einogtjúgu er landssýrsmaðurin sum fer heimild at áseta fiskidagartalið við kunngerð og at áseta regluviðvíkjandi fiskidagar skipanini

tá tað er sagt so haldi eg sjálvur tað at tað at mann fer inn og gevur hesa her kunngerðarheimildina fyrsovurgt haldi eg er ikki so so vitalt men tað sum eg trúgvi er øgiliga viktigt tá manne fer inn og ger eina slíka heimild tað er tað hvat grundarlagið verður heimildur gjørd út frá hvat er so líkasum parametrin fyri at tú fer inn og kann geva einum landsmanni sum breiðir heimildur mann mann frátekur í løgtinginum nøkur rættindi sum hava verið í síðan seksoghálvfems og tað sum liggur í kortini er val tað at mann brúkar eina umsitingarætlan sum grundarlag fyri at mann ger tað fiskjudaga talsbýti rætt eftir einum vísindaligum ásettun leistir sum er sum er er er greiddur millum vinnuna havstovuna og og aðrar partar sum sum eru ein politisk semja sum er gjørd fyri teimum árum síðan í samband við umsitingarætlan tað er møguligt at mann eigur í lógini t at staðfesta kanska tað at tað skal vera sambært umsitingarætlanina mann skal gera hesa her hesa her fiskiligu ásetingina fyri at tryggja tað at at mann ikki óðansæ hvør landsmann sita so hevur hann á so nakrar greiðar reglur at halda seg til lógarmessiga út frá tí sum hevur givið eg haldi eisin atð er púrasta í ordan at man fæst tygnar frá tinginum tí ata veri e eitt eljustríð haldi eg øll árini henda eina rúgvu av av politiskumi eg vil ikki kalla efta rossanum tað ikki a pent bor at siga frá tí srðoyarpálli hara formaður men men hvussu er tað sum taðn mátin fiskier ava verað settur uppá hevur ikki altíð verið líka synsamt og og tí haldi eg tað at mann ger tað eftir enu fiskidaga eftireinu umsitingarætlanum er skilagott og við tí tí við tí ásetingi sum sum sum sum umsitingarætlanum áleggur at gera tað

við uppskotinum gevur landsýrsmanninum heimildina fylseta fyrsutu skipanina so javnseta við tí heimildur at hann hevur at skipa allan annan føroyskan fiskap tað er fór stovt rætt annars fisktiskapuri er skipaði í rímliga greiðum viðurskiftum við við kvotum og avtalan ímillum lond og tað haldi eg hevur fungerað eliga væl so vistimann kann gera eina skipan nú her sum kann gera tað at hesin leisturin sum nú eru valdir g kemur at fungera allíkavæl so so haldi eg mann er vunnin nakað mun til hvat að hvur verið áðrenn eg haldi ikki eg verður serligan serijøst samt máta mann hevur sitið í viðgjør fiskiáskipanina í tinginum hvørja ferð aftaná aftaná ólavsøku tað haldi eg slettikk tá ið mann kemur til hesa her p henda spurningin um grein tjúgu sum fleiri hava nevnt her so so eri eg nokk so samdur tí at hetta her eri spurninguri sum um hen viðgerða næðri hefta her við innari og iri fiskileið eg havi sjálvur hjá landsýrsmaðun í fiskivmálnum tá eg sat í í síni tíð vera øgiligani opsað upp á hett her við gýtingarleiðin og við við við at mann tryggjar tað at hetta tríggjar fjórðungar sum tá bleiv ásett fyri at verja gýtingarfisk og ana bleiv lev framd og eg haldi at að r øeliga viktigt at okur ikki fara nú ati gera nakað sum kann skaða upp á sikt tí haldi at e viktigt at okur viðgera handan partin ordiliga soleiðis at man ikki riskerar tað at tað liggja størri bátar inni á innari leiðin og fiskar tað mesta partin av av tíðini og og oggera skaða uppá uppá stovninum meir

sum eg nevndi í áðni so verðr tað jú eisini gjørt vart við her peint ati at landsstýrismaðurin skal skal hava nakrar nakar púra greitt a vita frá havstovuni havstovn skal eg lata hvørja ferð í ífyrstu mán landstýrsmannin tilmælndi um fiskudagar tar komandi árini sum samstarva vági reglurni tí er veigi reglan sum er líkasum grundasteinur undir hvussu tú ásetir fiskidagarnir og tí haldi eg er umráðandi at tann parturin kemur at fungera væl eg eri øliga spent uppá at sígja hvussutað kemur at rigga frameftir tí eg trúgvi eina umsitingarætlan sum er breitt politiskt kjølfest hon kann virkuligani vera tað sum skal til fyri at fáa tingini at fungera rætt eitt annað ting sum landstýrsmaðurn eisini nevnir her sum eg haldi er relevant at taka upp tað eri hetta her við hesum smærri føroysku bátinum sum mann ætlar at gera nýgja bólkfyri e hali hta er faktist ordliga gott at mann velur tað at at taka tæir burturúr og gera tað bóltfyri seg sjálvan so elst at teir ikki liggja inni í skipanini og verða brúktir til at at økja um antalið av størri bátin við at mann kann leggja tveir smáar bátar saman sum fá hsær størri bát og har við eg øki um eisini um veiðuorkuna at mann ger ein bólk sum sum bað bar tag til atta faksta føroyski bátarin har bage fimm sum kemur at fungera soleiðs sum landsmaur hevur beskrivað tað í uppskotinum tað haldi eg er er útmerkaðug tað taki eg undir eitt annað ting sum eg má gera vart við eisini sum eg eri ivasamur um tað er sjálvandi tað ati okur hava eitt gjørt eina lóg sum er púra greið hon sigur tálvára loyvur tálvar gilds tíð og sum sigur hum tað at løgtingið á hvørjum ári skal viðgera um mann skal leingja ella ikki og her stendur so í tí uppskotnum endamálið við uppskotinum er eisini at leingja gildistíðina á veiðirættini við einum ári hev e már a siga ta at tað verkir vart við í viðmerkingum hjá flokkinum at eg eri ikki samdur um tað at mann skal leingja mann skal siga tólv ár haldi eg og so letur mann telja niður og so kann mann endurnýggja akkurátsum mann gevi ð aliloiv við aliloyvini tá mann heur í aliloyvur tíð haldi eg skilagott í tólv ár loyvur og tey koyra tólv ár ellivu ár tíggju ár nýggjuár og tað mán kemur kanska til tað triða ela fjórða árið ella hvat man heur verið samdur um politiskt so fer mann inn og viðgerð og forhandlar um at endurnýggja kanska eitt annað tálvára skeið viste tað mann ætla hitt at gera rullandi loyvir sum eg haldi at tðr taeri eg ikki við uppá tað sig i akurát sum mer tað var ikki við eg haldi at mann skal hava góðar grundgevingar fyri at leingja loyvini hvørt einasta ár við einum ári tí to er tað rullandi loyvir so tað vil eg gjarna hava at okur viðgerð nærmar eg eg haldi

við við væl vild og sjálvandi fara okur a fygja til innkallingar sum sela til fyri at fáa viðgjørt málið neyvt og og væl lýst áðrenn okur koyra aftur í nevndini takkfyraharaformaður
ja so ver tað viðmerkingar høgni hoydal fyrst ger so væl
harra formaður eg helt at jóhandal sevði nógva skilagott í sínari framsøgurøðu tað fegnist g um øhog vit kuma menda afturtil okkurt av tí men men men hatta við at leggja teir føroyskt opnu føroysku bygdu bátarnir í ein fyri seg eri samdur tað kundi gott vera ein loysn men hvat liggur í tí vit hava eisini nógvar dugnaligar nakrar dugnaligar útróðrarmenn sum rógva út í bakki fimm við føroyskum bygdum bátum verða teir tá partur av eru tæir fullrektirnir ella hvussu kemur á skipanin at vera í hesum uppskoti stendur einki um tað so kanska jóhandal kundi útgreina eitt sindur hvat liggur aftan fyri hugsanina tí tær teir menninir sum dríva bátar í beiggi fimm eru samdi mat ska iki kuna leggja saman til størri bátar men teir mugu eisini hava javnar treytir at trívast tíl útróðra eisini fulltrygnir útróðarmenn
jóhandal
ja nei eg eg má siga akkurát við mær gjøgnum formannin at eg eri heldi ikki sjálvur heilt greiðugir akkurát hvat tð inni ber við bólki fimm men eg eri samdur við jøgni hoydal gjøgnum formannin í tí at tað má vera púra greitt at tæir hava eins treytir om teir hava havt at tær kunna vera fullryknir í tí bólkinum men eg sum eg skilji á uppskotinum frá landstýrsmanninum og sum eg eri samdur í so má tað iki vera soest at hesir her hesir bátarnir verða brúktir til at økja um mongdina av bátunum ítær eri jú í einim bólki sum ver upp il fimtan tons og hava verið brúktir kanska til at økja um veiðorkuna við at leggja bátar fleiri bátar saman til eitt loyvi tað sum eg sum eg havi skilt landsýrsmaðurin aftan at fyrirbryggja í hesin er upskotnum her o eg gangi út frá landstýrsmaðri tann ema upp far at greiða næðri frá akkurát hvussu taðhann hugsar í hasum høpinum so okur fáa lýst tað eitt sindur betri men eg haldi sjálv hetta r einskilagóður máti at gera tingini uppá visti mann tryggja tað at tær sjálvandi hava livið møguleikar framhaldandi eisini sjálvur í bókini takkfyri
johan eli poulsen fær eina viðmerking ger so væl
ja takkfyri harra formaður hetta viðmerkin kundi eins væl verið til undanfarna røðara heldur men jahantal komin nú eisini inn á tað ísamband við grein tjúgu við fiskidagarmarkið eg byrji ongan átta um markið er í kunngerð ella derológ tí okur vita at flestu stongdir leiðir kring føroyar tær eru stongdar við kunngerð og tær eru líka hopuðleysar sjálvt um fleiri av teimum eru stongdar fullstendiga irrationelt gjørdu líka hopuðleysar at fáa opnaðar aftur sum um at tit vórðu stongdar við lóg so eg byrji ongan átta fyri at tað er nakað vandig í tí tá i mann s snakkar um gýtingarøkir so er tað so stuttligt at mann hevur besta gýtingarøkið í føroyum tað er opið bara í gýtíngartíðini í stongte restina av árinum tá øki sum erðu kalla fyri holið eystan fyri føroyar takk fyri

ja takfyri formaður ja nú eri egii sjómaður janeli poulsen so eg kann ikki tosa um hvat holið er her hvat holur har ella hvat leiður er hvat leigar tað har eg veit u nakar kassar frá tyvum landsýrsmaður su vórðu í kassum og at ir kassarar norðanfyri her sum vórðu brúktir til trolbaltar og annað men eg haldi tað at tað er viktigt at okureru skynsamur í tí okur viðgera táð okuru hava við við fisk at gera eg ri samdur tí at tað er stongdir leiðirnar t eiðir man at endurskoða og hyggja upp á kann mann gera aðra loysn en t bara sengja leiður tí a verð stongdar jú aravís nógv av teimum eg minns at jg var landstýrsmaðui sjálvur í fiskivinnumálunum tá snakkaði okur v yvir petsteingurin um tað at mann hevði mann mnn fór inn á royndina av leiðngim a fingu at kaavar har kannaðeg kannaði økini hvussu só eg út í mun til tá ið man hevði friðjadegy ug tað var blivið betri og tað trúgvi eg ein máta kanska geras uppá soles at mann kundi opnað aftur ávísa staðni fyri at tryggja tað at tað var kanska møguleiki at veiða ávís støð ávísar partar av árunum sum lukku aftur men at mann verjur innari leiðir tað eri eg ikki ivi um hann eigur tí tað tað haldi eg er er rætt og tí haldi eg mann skal passa ølia gott upp á árennmann fer t at lata stúsurnar upp til at tá tá ta era opið millum naregur og og íja
elju stinussen
ja takk yrihrar formaður ja e eg hugsaði serliga um heta her við gildistíðini tað er rætt sum johandal vísir á at upprunaliga so so var skipanin við loyvi hun til alivinnuna fyrimyndin fyri at vit fóru inn á heta her við tólv árum og tí tí tóku vit eisini undir við tí vit hildu tað var ein skilagóð loysn men nú nú eru vit so komin her til attað er blivin ei faktiskt ein rullandi skipan og eg haldi saktans at vit kunnu tosa eit sindur nærri um hvussu hvussu rætt og skilagott tað er hinvegin haldi eg at mann má eisini ansa eftir nú hevur vinnan so ella so innstilla seg upp á hesa tólv ára skipanina og kanska hevur fingið fatur í fígging og og øðrum út frá teiri fortreyt so tað má vinnunevndin gera gera sær ómak tá ið hon fer at viðger hviðut hvørja ávirkan tað hevur vissu vit nú aftur broyta broyta hasi viðurskiftini

ja takfyr hra formaður ja tað er púra púra greitt fyri býttu komandi om tað at okur fluttu frá átta árum fór u ba tíggju ár høvdu einari øgiligar diskussiónir áðrenn og vit gjørdu samgongustjal um hasi tíggju árini hvørt tey vóru for nógv faktisk okur endaðu við einiri semju um tað at okuru hugdu eftir æluloyvini faktisk og tra hons tólv ár og man bleiva samdur um tað eisini í saman við útlendingar sum okur kansk kanska eisini ósamdur í partan víst nakular av okum at tað bleiv tólv ára loyvir sum so skuldi í tingi hvørt ár akkurát sum við lógini hjøgnum hoydal og akselvi johannesen at blíva viðgjørd aftur hvørt ár tað inniber ikki tað at mann ger tað til ulandi loyvr men eg eri samdur við tí sum bijistinusin eisin fegi fram at visi okur nú beginna longu tað fyrsta árið at siga nú beginna okur at rulla tá haldi ogur sendi eitt øgiliga keðiligt signal út til alt føroya fólk og øll tey sum eru runt og fingu í hesum landinum siga náh ja nú fór tær arulla allíkavæl tað haldi eg ikki í lagi eg haldi tað at okur eiga at lata loyvirni eru gjøvinum tólv ár tólv áre long tíð fyri loyvir og so eigur mann ati finna út av hvussu mann harfrá fer at fungera víðari um an má gera tar leisnini hjá alivini likkju at at at rulla tey hvørt einasta ár tað haldi eg ikki e rætti máti takfyr hararformaður
v jacobsen
takkfyhe formaður ljóða dað í røðuni í jáðni sum attað paragraff tjúgu sum sikkraði allar greinsir millum smærri bátar og størri bátar tað er bar eitt amboð í fysutiaskipanini í sambandi við um tú fært tum ein ein vissan fjórðing so fært tú ein dag til tríggjar hvar vussulangt út og fert tað at tú sikkrar og hevur stongdar leiðir og hevur fyri smábátar størri bátar tað er eisini í kunngerð í dag tí skal tað líka sum bara venda rætt tað sum tað eru í kunngerð í dag tað er ikki hasin ringurin sum sikrar um nakrar stórur bátir sleppur longur inn so tað er so øllum førum tað sum eg havi sett minn í og havi lisið mær til at tað passar ikki hattaer ein veiðiringur sum er man hevur heilt aðrar funktiónir so skal man líka fáa fáa ti pá pláss hvat eru við kunngerð frammanundan tí at vit mugu sikkra at teir smærru batar hava møguleika at vera til so tað vóni e eisini at johandal og vinnunevndini eisini hyggu væl eftir í viðgerðini hvussu tað skal vera frameftir men at
jóhann dahl
ja takk fyri nei eg rokni við at mann er mann er greiðir um um hesi her viðurskiftini elva johanes jacobsen eg veit at etva jacobsen er øgiligani brennandi fyri útrótstolanum og og og tað ta taki atir naðanfyri eg haldi tað at tað er tað er viktigt at okur eru skynsom her og gera tingini rætt og sjálvandi hyggj hu eftir hvat havur gjørt ár ella hvussu hevur verið men allar skipanir treingja væl til at mann av og á eftirlig at ger og ger tilleigingar tað evur væl fiskidangaskipanum og fiskivinnuskipanin eisini og eg haldi taðer umráðandi at okur gera tingini rættur hesi ferð soleiðis at mann ikki kemur at gera nakran skaða á hesi økini við at gerast og taka skeivari avgerð takkfyi hara formaður
ja so er tað næsti røðari nú er tað høgni hoydal sum fær orðið ger so væl
harra formaður uppskotið frá landsrsmann m fiskivinnumálunum til broytingar í lógini um sjófeingi kunnu vit nokk siga snýr seg fyrst og fremst um kanska tann týdningarmesta spurningin sum vit hava sum tjóð og sum og ikki minst tá vit tosa um fiskivinnupolitikk nevniliga hvussu umsita vit og fyrisita vit okkara botnfiskastovnar í hesum førinum ella okkara fiskastovnar sum heild soleiðis at tæð verða varandi grundarlag undir tí føroyska búskapinum og teirri føroysku tjóðini og sjálvandi øllum teimum sum reka vinnu og eg haldi eg fari at byrja við tí sum eg haldi er rætt fyrst og mær dámar væl her broytingar snúgvar seg um at gera eina umsøkrar aftan á áseta fiskidagar og so eru ymisar broytingar sum leggja fleiri heimin til landssýrsmann tað skal eg koma aftur til men tað er hetta við at landstýrsmaðurin og fyrisikini hava nevnt ítøkiliga at nøkur dømir hava verið har mann hevur skift loyvir millum bátar har mann í veruleikanum hevur brúkt loyvur sum vórðu ætlaðir til ein ávísan fiskiskap men tey eru so við at keypa og selja fiskidagar ella loyvur endaði við at ter era brúkt ein annan fiskiskap altsum dømi um nú dagar sum eru ætlaðir at fiska at fiska upsa við við bólki tvey verða brúktir til at fiska tósk ella hýsi við bólki trý ella við trolbátunum er ikki rætt eg haldi tað varðiroynt at bygja upp fyri tí tað haldi er rætt og tað dámar mær væl tí har hendi so ein ein eisini ein feilur ið haldi í í síðstu lóg við teimum broytingum sum vóru so tað er gott øh síðani er tað hitt uppskotið um at undir bólki fimm at gera ein serligan bólk sum eru fyri føroyskar bygdar opnar bátar og vit í tjóvastflokkinum halda at tað ljóðar tað ljóðar sum tað kundi veri ein møguleiki sum kundi gjørt havt ávísar fyrimunir nevniliga eisini eggja til at brúka og byggja og útvega nú tímans føroysk bygdar bátar til at reka útróður við øh men vit hava tó nøkur ivamál og tey ivamálini eru serliga við atliti til at at endamáli ver isini sagt at mann ikki økir um veiðuorkuna við samanleggingum og brúkar kantman siga gomul leiðir sum vara lagað á føroyskum opnum bátum til at byggja e ein stóran nývtímas glasari vi ett bátr sum er ógv størri veiðorku tað er gott at forða fyri tí tí at umstøðurnar hjá útróðrarbmonnunum í bólki fimm hava verið alt ov skiftandi sjálvandi í teirri tíð har altíð at kara niður og niður o niður var ikki so nógv rov um tað men í tvey túsund og nítjan byrjaði faktiskt í tvey túsund og átjan hevur útróðurin í føroyum veruliga fingið eina endurnýgging sum má næstan ikkiey trúð gjørliga har tað eisini eru yngri fólk sum vilja inn aftur í ta vinnuna og har tú veruleikan kann gera kann fáa eitt sera gott vinnulig grundarlag og so uppliva vit hetta við at fiskjidagarnir vóru uppi og og bæði teir ikki fulltrygnu og fulltrygnu máttu gerast ein skipan fyri men landstýrismaðurin landsstýrismaðurin fær við hesum uppskotunum bara heimild til at gera eina skipan uttan nakra reglu og tað sum vit vilja tryggja okkum tí spyrji g landstýrismannin at um hetta verður gjørt við at skipa ein serligan bólk undir bólki fimm fyri føroysku føroysk bygda opnar bátar hvussu verða tá treytirnar hjá teimum útróðarmonnum sum skuldu virka umdi tesskipanin tað eru fleiri sum dríva og hava fingið full útróður í dag hava gjørt tað gott sera gott hesi árinni her hvussu era treytirnar hjá teimum merkita til dømis at fleiri kann mann siga loyvir ella bátar sum ikki hava brúktir knappligat koma inn her tí nú verður tar ein opin hurð inn tað vil siga trýsti á fiskastovnarnar veksur og kappingin økist millum teir sum eru hesum bólkinum soleðis at tað verður verri grundarlag hjá teimum sum reka fulltrygnan útróður í hesum bólkinum hetta er sera týdvðuti fyri at fyri at viðgera tað so tað vóni eg at vit kunnu fáa viðgjørt væl og virðiliga í vinnunevndini hvør í veruleikanum ætlanin er men sum sagt tjóðaldsflokkurin er als ikki afturvísandi yvir fyri yvir fyri hesum loysn síðani koma vit so til tað ja skal eg bara kalla tað stóra hjartamálið hjá tjóðvaldsflokkinum og veit ikki á fleiri við og tað er stovnsróktin og tað at vit loksins og eghaldi tað var eitt satt bragd at tað eydnaðist at fáa eina semju millum havstovuna altso taðvil sega havlívfrøðina og umboð fyri allar bólkarnar og umboð fyri fiskimálaráðið og fyri fiskiveiðaeftirlitið um eina umsitingarætlan fyri botnfiskastovnaran í føroyum altso í hesum førum fyri høvuðsfiskastovnarnim hjá okkum tosk og výsi og uppsa og tað uppskotið liggur við her eg kann nevna harra formaður at vit royndu so at fáa allar flokkar at koma saman um at semjas umhesa ætlanina sum jú hevði so stóra undirtøku tað eydnaðist ikki fleiri flokkar møttu seg upp tá harmiligt men tað var so tað fyrsta stigið og í teiri gomlu lógini stóð at ein umsykrarætlan skuldi samtykkja hesa tingið við uppskot til samtyktar soleiðis at landsstýrismaðurin um mann skal fáa hesa heimildina og tað haldi egr í lagi vist eg greiðar reglur fyri hvussu hann ger tað so mátað verða eftir nøkrum greiðum reglum sum løgtingið hevur ásett tí annars letur mann bara fullkomiliga kannman siga valdir frá løgtinginum yvir til ein landstýrismann og tað kann ver landstýrsmaðuri sum kanska fylgir ella ikki fylgir tað eru ongar reglur um tað so tí vil fyri at fáa eitt fyri at royna at finna eina semju í hesum her so er mítt uppskot at vit antins samtykkja umsitingarætlan ella veiðuregluna sum skter upp sum eg haldi sera skilagóð við einum uppskot til samtyktar ella áseta í lógina at lanstýrismaðurin skal fylgja eina umsitingarætlan sum mann hevur viðgjørt eisini milum flokkarnir flokkarnir kundu skriva undir uppá hana til dømis tað hevi veri e sera sterkt tekin til umheimin ikki minst til vinnuna hjá okkum umhýsta bilakarmar tí tað er rætt sum hennik old segði at landstýrisfólk kunnu eisini trýstast at vita vit tað vit sæð og eg havi sagt tað fleiri ferðir at at at áhugamálini hava alt fsforsterkt valdi í hesum samfelagnum seraáhugamálini serja hjá teimum sterkastu og størstu tað hevi verið nógvsta bilar um vinnan umheimir marknaðurin visti at vit høvdu umsóætlan sum tað føroyska løgtingið var so at siga samtum so tað fer at vera mítt tilmæli um eg iki kudu halda fast svið t gera tað tí sum henrik old eisini var inni á í tað var nógv útskylda av lógini frammanundan har var altso ásett við lóg at útróðrarflotin átti í minsta lagi trýoghálvtrýss prosent av toyskinum tað varð ásett við lóg í undanfarnu lóggávan at lýniflot átti so at siga at restina meðan trolarfloturin átti ein lítlan tikglítlan part tað er alt burtur nú so í løtuni er tað blivið sum sum sum eg nevndi eina viðmerking at lógin verður meir enn meira til bara at landsstýrismaðurin ger sum hann vil og so hava vit sjávandi stovnar og alt aftanfyri sum kunnu ráðgeva um mann kann hava álit av at tað verður fylt men tað tað er eingin trygd fyri tí og eg eri stórliga bangin fyri at vit longu nú bara tað síðsta hálva annað árið hava økt almikið um veiðutrýstið mann hevur koyrt har so nevndu buffardagarnar inn aftir skipanina mann hevu selt og keypt fiskjidagar ímillum sum nú blíva varandi til dømis tretivu prosent av døgunum frá bólki fýra uppbólk trý og nú skjótur mann eisini upp at avtaka knappstøðurnar fyri hvussu hvussu hvussu ringurin verður ásettur millum itru og innar fiskitagaleið og tað skilji eg slettik e endamálið við eg haldi er sera týdningarmikið at løgtingið samtykki teir karmarnar løgtingið samtykki sum mest av teimum stabilu kørmunum sum øll hava eftirlýst fyri at tríva fiskiskapond í føroyum og at verja okkara botnfiskastovnar sum eru høvuðsendamál og sjálvandi er at trýsta á men tosa tit við fólk í vinnuni og líka frá útróðrarmonnunum til til til til trolarafólk og og og línimenn so eru jú øll áhugað í at nú hava vit endiliga fingið eina ábending um á fiskastovnan hjá okkum er á veg uppaftur nú mugu vit ikki aftur taka tað undan sum okkara framtíði skal byggja á tað má bara ikki henda so tað er mítt tilmæli síðani er tað at tilmælið hjáokkum tjóðalsflokkin vil gera eina semj um sumskarætlanina og so vil tað vera nógv sterkari fyri at verja okkara fiskastovnar og at tryggja eina stabila vinnu og úrtøku frameftir eina varandi úrtøku úr úr okkara livandi tilfeingi so er tað spurningur um at leingja áramálið og tað kemur neyvan so nakað bilsni fyri landstýrismanni ella onnur at tað taka vit ikki undir og tað eru fleiri orsøkir altso um hetta verður samtykt nú ata e bara leingj ha nú hesi tólv ára loyvini sum tit samtyktu sum sum kunnu keypa so seljast frítt eitt ár afturat við útlendska pitali tá havi e longu sagt tað at útlendsk kapitalin kann eg keypa og selja her í tólv ár afturat frá fyrsta januar er eingin ivi um tað eingin ivi um tað tit gera tað og tað verður ein skipan sum verður ómøguliga at broyta aftur so eg heiti staðiliga á samgongufólk um at taka et betri partar fyri seg eg havi sagt mína ærligu meining um alt hetta her í á jólum og seinni eg ska ikki endurtaka alt men tit eru tit hava við hesum stigum sum eru tikin og eisini við tí sum verður skoldi upp her nú privatisera okkara felags ogn sum er okkara livandi tilfeingis vorði harrar skapar á hvørjum ári og latið tað upp til privat feløg við útlendsk apitalið enntá at keypa og selja ímillum sín og at lata fara arv til sínar eftirkomara tað er størsta stigið sum nakrantíð tikið í føroyskari politiskari søgu og vit fara sjálvand t gera alt fyri at royna at fáa broytt tað aftur í hvussu er ein on soman hátt at tað verður gjørligt hjá okkara eftirkomarum at hava ognarrættin og at vinna virði burtur úr hesum tilfeingin hjá okkum øllum so samanumtikið harra formaður tað eru góð viðurskiftir í hesum uppskotunum umsitingarætlanin lat okkum samtykkja hana blíva samd um hanna í millum flokkarnar lat okkum ikki taka burtur markið millum itra og innara fiskitaðarringin og latið okkum í teimum broytingum sum ætlanin er at gera viðvíkjandi bólki fimm tryggja okkum at tey sum eisini reka veruligan vinnuligan fiskiskap við góðum føroyskum bygdum bátum at tey ikki knappliga vera ein eg kunna hsa rópta ein sovornar reservatbólkur sum kanska fær var treytur sum ger tað verri at reka veruligan vnvið vinnuligan fiskiskap har og a nummar eitt harra formaður lat okkum í øllum við samtykki og viðgerða nú í vinnunevndini hava stovnsrøktina fyri okkum og okkara eftirkommara allarfremst ja kann líka skiva ta upp í haormær eg gloymdi tað tað undrar meg tað er ikki nakar tilmæli fjá havstovuni við í her fyrstaarár skal traka íkraftin up áin annan máta hvar hvar er tilmæli frá havstovuni tað stóð í gomlu lógini atvit skuldu fylgja vísindaligum tilráðingum hvat ætlar mann at gera nú
ja so er tað viðmerkingar ruth vang ítíkvæl
takk fyri ja tað var serliga hetta her viðvíkjandi umsitingarætlanini eg helt tað var eitt gott hugskot sum høgni hoydal kom við entun at fáa tað sett í verk við einar lóg illa at fáa tað sum ein part av hesari lógini tí tað einasta vit hava lyfti her er at samgongan er samd um at umsetingarlógin skal fylgjast egentliga síðani vit fingu semju við vinnuna millum vinnuna og og og serkunnleikan ella ella havstovna um um hesa umsitingarætlanina eru fiskidagarnar longu hækkaðir tvær ferð so eg haldi at tað hastar vissu vit meina tað alvoyrligt so mugu vit fáa sær umsitingarætlanina at virka og tað má eg siga tað er eitt stórt ynski frá okkum í framsókntakk fyri
hægri hoydal
ja og tað sum var mest markaprótandi í teirri umstøðugarætlanini sum semja blóm og sum liggur við sum fylgiskjal her og tað eru fegin um at landsstýrismaðurin hevur lagt hana við her tað eru roynd og veru av tí veiðiregluni uttan at gera tað innviklað har stendur at mann fylgir tilráðing frá havstovuni at mann skal byggja á tær stovnsmetingar um hvussu er stovnan í fyri og segður mann eitt hámark og eitt landmark er mann oman fyri hámark og gýtur gýtugarstovnur ja so lækkar mann fyrstu støðatalið er mann er mann er mann oman fyri lávmarkið so kann mann hækka tær tað er øgiliga greitt men tað byggir at mann skal fylgja tá ið stovnsroyktini og stovnsbetingunum so vit nú fáa enn betri møguleik fyri at gera við tí fantastiska skipinum í ávgósverra tað var tað stóra í tí tað mugu vit ikki missa kølvið tí tað tóku vinnan eisini undirvið
so er tað bjørt samuelsen
takk fyri at vit sóu jú tá ið fiskivinnuuppskotið hjá núverandi landsstýrið kom val samtyktí fjør at so sóu vit at veiðutrýstið hækkaði eisini við við teimum broytingum sum vórðu gjørdar í tí uppskotunum sjálvt um tað bleiv sagt at tað ikki bleiv hækkað veiðutrýsti men havstovan játtaði so at tað bleiv tað og tí ætlaði at spyrja høgna hoydal altso hetta her við at mann var komin so nær at veruliga hava undirtøku í føroyum kanska fyri fyrstu ferð nakrantíð millum vinnuna og havstovuna og politisku skipanina um at mann gjørdi eina eina ætlan sum ikki politikarar ásettu men sumserfrøðin ásetti altso serfrøðin úr vinnuni og serfrøðin frá havstovuni hvussu sær høgni hoydal møguleikarnar fyri at mann kann fáa hetta aftur á sporið soleiðis at mann fær eina umsitingarætlan sum sum allir partar hava álit á veruliga verjir fiskastovnarnar tí t tað okkara fiskivinna hevur brúk fyri frameftir hon hevur ikki brúk fyri at nakar tekur grundarlagið undanheinum
høgni hoydal
harra formaður eg havi ongantíð verið feaður fegnarum tað sama tá ið semja fekst um es umsykrarætlanina tí eg meti tað er høvuðsgrundarlagið undir undir lívi og vøkstri og trivnaði á hesum oyggjum at vit megna at umsita okkara livandi tilfeingi eg var so sera fegin um tað og hon nú liggur hon her og vit hava enn møguleikar at gera tað men tað er rætt síðani er so reiðutrýstið hækka og her liggur eingin meting við frá havstovuni eg veit ikki hví men tað kann lanstýrismaðurin kanska greiða frá og øll hava eg sagt vit skulu hava tryggar karmar undir vinnuni tað plagar atað at blagar sær umantrað men hvat er tað tryggasta vit kunnu gera tað er sjálvandi at løgtingið hevur ásett eina veiðureglu ella semja um hvussu mann ger eina veiðureglu tí tað kann vara tvørtur um samgongur og tvørtur um ættarlið meðan tað óstaðbila kann eg vera so avillat meg bara siga tað siga tað greitt at tað er eingin ivi um at visu vissu undanfarna samgonga sat og undiritaði sat í í fiskimálaráðasessinum so hevði g vinnan eisini verið rasandi um tær heimildir sum nú verða lagdar til landstýrisfólki og vit mug ikki hugsa tað at landstýrisfólk sita forevvura mann bara heldur nú helur haldið við hesum at haldið við hasum vit mugu hava greiðar reglur sum eru óansæð hvør situr við valdið í føroyum
ja takk so er tað næsti røðari billjustinussen fær orðið ger so væl
ø sum landsstýrismaðurin sigur her í samandráttinum so er tann størsta broytingin tann at vit ikki á hvørjum ári frameftir fara at áseta fiskidagar her í løgtinginum men at landsstýrismaðurin fær ta heimildina at fyrisita hetta økið og at áseta dagatalið og eg haldi at tað er skilagott tað havi eg tikið undir við í nógv ár tí tað tað hava verið reinar tilvildir sum hava verið avgerandi fyri hvussu fiskidagartalið er blivið ásett tað hevur verið ein samanbrestur áhugamálum í løgtinginum sum hava stýrt tí tilgongdini og tað hevur ikki verið nøkur yvirskipað loysn sum sum mann er komið til tí tað er rein fyrisiting at áseta at áseta fiskidagar tað er ikki eitt tað er ikki eitt ein løgtingsins uppgáva og vit velja landsstýrisfólk við tí endamáli at fyrisita vegna løgtingið landsstýrismaðurin situr inni við serkunnleika sum er neyðugur at hava við hondina hann fær tilráðingar frá teimum sum hava best innlit í øki og so tekur hann avgerð við ábyrgd og ger ð ein landsstýrismaður ikki tað sum hann skal og fyrisitur hann ikki fiskidagarnar við ábyrgd út frá teimum tilmælunum tí innlitið hann fær so fær hann sekkin frá løgtinginum tað er soleiðisnar í skipanin og fær hann totalt í ábyrgdarloysi og ásetir fiskidagar bara av sínum eintinkum og og eftir sínum egnu høvdi so fær hann trupulleikar av at sita í sínum sessi sum landsstýrismaður tað er soleiðisnar í hendan skipanin fungerar og skal fungera og eg haldi at vit hava sæð hesi seinnu árini at tað hevur ikki verið til gagn fyri stovnsrøktina at løgtingið hevur ásett fiskidagar vit hava í nógv nógv ár hava vit havt fiskistovnar sum hava ligið hava verið ógvuliga illa fyri og tað eru sjálvandi nógvar meiningar um hví so er tað kann vera ein samanseting av ov ov veiðu tað kann vera ein samanseting av náttúrufyribrigdum og alt møguligt ati í sjónum og sovíðari hita og alt og tað er eisini ofta væl lýst frá millum annað havstovuni so eg haldi at tað hevur hvussu fer ikki verið nøkur sugxu at løgtingið hevur havt evstu ábyrgd av hvussu vit stýra veiðutrýsstunum og hetta verður gjørt hetta sum vit gera nú verður gjørt samstundis sum umsitingarætlanin verður sett í verk og tað sum eg haldi er trygt og gott við eini umsitingarætlan tað er at hon eisini tekur hædd fyri teimum sum eru í vinnu at sjómaðurin veit næsta ár og næsta ár aftur at at míni grundarlagi undir mínum veiðutóli og undir mínari inntøku er nøkulundatrygd og at ein umsitingarætlan ikki hevur eitt for stórt elastikk soleiðis at tú eftir einum ári kanst gera eitt ordiligt høgg í hansara tilverðurgrundarlag men at tað er avmarkað hvussu hvussu langt tú flytur fiskidagarnar uppeftir ella niður eftir alt eftir teimum tilráðingum sum tú fært og tí sum havfrøðingar og granskarar og tey sum tilmæla síggja hvat hendir í

so eg haldi at alt tað tilsamans at tað er landsstýrismaðurin saman við sínari umsitingum saman við havstovuni sum leggur eina trygga ætlan fyri hvussu fiskidagarnir verða lagdir tað haldi eg er tann skilabesta loysnin tí attað at løgtingið ásetir fiskidagar tað er ímóti øllum fyrisitingarreglum tí at eingin kann koma eftir okkum altso eingin kann ábyrgja okkum fyri at vit umsótug skeivt tí vit sita líka trygg inntil næsta val óansæð men tað ger ein landsstýrismaður ikki hann má fyrisita við ábyrgd tí annars fær hann trupulleikar og eitt annað sum er haldi eg kanska tað stóra málið til til viðgerð í hesum tað er at hetta hetta er fyrsta árið eftir at vit aftur broyttu sjófeingislógina at tað kemur á ting at gildistíðin verður longd við einum ári frá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu at rokna og hetta er ein øgiliga grundleggjandi spurningur er tað ta vit skulu gera tað hava vit í grundini semju um í samgonguni at so leingi sum sum einki óvæntað hendir og so leingi sum skipaninir fungera soleiðisnar sum tilætlað so er ætlanin at vit skulu hava skulu skulu leingja loyvini við einum ári á hvørjum ári tað er tað sum liggur í skipanini vissu vit ikki leingja hesi loyvini nú frá fyrsta januar so merkir tað tað at vit í grundini hava sagt loyvini upp at fara úr gildi um tólv ár og tað er ein ógvuslig og grundleggjandi broyting fyri fyri tey sum eiga veiðutól fyri tey sum hava gjørt sáttmálar um at byggja nýggj skip og fyri tey sum annars hava hetta sum til verið grundarlag og tað haldi eg ikki ordiliga at at er tað sum samgongan ætlar men jóhandal hevur rætt í tí at tá ið vit viðgjørdu hetta til samgongusamráðingarnar so varð tað brúkt sum argument at lat okkum gera eina skipan líka sum alivinnan sum er trygg og sum íaltso roynt reelt dfakto er ein ein rullandi skipan einasta treyt fyri at tú kanst missa eitt aliloyvi tæ vist tú misrøkir tínar skyldur og tú misrøkir títt aliloyvi annars verður tað endurnýggja tú hevur sum myndugleiki faktiskt ikki hevur møguleika fyri fyri ikki at endurnýggja aliloyvini so í tann mun ella samanborð við alivinnuna so er ikki tann stóri munurin at viðtaka og endurnýggja á hvørjum ári so samanumtikið haldi eg at tað at vit geva landsstýrismanninum heimild í kunngerð at stýra fiskivinnunu betri eg trúgvi at vit kunnu koma betur burtur úr tí enn sum nú er at vit við lóg áseta øll viðurskiftini í okkara fiskivinnulóggávu millum annaðhetta sum hennrik old var inni á at nú tekur mann grein tjúgu burtur tað merkir ikki tað at at ásetingin fyri innari ytrileiðiri burtur tí at landsstýrismaðurin kemur at áseta tey viðurskiftini í kunngerð heldur enn at vit áseta tað við lóg og tað er er tað soleiðisnar sum ætlanin er og og tað verður fyrisitið rætt og tað havi eg onga orsøk til ikki at halda øso trúgvi at tað er bara til fyrimun fyri skipanina at landsstýrismaðurin við sínari ta teirri servitan sum finst í fiskimálaráðnum sum finst við stovnum undir honum

við øllum ymiskum áhugamálum kemur inn og regulerar einstakar greinar í fiskivinnulóggávuni og faktiskt tekur og klippir sundur eina heildarmynd tað er ikki so øgiliga heppin fyri okkara fiskivinnu og vit vit hava sæð tað aftur o aftur at tað er enntá paragraff fer inni í somu lóg sum sum renna ímóti hvørji aðrari og tí at tá ið tá ið vit til dømis í løgtinginum í vinnunevndini gera broytingar so gera vit tað uttanum ta servitanina sum finst á í fiskimálaráðnum og havstovuni og tað hevur til tíðir havt ta avleiðing at vit mugu í heilum broyta lóggávuna og innrættanna og tað blívur bara størri g størri klútateppi og tað hevur verið ein av størstu atfinningunum at lógini sum bleiv gjørd seksoghálvfems tað var at hon frá byrjani av ikki var í í javnvág við seg sjálva innanhýsis tí at tað blivu so nógvar broytingar gjørdar frá løgtinginum tað blivu gjørdar partapolitiskar avtalur ímillum flokkar um hettar og hattar og hitt og lógin hekk ikki saman og tí hevur tað næstan verið neyðugt hjá einum vanligum útróðrarmanni at ja at hava løgfrøðingar við hondina fyri yvirhøvur at kunna vera til sum útróðrarmaður og tað kann heldur ikki verða meiningin so eg vóni t vit fáa eina greiðari og betri fyrisiting av okkara fiskivinnu við at gera soleiðisnar sum vit gera í dag takk fyri harra formaður
høgni hoydal fær eina viðmerking
harra formaður eg eri eitt sindur óttafullur umgrundgevingarna hjá pillistinussen t íeg haldi ofta pilistinust dúg væl at grundgeva men eg haldi í hesum førinum hann er hann er vorðin hví skal eg orða tað ett slag av eitt apolorgetið fyri einaveldu tí tað er ikki ræst sum biljistinusen sigur at heimildir til vit hava sækostið hevur verið við uppsjóvarrættindinum sum er býtt út eftir tilvild umboðsmaðurn eog skrivað skrivað skrivað um tað tað sum veruleikanum stendur her ta er at landstursmaðrn kann ásata firsjudagar sum hann vil gott nokk er nógvrir bólkarnevndir tað stendur einki man ikkikann taka taka og flyta flyta dagar frá bólki fýra upp í bólki trý frá bólki trý yvir bólk tvey eru ongar reglur vátsu evvursettar lógini eins grundgevingar standa nú bæði nú og í teimum lóggávunu sum era samdir tað er at samgongan er samd um tað er ikki ein saklig grundgeving so teru viteu ógvuliga ógvuliga vandamiklari kós fólkaræðisliga um hetta her ferð ígjøgnum óbroytt so eg hevði vónað biljisinusum hevði sagt at skal landsýrsmaðurin fyrisita hetta skal hann so skal tay efar ef tir greiðum lógarreglum sum an kan halda honum fast uppá o ikki bara
stiginsen
jamen altso vit avtaka ikki sjófeingislógina sjófeingislógin er framvegis ein ein stór lóg við nógvum reglum sum siga hvussu landsstýrismaðurin skal uppføra seg jú tað er tað og tað t tað at løgtingsfólk við ógvuliga eg vil siga í nógvum førum kanska avmarkaðari vitan eg skal ikki niðurgera nakran men í hvussu so erð uttan ta ábyrgd so teirra ábyrgd sum ein landsstýrismaður hevur gera allar møguligar fyrisitingarligar reguleringar í fiskivinnuni haldi eg slett ikki hevi verið hevur tænt fiskivinnu upp á nakran máta at taðhevur ikki tænt stovnsrøknii og eg haldi tað hevur ikki verið til gagn fyri samlaðu skipanina eg trúgvi at hetta kann vera nógv meiri tilgagn fyri skipanina men sjálvandi er tað eisini avhangund av hvuss íðani landsstýrismaður fyrisitur men tíbetur hava vit í føroyum verðins opnasta og mest gjøgnumskygnað samfelag og tí hava vit møguleikar til at fylgja við øllum tí sum gongur fyri seg hetta her er hvørki amerika ella russland men hetta er eitt opið og ógvuliga væl regulerað samfelag sum vit liva í
bjarni kárasund petersen ger so væl
takk fyri hara formaður øhnú haldi eg at biljustinussen um eg hoyri an rætt argumentera fyri at hetta er við at geva landsstýrismannin víðkaðar kunngerðar heimildir u onkursvegna fyri at økja um virkisføri soleiðs at hann kann fyrisitingarliga gera tað pp á ein burðardygan hátt har má eg siga meg vera rættiliga ósamdan við biljustinussen eg haldi sjálvur at her er øgiliga nógv í sjófeingislógini sum verður givið til landsstýrismannin at umsita altso nógvar kunngerðir og eg eri í iva um tað er við tí fyri eyga at geva honum størri virkifyrisitingarliga eg haldi tvørturímóti at tað er fyri at vikna um gjøgnumskygdni í sjófeingislógini tað eru ræðuliga fá fólk í føroyum sum apponera til kunngerðarblaðið tað ræðuliga fáir miðlar sum hyggja eftir hvørja kunngerð verða skrivaðar eg haldi at hetta her er ein máti at geva landsstýrismanninum arbeiðsfrið til at gera sum honum lystir og forbíganga politisku
milljustinussen
ja altso eg hoyri væl atandstøðan ikki hevur álit á einum landsstýrismanni og tað tað kann eg gott skilja men tað sum hevur týdning er at meirilutin í lóggávutinginum hevur álit á tí landsstýrinum sum mann hevur sett til at fyrisita og hetta her byggir á álit og tað ger okkara skipan í stóran mun altso vit hava eina lóg sum eitur ábyrgd landsstýrismannina hví hava vit tað jú tað er tí at tað er innarbeitt í skipanina at tað er ábyrgd og tað er álit og so leingi sum ein landssýrismaður ikki fær nakað misálit so hava vit álit á at hann ger soleiðisar sum vit eru samd um og hetta her tað fylgir ein ógvuliga útgreinað umsitingarætlan við hesum og umsitingarætlanin er nakað sum vit hava eftirlýst í nógv ár og tað ber bara betur til hjá einum landsstýrismanni at arbeiða og at fyrisita tá ið vit gera upp á hendan mátan enn vissu løgtingið skal inn í hvørja einastu paragraf og áseta neyvt hvønn lítlans málut
edvard jacobsen
takk fyri hara formaður altso eg havi fleiri ferð at hugt af tar gjøgnum og að tað sum eg eri mest skeptisk við visku mankar við skeptiskum ið nøkrum tað er paragraff nítjanogtjúgu eingjum at paragraff nítjan er egalt tað sum eg havi arbeitt við fiskivinnu og færri smábátar størri bátar so hevman havt bólkabýti inni har tað stendur púra greitt hvussu nógvar daðar oyrara til hvønn bólkin og altíð taer men visti tú tekur paragraff nítjan nú so so verður bæði leiðir og daðar og alt litið upp til landsstýrismannin áseta og tað tað tað er mítt ynski í vinnunevndini at tað verður veruliga vorderað um mann fer frá hasari broytingin sum er í paragraff nítjan til tan níggju og tú bindur um kanska fiskivinnu nýskipanin ella hitt umsitingar ætlandi fimm prosent hvønn vegin í døgum men men hetta her tað er for seint við álitinum tá ið allir dagarnir r vaksa øfti smáu so at tað er ræðuliga viktigt at
viljusinussen
ja altso eg trúgvi eisini at landsstýrið og hansara fyrisiting taka hetta í størsta álvara tí vit kunnu spyrja altso hvat hvat er motivatiónin hjá einum løgtingsmanni fyri at virka fyri at tað skuldu fleiri dagar inn í bólk tvey ella færri dagar inn í bólk trý ella mann skal broyta nøkur kriteriur sum oftast er motivatiónin tann at mann hevur hoyrt um onkran sum hevur brúk fyri hesum ella hasum og tað er tað ein landsstýrismaður ikki skal gera ein landsstýrismaður skal halda seg til heildina og hann skal standa fyri skotum tí hann hevur ábyrgd tað hava vit ikki upp á sama máta eingin kann siga edvur jacobsen upp viðse hon í vinnunevndini áðrenn hetta varð samtykt hækkar fiskidagartalið til ein ávísan bólk eingin kann koma eftir edivur jacobsen tí tað er ein suðorena avgerð men vit kundu fara eftir landsstýrismannum ag siga hatta var altso heilt galið sum tú gjørdi visti tú ikki tekra aðrar partar fyri so so so so fært tú durafjórðingin og tað er í degin í hesumtakk fyri
ja so er tað bjarni kárason pettersen ger so væl
lógarverk sum traditionelt hevur verið regulerað her í tinginum sum nú verður útdeligerað til landsstýrismannin at gera sum honum lystir ikki tykkum at siga so at eg veri øgiliga øgiliga kritiskur um sjóðfeingislógina sum hendan samgongan er kom við og tað hevur sínar greiðar orsøkir eg haldi hetta her við at tilluta veiðirættin í tólv ár a rullandiuppsagnartíð er er ein báði fyri samfelagi ein báði fyri búskapin eg haldi sjálvur at uppboðssølan burdi verið ein størri partur av fiskivinnuskipanina tað veit eg so eftirfylgjandi at t ikki politisk undirtøkafyri lat tað so fara men tað er eisini hetta her við at mann roynir systematiskt at forbíganga løgtingið tá tað kemur til fiskivinnuna hjá okkum altso løgtingið skal havast sum minst við fiskivinnuna at gera sum til ber tað er hendan her samgongan garanti fyrr og so kann mann gita og illgita um hví so er tað einasta mann kann staðfesta tað er tað at að er nøkur heilt fá fólk her í landinum sum njóta øgiliga stórar ágóðar av tí og tað haldi eg eri ein óin gongd vit síggja til dømis nú at verandi reiðarir sum eru øgiliga stórir teir konsolidera seg o konsentrera kapital og byrja at fara út í aðrar vinnugreinar við kapitalunum tað er altso ikki so ræliga nógv sum gevur úttrúgv fyri ati hesir reiðararnir standa og manglað pengar tey keypa bankabygningar teir keypa miðlar teir keypa bakkaríir teir keypa stórsentur og so framvegis tí at epeningurin skal forrenta seg so hví ikki fara út í aðrar partar av samfelagnum og aðrir partar av vinnuni tað helt eg ikki vera endamálið við at geva fiskivinnunu tryggar karmar men tað er sjálvandi ein stór broyting í hesum lógarupskotinum tað er tað at frá og við tjúgu einogtjúgu so fær landsstýrismaðurin heimild at áseta fiskidagar við kunngerð og tað stendur í tekstunum at lesa at tað var ein partur av avtaluni tá ið munn gjørdi fiskidagarskipanina í nítjan hundrð og seksoghálvfems tað dugi eg illa vurdera men eg haldi tað er óheppið at landsstýrismaðurin sleppur at seta fiskidaga tali tað haldi eg skuldi farið ígjøgnum løgtingið tí at eg haldi at í løgtinginum har hevur mann eina demokratiska prosess sum tekur partar til hoyringar um mann tekur atlit fyri mangt og hvat men fyrst og fremst tekur mann atlit til hvønn tørvinnan hevur sjálvandi men so privmerkt hvør tilráðingar havstovan hevur í mun til burðardygd sum umsitingarætlanin eisini skal vera garantinfyri tað mann letur landsstýrismannin gera hetta her er eg ræðuliga óheppi í mínari verð og hetta er ikki eitt eimdømi um har mann velur at lata landsstýrismannin

ø eitt annað sum eisini er ikki so yvirraskandi tað er tað mann leingi gildistíðina á veiðirottinum við einum ári til tjúgu einogtjúgu at rokna og tað er hvat tað er men visti mann ger hetta her rullandi fram til hendan her samgongan samsýnuvís er liðug við valdinum í tjúgu trýogtjúgu om mann hypotetið sæð segði loyvini upp tá so hevði loyvini verið uppsøgt tá mann hypotetiðsæð hevði koyrt í suðuroyartunlinum í fimm ár altso í tjúgu fimmogtretivu atloyvini verið uppsøgd og suðuroyartunnilin hannsiga at fólk skal vera liðugar í tjúgu tretivu so vit hava koyrt í suðuroyartunlinum í fimm ár um it siga loyvini upp um tvey trý ár tað er øgiliga langd tíð og tað er øgiliga øgiliga kanska eitt sindur fortryggar karmar í mínari verð at nøkur heilt fá standa eftir við øgiliga stórum og virðismiklum rættindum og hava ta trygdina í fimm ár tað haldi eg er ræðuliga alvorligt men tað er ikki bara keðilig ting í hesum lógaruppskotinum eg vildi bara vísa míni fyrivarni í mun til lógina í sínari heild eg haldi statvek ikki at hon er ein góð lóg og ein lóg sum tryggjar samfelagsáhugað á málini í breiðari merking eg haldi hon er ein nokk so celektiv lóggáva og tað haldi eg keðiligt ltíð alt harra formaður so hevði í øllum førum vónað at tá ið mann framhaldandi fer at tosa um fiskivinnuskipanina eg veit at tað er torført tí at mann hevur ræðuliga stórar ósemjur bæði andstøðnu í samgongd men at mann um ikki annað royndi at vita um mann kundi fáa eina breiða politiska undirtøku fyri tað sum mann kann finna eina breiða politisku undirtøku fyri tí at hetta her við at hoppa aftur og fram áðrenn ár ella samgongufirði og øðru eftir um hvør loysnir skalvinnan skal fylgja er ikki burðardygt tað er tann ultomativu tryggu karmarnir sum vinnaskava tað er tað at tað fer ikki at skifta frá frá stjórn til stjórn hvørji karmar teir virka undir men eg haldi at hendan samgongan tulkar tryggar karmar sum at mann vil tryggja nøkrum ávísum rættindum í langa tíð so tað er ein spurningur um tulking harharra eg havi ikki so nógva at leggja afturat eg vit fara sjálvandi at viðgera hetta her nærri í vinnunevndini og eg skal gera mítt til at hetta verður so væl gjøgnumgingið sum til ber takk fyri hara formaður
ja hinrik hálvfarna viðmerking
ja tað er púra rætt at hetta her við at at tingið verður ella heldur ikki uttanfyri avgerðir altso tað er tá ið tú hevur málið í tinginum tað vitur tú til sum sita her so hevur mann møguleika at innkalla ymisk fólk tað kann vera stovnar tað kann vera havstoðand í samband við hetta tann møguleikan hevur mann ikki tá ið ein el annar líkamikið tað er ikki spurningur hus landsstýrismaðurin eitur tann møguleikan hevur tú ikki tær serina kunngerð so kann ein nevnd í løgtinginum ikki innkallað nakran til at siga hvat tey halda um teg í eini innkalling so hevur havsøma til dømis skildi eg at siga tað sum rætt her sum verður spurt um og svara upp á tað sum sum sum sum verður spurt um og tá hava tingfólk møguleik at seta spurningar um øll veruligi ting sum viðvíkja hesum málinum og í øðrum lagi so at ta við at seta í gildi atta rullanda loyvi tað tað hevði eg roknaði við farið yvistaðin men lat sar
so er tað biardin koyra sungin frá
takkfyrihar formaður altso tað sum eyðkennir fiskivinnuna høvuðsvinnuna í landinum tað er tað at har er einki gjøgnumskygd tvørturímótur verður tað minni og minni gjøgnumskygnim fyri vanligt leik fólk nú eri eg ikki serliga innarliga í fiskivinnuni g ongantíð familjuna sum hevur fiskiskap at gera so framvegis men at fáa sær eitt fullfíggjað yvirlit yvir oygaraviðurskiftini í vinnun er fyri sovitt ógjørligt og at fáa fullfíggja yvirlit yvir kvoturnar sum eru tillagar eru fyri soviðt ógjørligt og nú skulu vanlig fólk fara inn og lesa kunngerðirnar fyri at vita hvussu hvørjar fiskidagar verða verða settar á ár fyri ár tí at tað verður ikki viðgjørt í tinginum tað verður ikki hoyringspartar tað verður ikki deðkað í miðlunum tað verða tey sum hava apponerað til kunngerðarblaðið sum fáa at vita hvussu fiskidagarnir síggja út og tey sum eru í vinnuni annars vanlig fólk fara ikki at fáa innlit í hesim tingini og tað er tað sum eg stúri fyri tí tað at eg manglandi innlit og tað er manglandi gjøgnumskygdni í okkara allarstørstu høvuðsvinnu og tað er so viktigt at vit hava gjøgnumskygni í í tívinnuni tí at hon hevur eina ávísa almenna interessu vit øll eru áhugaðir í viðurskiftunum hvørjum fiskivinnuna viðvíkur tí haldi eg tað er so óheppi at at mann roynir at koyra roykslørð fyri bæði oyrarviðurskiftini hvør eigur hvørja kvotu hvat betala tæy fyri hesa kvotuna og so nú hvussu fiskjudagatalið skal vera tað haldi eg er ein øgiliga óheppin gongd takkfyri hara formaður
ja so er tað landsstýrismaður sum fær orðið jakup vestergaard ger so væl
hetta eru nakrar broytingar í lógini um sjálfeingi høvuðsbroytingin er sum sjálvandi fleiri hava vera inni á tað er hetta her at landsstýrismaðurin skal áseta fiskidagar og at fiskjudagarnir skulu ásetast eftir eini umsitingarætlan teirri umsitingarætlanini sum vinna politiski myndugleiki og havstova gjørdi fyri knappum tveimum árum

men tað í øllum førum verið ein púra púra greið niðurstøða at løgtingið við áseting á fiskidøgunum hevur so ikki fylgt til lívfrøðiligu tilmæluni tað hevur verið afturvendandi hvørji veinastu ferð so tað at løgtingið ásetir fiskidagar er ikki ein trygd fyri at fiskidagarnir verða ásettir eftir lívfrøðiligu tilmælini meni tað hevur mann so nú gjørt eina semju um at tað skal mann gera eftir tí umsitingarætlanini sum nú fyriliggur og tað verður nakrar diskussiónir um hvussu mann implementerar ella setir í gildi eina sovarna umsitingarætlan okur hava so valt at leggja hana við hesum uppskotinum sum eitt fylgiskjali so frameftir so fer landsstýrismaðurin verðr hetta samtykt at seta áseta fiskidagarnar soleiðis sum umsetingarætlanin leggur upp til at landsstýrismaðurin skal áseta fiskidagar tað hevur onkur verið inni á grein tjúgu fisidagar ringjum og hennioldið gjørdu nógv burturúr at fiskidaarringurin var til at verja smábátar ella størri bátara ella var til at avmarka fistiaringurin er eitt amboð sum tað eitur í fiskidaga á skipanini og sigur ikki so nógv um hvør ið hvør sleppur at hvørjar leiðir tað verður alt regulerað í kunngerð ig fáa bíípartini bara nevnt hessu landsstýrismaðurin loyvir størri bátin inn um seks jame tað tað er nakað sum landsstýrismaðurin í kunngerð hevur hevur regulerað ja í áravís so øgiliga nógv við stongdum leiðum øllum tí sum hevur við økisfriðingarat gera og annað er ásett í kunngerð fistiaringurin eru beinleiðis amboð í mun til fiskidaga skipanina og tí hevur hildið verið rætt at mann ásetir fisidaaringin í kunngerð og sjálvandi er hann ein týðandi partur í tí at dmaðurin nú skal skipa dagarnar við kunngerð og tí tekur mann fistiaringin inn av teirri orsøk og og hann hevur ikki so nógv at gera við ænla ein stórur bátur ein lítil bátur veigureitt ávíst stað hetta her við hvat dagarnir telja innan fyri uttan fyri ringin og tað er er meira ein regulátur í sjálvari fiskidiga skipanini ja tað havi verið nógvar diskussiónir um hvør skal landsseta og landsstýrismennin eru ymiskir og landsstýrismennin skifta og viðhvørt heldur onkur at vissi hasum landsstýrismaðurin er sum at heldur verða løgtingi sum ásetir dagarnar men eta onkran annan landsstýrismaður so so er í lagi hann ásetur tað skipanin hjá okur leggur øgiliga nógv upp til at fyrisitingarligari avgerðir verða tiknar í landsstýrinum hetta er ein av teimum og so er tað landsstýrismaðurin sum tekur tær avgerðirnar við teimum reglum kunngerðum fyrisitingarlógum og annað sum eru skipaðar kring tað og tað er eingin ivið um tað at landsstýrismaðurin skal áseta dagar í mun til í mun til umsitingarætlanina

er ein dinamisk skipan um stongdar leiðir hvat mann skar veiður hvat mann ikki skal veiða og eg havi sum so ikki nakrar ætlanir um at víðka rásarúmið hjá størri bátum í mun til smerri bátar tað sum er regulerað í kunngerð tað trúgvi ikki at nakar annar nakar sum so hevur ætlanir um tí tað hevur altíð verið regulerað regulerað

tað hevur verið diskuterað eitt sindur um óbrúktar fiskidagar hvat ger mann við teir í verandi lóggávu stendur beinleiðis at óbrúktar dagar áðren frammanundan verður hann buffari árið eftir og tað velur mann so eisini at at leggja í kunngerð tá ið mann ásetir dagar eftir eini umsitingarætlan ella ásetir kvotur eftir einum lívsfrøðiligum tilmæli so er ta tí man heldur at mann kann taka so nógv tons burturúr einum stovni í mun til dagaskipanina mann kann fiska so so nógvir dagar so dugi eg slettiki at síggja til nakað til hindusfyri at visti mann ikki brúkar teir dagarnir sum eru ásettir út frá lívsfrøðiligum tilmælum av teir dagarnir sum kunnu brúkast ári eftir sum ein buffari tað hevu verð púra vanligt at brúka tað at brúka ta skipanina í eini kotaskipan og tað hevur eingin sett spurngatikin við men í mun til at mann flytur alt efti her í kunngerð sum mann nú er samdur um eg havi ikki altíð verið so púra greiður um at alt skal fara í kunngerð men tað hevur mann so valt at gera og tað fylgi eg sjálvandi at at tann parturin eisini sjálvandi sum er partur av dagarskipanini ella fista umsitingina á fisutiaskipanini at tað fer í í kunngerð gildistíðin sum mann tosar um at løgtingið á hvørjum ári skal taka støðu til gildistíðina og tað er so við hesum uppskotinum og tað var nógv diskuterað tá ið okur gjørdu lógina frammanundanval gildistíðin átta ár og mann kom í tingi við uppskoti um at leingja tað og hetta er nei aktíð sama skipan har hon eitur bara tólv ár staðin fyri men tað er longu talt niður í mun til útlendingar útlendingar fingið skoprin í tólv ár av ver inni og aftaná hetta árið so hava útlendingar sjálvandi bara bara bara ellivu ár eftir so tey tingini fylgjast ikki at sum mann kanska hevði varhugan av at onkur at onkur helt

so hevur verilið ein øgilig diskussión um hvat ger mann við smerri opnar føroyskar bátar og her ev so í øllum førum gjørt tað at at opnir tveir opnir føroyskir bátar kunnu ikki leggja saman og blíva til ein størri glas við bát sum kanska hevði verið við til at skeikla eitt sindur í skipanina tá ið tað snýr seg um smábátar men persónliga havi eg ta fatan at opna føroyski bátar o ustla eina ávísar stødd gera hvørki fróðulag til tá ið tað snýr seg um hvørki brúk av fiskidøgum ella av nøgduni sum fiskað verður og tí áttu teir at verið skipaðir íein bólk fyri seg hjalda høgni hoydalr inn íá hasum her hvat so við teimum sum eru fulltriktir sjálvandi teir eru fullritir vera fullriknir og teir sum rógva út koma undir tær skipanirnar sum annars eru við tá ið man býtur hetta her upp við við pulltriktnum og ikki fulltriktum í teirri í teirri kunngerðini so koma teir sjálvandi inn undir tað allíkavæl tað er bara hett her við hvussu telur tú dagar hvat fiskiorku hava hesi her smábatarnir tað hevur verið tað hevur verið fleiri hugskot onkur onkur hevur nevnt est tað bara avreiða nøkur fá kilo fyri ein dag skal tað so telja inn dag ella hvussu nógv skuldu teir avreiða fyri at hali takið skal telja som framvegis tað er nakað sum øllum førum mann eigur at viðgera og fer landstýrismaðurin hesa heimildina so fer hann sjálvandi at at viðgera og og hyggja og hyggja upp á tað men eg haldi at tað hevði verið gagligt fyri skipanina at mann skipaði opnar føroyskar bátar ígein bólk fyri seg og fyri mína skyld kundu teir

uttan attrkt dagar taðhevði kanska verið gott fyri fyri tað at smíða føroyskar bátur mær er sagt at tað er undir ja millum fimmog tíggju prosent av samlaða dagatalinum brúkt av opnum bátum og nakað tað sama prosent av veiðunøgdini brúktar av opnum bátum og í prinsippinum kundi mann so minkað dagatalið til bólk fimm viðtíð og lat so teir bátarnir fiska sum teir vildu hetta var ein ja

av hesum uppskotunum meni tíðin er gingin undan men fyri endur fyri t endurtaka tað fisidagaringurin hevur ikki so nógv at siga við hvar ið stórir smáir bátar fiska egentiliga men eitt beinleiðis amboð í mun til umsiting av fistiskipanitakk fyri
ja tað eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað hægni hoydal
ja harra formaður innar ytir leig hevur so tann týdning at at línjuskipini er ikki slopn inn um seks fjórðingar tað er sera týdningarmikið øh men eg fari bara at spyrja landstsmannin tveir spurningar eg fái ikki spurt um alt sum eg hug at spyrja um men viðvíkjandi baggi fimm sum mugu tosa nærri umhat har tí tað er týdningarmikið at tað at at tað r ikki bara blívur eitn ein bólkur har bara nógv kom inn í og kanska gera grundarlagið verri hjá teimum sum sum reka veruligan útróður í teimum tí bólkunum men eg havi tveir spurningar tann annar annar hesum hví er eingi tilmæli frá havstovuni við her tí hon er tað jú bulurin í teirri umsitingarætlan sum bleiv semja um og sum vil leggja upp til at samtykkja vvá nakan máta ber til tað er anars spurningurin og hin spurning er meira prinsipiellur eg landstýrsmaðurin samdur við mær í at tær kunngerðarheimildir sum landsstýrismaðurin hevur hevur fingið og tað er bæði undir jakuvestegard fyrst síðani seinni at í veruleikanum eri farin langt út um tað sum lógina vanliga siga hvørja kunngerðlandsmaðurn hevur til at bíta út fiski
so er tað jacob vestergaard
takk fyri harra formaður tað varð seks fjórðingurin at línir bátar ikki sleppa inn um seks fjórðingar ella bátar oman fyri hálvfems tóns ikki sleppa inn um seks fjórðingar hevur altíð verið regulera í kunngerð hevur einki í fiskidagaskipi einki við fiskidagaringina at gera ogtað er ein kunngerð sum landsstýrismaðurin hevurásett eisini tá ið høgni hoydal var landsstýrismaður og landsstýrismenn undan honumog undan mær tað hevur altíð regulerað kunngerð sum ein partur av tí fistialingurin er ein beinleiðis eitt beinleiðis amboð u mun til fisjidagarskipanina veruligu tilmælini frá havstovuni skulu setast inn í hesa umsitingarætlanina umsitingarætlanin er generell tilmælini eru sjálvandi ymisk ár frá ári og skulu sjófylgiligt setast inn í umsitingarætlanina soleiðis at okur fáa tað fisudagartali sum umsitingarætlanin í mun til tað tilmæli frá havstovuni ella sæðkunnleikanin sigur so varð daganir settir harfrá nei lógin hevur verið púra greið sjálvt um mann hevur sátt iva um lóggávuna lógin hevur alla tíðina givið landsstýrismanninum landsstýrismonninum heimild til at regulera eisini kvotabýti takk fyri
bjørg sámal sen er farna viðmerking
takk fyri ja eg kundi hugsað mær spurt landsstýrismannin um hetta við umsitingarætlanini altso nú hendi jú tað søguliga øgiliga positivhaldi eg at vinnan og has blivu samd um umsitingarætlan og eg sá fyri mær at mann bygdi á tann leisnin sum høgni hoydal ætlaði í sínum lógaruppskoti við ati løgtingið samtykti eitt uppskot til samtyktar um eina umsitingarætlan sum so var galdandi í eg veit ikkihvussu nógv ár tað skuldi verið trý fýra fimm ár tað kann lansstýrismaðurin siga men at mann ásetti tað út í frá at løgtingið var við til at samtykkja hetta er umsitingarætlan sum seg sjálvandi byggir á tilmæli frá serfrøðini eg ætlað at spyrja landsstýrismannin um hann ikki heldur at løgtingið átti at verið við til at mann stóð saman um at nú y skal vera burðardygd veiða og tað skal byggja tey tilmælini sum eru heldur enn kanska at landsstýrismaðurin situr og sjálvur kann avgera eitt sindur for nógv takk fyri
jakob vestergaard
takk fyri harra formaður sjálvt um løgtingið í eini uppskot til samtyktar hevði hevði ásett eina ávísa umsitingarætlan so kundi landsstýrismaðurinumsitið sum hann vildi út frá út frá tí sumhevur verið frammi her at uppskot til samtyktar bindur ikki bindur ikki bindur ikki landsstýrisfólk timansetti týðiligu klárt fleiri ferðirnar tað er eingin ivi um tað at tað er ymiskar meiningar um hvussu mann implementerar hesa umsitingarætlanina øhtað er ikki mann heldur ikki í fiskimálaráðnum har at tað er rætt at fara við ein uppskot til samtyktar til at áleggja seg sjálvum nakað sum mann sjálvur kemur við øh tí er tað lagt við hesum uppskotunum men tað er eingin ivi um tað at eg ganngi út frá komandi fiskimálaráðharra fara g fylgja tí sum stendur í umsitingarætlanini tá ið tilmælini koma so verva tey sett í mun til tað sum stendur í umsitingarætlanini so verða dagarnir settir har frá tað haldi eg liggur í øllum hesin her sum okur hava borið í tingium og sum vónandi tingið fer at samtykkja
so fær uni rasmussen eina viðmerking hvønnfall
takk fyri nei eg hugsaði um undanfarni røðari var skeptiskur í mun til gjøgnumskygni í samband við at lýsa tað í kunngerð við fiskidøgunum eg hugsaði at vita hvat landsstýrismaðurin hugsar á tíknmtafyr
sigur
takk fyri harra formaður eg haldi at tann sum vil hava upplýsingar um fiskivinnunu kvotabýti og um hvør situr á hvørjum og hvussu hvussu kvotur er býttar hvussu fiskidagar eru býttur kann lætt finna tað við teimum miðlum mann hevur í dag og øgiliga skjótt finna útav hvør eigur hvat av døgum hvussu nógvir dagar er ásettir hvørjum hvørjum bólki og hvør er faktiskt eigrusar dagarnar so visti mann ger sær lít sindur ómaki so øgiliga nevnt at fáa eitt púra greitt yvirlit yvir tann partin tá ið tað er sagt so er tað kanska ikki øll sum eru so øgiliga áhugaðí hvat stendur í einum fiskivinnulóggávum burtur frá teimum sum til dagligt arbeiða í fiskivinnuni skiparar aðrir sum hyggja hvar stongdar leiðir eru so framvegis men gjøgnumskygdini er líka gott í fiskivinnuni og tí sum hevur fiskivinna gera sum í øllum øðrum geirum í samfelagnum takkfyri
og so er tað hennara gold gjørt væl
ja harra formaður nú helt kanska onkur fekk indrikarbeti er hevði blandað saman innar á leiðina seks orgaringir kanska eg havi eg ikki verið nóg týðiligur men grundnr til at mann í sínari tíð kom við hesum her býtunum við innari leiðini tað var at eggja tað vert jakobvestegaard líka væl sum okan annað tað var eggjað til at skip vóru itri á tá ið tað var møguligt tí grundin til at at hatta kemur er tað at mann hevur eitt øgiliga ringa periot í einoghálvfems tveyoghálvfems trýoghálvfems so plussliga vendi fiskaríið í fýraoghálvfems o fimmoghálvfems og tað blívur ein rúgva at fáa inni ígjøgnum og tað resenteraði í at stórur lýniskip í maimánað teirra ellas skuldu fara til íslands í juni lógu inni á smábáta leið og fiskaði og tað helt mann vera púra burturvið tí at tað hevði kvotini í íslandi enn tá og tí er tat mann fyri í holt við hetta her at fáa eina eina atskiljing og siga eggja til at fara so longt út sum møguligt serliga um summarið at djúptuvatn sjálvandi tað mær ikki førðiu
ko vestigaard ger so væl
takk fyri harar formaður ja og tað er eisini tí mann ásetir í fiskidagar skipanini hvussu dagar telja at ein dagur á innari leið kann tú brúka tríggjará ytrileið afturfyri ha alla tíðina hetta her við at eggja eggja til at skip fara út frá heldur enn at liggja inn við land og fiska og so upp á eitt annað týspunkt er so eisini tann kunngerðin komin sum regulerar at stóskip sleppa slekkiinum seks fjórðingar at seta lýni og tað er tað er í kunngerð men fiskidiga ringurin sum hennikaold nevnir púra rætt hann bar til at regulera fiskidagarnir og at eggja til at mann heldur fór út um henda ringina at fiska tí at dagarnir telja øðrvísini tú kundi brúka tríggjar dagar uttan fyri mun til ein innanfyri og tað hevur verið ein ein góð skipan og hon verður halda áfram takk fyri
tei r høgna hoydal orðið ger so væl
áðren fri mær hetta var bara ein royndi verður ein lítil viðmerking til áðrenn áðrenn orðaskifti endar hella tvær viðmerkingar tann onnur er hetta við umsitingarætlan og ikki veiðiregluni sum skotin er upp sum eg haldi breið undirtøkur fyri hon byggir á tvey høvuðsamboð annað er gýtingarstovnurin og hin er veiðilutfatið at hvussu nen taka við burtur úr stovninum á hvørjum ári og tað var siga fyri at kunna áseta fiskidagartal eftir teirri ætlan teirra veiðureglu so byggir tað á stovnsmetingarnar hjá havstovuni altso á lívfrøðilig tilmæli tey haldi eg kjarnin ítí og eisini hevtngi undir við tí og tí fari eg ba at spyrja einaferð enn hvar er tilmæli hjá hóstovuni hvar er stovunsbetingarnur tær er sera umráðandi at hugsa eisini hjá vinnunevndini at hava hin spurning varð ein sum eg royndi at seta seta í viðmerking til til landsrsmannin men sum er nógv størri prinsipiellurspurningur h har eg eisini beinanvegin skal taka við eygnabarm eg haldi at vit hava onkursvegna ikki verið var við og tað hendi í samband við makrelin og uppsjóvarfiskin at tað at vit eru farin at bíta út váðirættindi í kunngerð tað haldi eg ikki hevur verið í samsvari við ta gomlu lógina minniligan fiskiskap og nú er tað so at siga blivið cemmenterað eg meini at vit eisini gera tað føra tað ovnodlina ella tað skeivu heimildina víðari til landstúksmennin við hesum uppskotunum tí landsvíðsmaðurin fær her uttan nakað greittlógargrundarlag heimi til at áseta ikki bara fiskidagarnar eftirharnar umsítkaætla men eisini hvussu bítið er millum teir ymsu bólkarnar uttan nakað aftreyt og tað er eitt mál sum vit áttu at gjørt nógv meira viður løgtingi vild bara siga tað nógv skilafólk hava víst mær á ta undanfarnu tíðina at tað hendi okkurt avgerandi í tvey túsund og ellivu og frameftir um hvussu í veiði rættindir vóru býtt út til tiltil aktúrarnar í fiskivinnuni og við kunngerð tað er ikki rætt tað má vera eftir greiðum reglum og rættatrygvum reglum og vit mugu ikki halda fram við teirru gongdini nú eisini yvir í íí fiskitayarskipanin og botnfiskiskapin og tað vónaði eisini verur høvi at viðgera nú tá ið hetta broytingorgis skultið liggur á løgtingin takk fyri a formaður
ja sum er landsstýrismaður jacob vestergaard ger so væl
takk fyri harra formaður eg skal svara stutt aftur og siga ati tilmælini eru ikki komin enn kundi ímynda mær ati meðan viðgerðin fór fram í tinginum so koma okur har til at tilmælini frá stovuni skulu koma og so kann mann út frá teimum hyggja í umsitingarætlanina og siga hetta verður dagatalið komandi ár øllum førum leggur tað upp til at hetta er umsitingarætlanum so at hvørjum ári koma tilmælir sum á ein lannan hátt verða sett upp móti umsitingarætlanini og so sigur úrslitið seg sjálvt næstan uttan at landsstýrismaðurin skal fara og skhussu hendavign og handavegin tað hevur verðið tosað eitt sindur um her í dag at tað komu eyka dagar inn í skipanina fyrst í bólk fimm aftan á umsitingaætlanin bleið gjørd og so nágrir dagar í bólk fýra t um mann skal taka hædd fyri teimum ella ikki tá i mann so implementerir hetta at byrja við tað er ein spurningur sum okur sjálvandi fara at viðgera men eg havi ímyndað mær at umsitingarætlannum í mun til tilmælini er ein automatikkurí seg sjálvum og tað er væl tað er har tað er har i eg eri soleiðis havi eg skilti umsitingarætlanina tá ið tað kemur til hetta her hvussu nógvir dagar vóru eg tað stóðu í lógini so kom hendaner diskussiónin um hetta vegleiðandi býti hetta jú hetta var j ongantíð akki sagt tað kundi tú ikki tú kundi ikki siga soog so nógv tons til hvønn og so so nógv annan og tí bleiv tann greinin hetta vegleiðandi býti heini o heinesens sáli í handlili gekk øgiliga høgt uppí faktiskt tann partin fyri at onkursvegna siga útróðrarbátar heivða so nógv línibátar so nógv og trolaðu so nógv av hesum ymisku fiskasløgunum og tað var ein standandi diskussión í lógini om vinnligan fiskiskap men tað tð ber so illa til í tí dagliga at siga hvør eigur hvat tí fiskiskapurin fiskiskapurin broytist á til tíðina tað hevur mann sett yvir ár at at býti ímillum hesir fiskasløgini hjá hesum ymisku veiðu bólkunum hevur broyst og tí tosað mann um hetta r vegleiðandi býti tað er tað sum høgni hoydal er inni á eg haldi at við at gera umsitingarætlanina a fylgiumsitingarætlanini og leiðum hetta her við stongdum leiðum og øðrum so so onkursvegna so haldi eg at mann fylgir tí nøkulunda tí alt heta her lagt er í ein í ein ávísan mun tann tí tað varð gjørt upp gjørt út frá tí vegleiðandi býtunum hvar hvør slapp at royna hetta her við heimilduni og tað hevur nógv diskuterað o tað var ein sending um makrelin har mann diskuterað hesar heimildirnar og tað hevur slett ikki verið nakar ivi um í fiskimálaráðnum eingin sum helst ivi um teimum løgfrøðinguum í fiskimálaráðnum at landsstýrismaðurin ænlari byr eg ella nakar annar eg var til felduvíkis gásareygum ein parta av tíðini har onkur annar var áðrenn johandal var torbur jacobsen eg kann nevna aðrar hava havt heimild greiða heimild í lógini um minni um fiskiskap til at regulera hasi viðurskiftini til at áseta kvotur til at býta kvotur út á bólkar og annað eg veit at mann hevur setti spurnatekin við tað og ikki er tykkur at siga so hava hesir spurningarnir eisini verið reistir tað var eitt fakamál frá einum einum ávísum persóni móti fiskimálaráðnum har mann viðgjørdi allar hesar spurningarnir fiskimálaráðið vann tað sakamáli umboðsmaðurin hevur verið inn yvir makrelbýti hann hevði onkrar viðmerkingar men ikki til tað ikki til heimildagrundarlagi so heimilda grundarlagið sum hann framvegis blivur við at siga ikki var í lagi tað havi eg altíð fingið at vita frá løgfrøðini í fiskimálaráðnum at tað hevur verið eitt púra greitt heimilgda grundarlag í táverandi lóg um vinnuligan fiskiskap til at landsstýrismaðurin kundi gera tað sum hann gjørdi sjálvandi eg hevði ikki farið p ov býtt uttan uttan eg frá umsitingini finguð at vita at sjálvandi havi eg greiðar heimildir til at at gera tað býtu sum eg geri ella gjørdi tá ella áðrenn mann gjørdi tá í í ellivu undir táverandi í gásareygum makrelsamgongu takk fyri
ja høgni hoydal fór eina viðmerking
harra formaður takk fyri svarið til landsstýrsmannin og viðvíkjandi tí sum hann segði um umsøruætlanina og tann automatikkin sum er í har so er púra samdur við hann og eg vóni a vit kunnu fáa tað staðfest í allar teiri politsku skipanir so ella so tað e tað sum er mítt tilmæli um eina semju í hesum viðvíkjandi hinum partinum viðvíkjandi hvør heimild var til at býta út við kunngerð fiskirættindi og geva simplin makrelrættindi út og og seinni annað so eri eg blivin øgiliga ivasamur um tað ið rættsum lanstrsmaðurin sigur øh og hann vístir til hvat hevur sagt í fiskimálaráðini men so mugu vit eisini kunna taka tað upphiam hvat bygdi tað í veruleikanum á tí eg havi lisið alla lógina á forarbeiðini til lógini vinnuligan fiskiskap og er blivin meir en meira sannførdur um at at her er hent nakað sum ikki var í samsvari við tað sum stóð í teirra upprunalógini og seinni broytingum í lógini vinnligan fiskiskap og tað kunnu vit ikki bara ignorera og tí sigur tað vit mugu taka tað upp aftur

tað er eitt sindur spell at hetta hongur í luftini og tað blívur við at hanga at at alt makrelbýtið í ellivu og tólv varð gjørt í heimlarloysi tað var tú vilja spell og mann blívur við og eg kanst tú siga her frá at tað er pann púra greiða fatan í fiskimálaráðnum pann púra greiða fatan í fiskimálaráðnum av teimum sum hava umsitið av tær í eftir hondini ára tíggju at heimhildin var í ordanum og sum eg havi nevnt so hava verið spurnarteknum settrið av tær gjøgnum tíðirnar har ið mann hevur dementerað tað at ikki var heimhild men hann heldur áfram og tað er tað sum er eitt sindur spell í skipanini at hann heldur áfram at siga at tað sum varð gjørt tá varð gjørt í heimlaríki tað varð tað ikki tað varð gjørt við tí heimild sum løgtingið í lógini og vinnuligan fiskap hevði givið landsstýrinum ella landsstýrismanninum at útina takk fyri at fara
takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda málið fer í vinnunevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til endanhavs fundinum tað er bara framløga eftir og eg skal boða frá at uttanlandsnevndin hevur lagtálit fram í løgtingsmáli nummar tjúgu tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum í tvey túsund og nítjan síðani skal eg boða frá atja hetta er tingmannin hjá javnaðarflokkinum aksel johannesen ingilín strøm heðin mortensen djóni nolsø joensen jóans jóhannes joensen bjarni hammer og hennikold hava lagt fram uppskot til samtyktar um minsta útgjald úr almennum grunnum tað vóru framløgurnar í dag tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin seytjanda novembur klokkan ellivu og tá verður fyrst triðja viðgerð av løgsmáli nummar einogtjúgu uppskot til løgtislóg um broyting løgslóg um vápn við meira triðja viðgerð av løgsmáli nummar áttaogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya lóg um endingarlóg forferðina um utlendingisatgarn til otbólsum er enbliwiformer forbeskiftilsi tað er broytingar av bestemilsin um arbeiðsmarkatstilknýtning og triðja viðgerð er reisini av løgtnsmál nummar seksogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broytingar løgslóg um búnaðargrunn tað er fíggjarlig heimild til at gera antikariska serskipan í koltrøð at hon verður longd til tvey túsund og fimmogtjúgu síðani verður fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogfjøruti tað er uppskot til løgtslóg um broyting lópikendkørilsi um straffilógin tað er revsilógin og har stendur soleiðis í parantes landasviku og onnur brotsverk móti sjálsavgerðarrætti og trygd føroyafólk og annað brotsverk móti stýrisskipani og landsmyndugleikum føroyinga yvirgangur og annað alvandasom brotsverk ymsar gerðir sum eru til skaða fyri almenningin bydding og skaili inntøkuvirksemi og brotsverk í familjuni og so er tað fyrsta viðgerð av tingmál nummar fjøruti tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um barsilsskipan ti barsilslógin rætt hjá samskyfdu foreldrum til barnsilspening síðani er tað fyrsta viðger av fimmogfjøruti løgtsmál nummar fimmogfjøruti uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um áseting á skatti ásetingarlógin skattig javnseting á persóni við framskundaðar pensjón og fyritíðar pensjónum og fyrsta viðger av tingmál nummar seksogfjøruti uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um landsskatt kommunuskatt skattalógin fylgir broyting orsakað av broytingum í almannalóggávunim og fyrsta viðgerð av tingmáli nummar sjeyogfjøruti tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um ferðslu og har stendur í parantes broyting av avlýsingi áv lendisakførðum atgon til avlýsingarupplýsingar í akfarts skránni umbýting av bretskum koyrikorti til føroyskt koyrikort broytingrin í heimildunum hjá landsstýrismanninum viðvíkjandi tryggingarskyldu og broyting í ásetinguma um gjøld fyri skoðan og so er framløga eisini á skránni so er hesin tingfundur lokin